tveir minuttir so kunnu onnur taka orðið í ein minutt í part síðani er tað tvær ferðirnar tveir minuttir til svarar og spyrjarin til síðst eg lesi líka spurningarnar upp fyrst hvussu long hevur avgeiðslutíðin verið fyri tinglýsing í eitt nú tjúgu og einogtjúgu hvussu longur avgeirðsutíðin blivin í dag og sriður spurningur tað er verður hildið at avgonðslutíðin er nøktandi nú ella eigur hon at styttast til frama fyri borgara og vinnulív enn meir og viðmerkingartspurningurin er hetta her tinglýsing hevur í nógv ár verið ein stór stórur frøskuhálsur bæði hjá privatum hjá vinnulívinum og hjá tí almenna serliga kanska tá ið talan er um kommunur millum annað hvørja ferð keypsøla sundurbýti og annað fara fram so ganga tað mánaðir onkuntíð ár áðrenn málið kemur ígjøgnum endaligt hetta er sera ótolandi støða og ein kleppur um beinini tá ið nú kommunurnar skulu til stykkja út til íbúðarbygging ella selja eitt einkult grundstykki hetta samsvarar ikki við ynskin hjá tí almennu síðu frá at mann vil hava enn meira gongd á sethús og íbúðarbygging tað vísir seg at vera sera avbjóðandi tað sum hevur tinglýsing at gera við sundubíti a jørð útstykking tá ið økið varð lagt út tá ið kommunurnar skulu arbeiða við at fáa sett enn meira gongd á íbúðrarbygging vit tosa ikki um annað inni her í nógvum førum um at fáa sett gongd á íbrúðrarbygging tí at tað eru so nógv ov tung kø og nógv fólk sumi sum standa á bíðilista og vilja hava føtur undir egið borð við snakka um fjølbroytta íbúðrarbygging men tað vísir seg at vera øgiliga stirvi at arbeiða við at fáa tey grundleggjandi tingini í ordan tað sum mann skal byggja á tí havi eg sett hesar spurningar til magnus rasmussen takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin magnus rasmussen sum fær orðið ger so væl
takk fyri ja harra formaður hetta er ein áhugaverdur spurningur frá løgtingskvinnuni edvur jacobsen sum snýr seg um tinglýsing og tann fyrsti spurningurin er hvussu lang hevur avgreiðslutíðin verið fyri tinglýsingina í tvey túsund og tjúgu og í einogtjúgu og har havi vit fingið tøl sum siga tað at í tvey túsund og tjúgu primu allarfyrst í tvey túund og tjúgu tá var tað umleið tvær vikur medio var tað umleið ein vika og ultimu umleið tríggjar vikur hatta var í tvey túsund og tjúgu koma vit so til tvey túsund og einogtjúgu so varð tað tá ið tvey túsun og einogtjúgu byrjaði umleið tríggjar vikur mitt í árunum umleið tíggju vikur og tá ið árið í fjør varð við enn tá var tað umleið seks og ein hálv vika so skal eg siga tað afturat at tað eru munandi fleiri skjøl í tvey túsund og einogtjúgu enn tvey túsund og tjúgu har er ein vøkstur í skjølum á tali á skjølum upp á knapp níggju prosent næsti spurningur er hvussu lang er so avgreiðslutíðin í dag nú vit standa her januarmánað er liðugur so er avgreiðslutíðin í løtuni fýra vikur so vit vit mugu siga tað at tað hevur gingið tann rætta vegin og so tann triðu spurninguri verður hildið at avgreiðslutíðin er nøktandi ella eigur hon at styttast til framan fyri borgarar og vinnulívi málið hjá tinglýsingini er át málsviðgerðartíðin støðugt kann liggja um fjúrtan dagar man hevr hildið seg til hesar her tvær vikurnar málsviðkjaratíðin ávirkast tó afturvendandi av ávikavist kompleksitetinum í og talunum av skjølum sum verða latin til tinglýsingar talan er um umstøður sum tinglýsingin ikki kann ávirka ella spáa um talið av skjølum ávirkast av gongdini í samfelagnum tá nógv virksemi er eru fleiri skjølatinglýsa málsviðgerðin fevnir um tinglýsing av skeytum veðrøvum skrásetin av bygningum á leigaðum øki eisini skrásettir tinglýsingin broytingar sum matrikkulmyndugleikin kemur í sambandi við sundurbýti marknaumskipan og sovíðari takk fyri
ja takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað jaspur langorgir
ja takk fyri harra formaður og takk fyri edva jacobssen um hatda spurningin eg haldi at i sera viðkomandi eg skeldi sjálvur húsini hjá mær fyri í septemburmánað í fjør og eg haldi at eg eg tað gingu á leið eini tólv trettan vikur til til tað var liðugt at spikulera og eg haldi tað var úti av properasiónum e mín spurningur er er eg veit at niðri hevur tú talgiltading ella tinglýsingina tavil siga at tð tað verður ganga í nógv skjótari eg havi hoyrt at tað er frá næstan ein dag la ein annan um lanstýrismaðurin arbeiðir við nøkrari talgildari loysn tí eg haldi tað var eisini partur av av av tí talgildingin sum fór í gongd fyri nøkrum árum síðani at tinglýsingin eisini skuldi koma inn í tað takk fyri
ja takk so er tað johandal ger so vælt
ja takk eg haldi tað at hetta er ein serligt viðkomandi spurningur og tað er umráðingar haldi eg at mann roynir at fáa tinglýsingartíðina so lá niður sum møguligt eg haldi eisini at landsstýriman eigur at fara at hyggja eftir tinglýsingargjaldunum tí at gjaldið er haldi eg er órímiliga høgt fyri fyri setursa byggjarar og eigarar og eg haldi eisini at landsstrykman eigur at royna at fáa sett fleiri fólk á deildina so at mann steppar frá tí tíðini sum sum er í dag mann hevur býðað upp í mánaðar veit eg fleiri at fáa tinglýsingstónar ognir og tað haldi eg ikki er í ordan tá mann fer eina inntøkubø á upp á hálvtrýss milliónir krónur um árið inn fyri tinglýsing so einman at hvussu tær avseta teir resursurnir sum sttil fyri at fáa tað at virka nøktandi so tað vil eg innleiða heita á landsverkman um at arbeiða við serliga talgildingini sum mann kann fáa skjótar ekspensjónir av
snýrstum ogu tey jóhannes joensen gærisoga
hrar formaður ja eg var eisini víst á fleiri ferði at eg haldi at bæði tinglýsing og matrikulering gongur kundi vitur gingið skjótari tí haldi tað er øgiliga øgiliga viktigt at mann sum johandal sigur at kanska mann kundi sett meir fólk inn tá tað stóðu á soleðis tat mann veit at at byggivirksemið er stórt og aktivitetirin í stór í samfelagnum at mann so setir fleiri fólk til at taka sær av teimum uppgávunum tí í fleiri førum so kann tað tarna byggingini ogu bústaðartrotið er nóg stórt sum er takk fyri
ja og so er tað hergja abrahamsen
gersvæharra formaður ja eg fekk at vita tá eg bleiv lanssýrismaður at at bíðitíðini í tinglýsini var øgiliga stutt seinni so fekk eg og vitað frá fólki at nú ar tegat bíðað so so leingi og hetta samsvaraði si ordiliga og tá eg fóa at pyrja eftur so víst tað seg at at sjóvandi tí er nógv ferð í samfelagnum tað varð nógv keypt o selt og og og arbeiðsuppgávan var vaksin øgiliga nógv og og tí longdist bíðilistin grivliga skjótt tað sum magnus rasmus eisin nevndi so vegurin at fara tað er at mann fer tann talgilda vegin soisir æ fólkiskt mest møguligan mun gera at arbeiði sjálvu hmen tað hevur so eisini havt sínar avbjóðingar o tað var ei mál frammi í síðsta summar um tað tað láforskeldað úti á netinum sum ikki átti at vrkomið har ptal og annað og tí bleiv tað eisini ein trupulleiki sum mann eisinimán rætt upp í men tað er eingin ivi um at at vegurin at fara er hetta her at at at tinglýsingin at fólk gera størsta part møguligt sjálvu soleiðsnar at at mann kann mann kann stitta tíðina upp á tann mátan
takk fyri ja so er tað beini johannesen gerv
í fólk takk fyri at forma mær í og hetta er øgiliga áhugaðurur spurningur vit spurdu eisini landsstýrismannin á líknansspurning í novembur um tinglýsingina og so og takk er tú eisini frá tí at mann fer í holt við at gera hetta meiri talgilt so at bý tín verður styttri og tað er hvørt tær gleðiligt tí at tað tekur nógv ov langa tíð sum nú er og tað kann eisini kanska steðga tilgonguni til at fólk seta føtur undir egið borð og annað men eg hugsa at spyrja landsløgmannin um um tað er líkt meira ætlanin tá mann tosar um matstrikulering og sundurbýti og annað sum eisini tekur rímliga langa tíð og sum mann kanska hoyrir eru oftan ein longri tíð enn tinglýsingin takk fyri
elskað eftir merkseydast skulu vit sæa tað í
ger su vælja takk fyri harra formaður eg legði merki til at spyrjarin hon nevndi at mann kundi bíða upp til eitt ár tað ljóðar sum eg veit kki hvat mann skal g gevast ein ordilig gysari men sum landsstýrismaðurin sigur so skilti eg lanaum at maks tað var uppi av tíggju vikum so veit ikki um tað er um tað er nøkur dømir um at man bíða heilt upp til eitt ár tí at tá ið mann keypir sum sum ung fólk so er tað øgiliga spennandi at fáa tað tinglisið og sleppa inn í hesi húsini so eg haldi eisini at vit sum myndugleikir skulu gera alt tað sum stendur okkara at at tað skal ganga skjótt fyri søsini eisini fyri at fara betra í trivnaðin
jkob vestergaard ger so væl
formaður tinglýsingin er væl virkandi øbíðitíðin hevur verið nokk so long men eg stytti seinastuni tað havi eg lagt merki til eg haldi mann blandar við matrikulering og sundubýti og annað tá mann tosar um ta øiliga longu bíðitíðina men tinglýsingin haldi eg sjálvur virkar virka rættiliga væl men tá ið rættiliga nógv skjøl koma so haldi eg eisini at mann í seinni seinastuni hevur sett resursur av til ati bøta um tað og eg havi lagt merki til at tað er skjótari at tinglýsa nú enn tað var í heysttakk fyri
ja takk fyri so fær edva jacobsen orðið aftur ger sovæl
takk fyri harra formaður takk fyri svarið og fyri viðmerkingar tað sum eg havi í uppskotinum í hesum her hjá mær tað stendur eisini sundubýti og annað og tað at tinglýsa matrikulera sundubýta tá ið tú fært tá ið ein ein privatur ætlar sær til dømis at skula selja okkurt illa vit siga at tað at fólk standa kø og vilja hava grundstykki so er tað møguligt á grundstykki sum har tú skalt leggja leggja saman ella tú skalt sundubýta at taka okkurt brtur burtur frá fyri at fáa hetta gjørt øllum førum so ber tað ikki til hjá einari kommunu handla skjótt og og tað vísir seg eisini ofta tað at tað sum eg sakni eitt sindur út í tað seyra út í landslagið í føroyum tað er tað at tú møguligist hevur ein nokk so greiða mannagongd bæði til kommunur til privat sum kunnu síggja hvussu fyrihaldi meg avbjóðingin er tann at tú ikki ordiliga kennir teg samla mannagongdina tí hon er nokk so fløkt so tekur kommunan og sendir okkurt inn ella ein avvarandi ella ein privatur hann skal kanska selja okkurt og beinanvegin brúka tann fíggingia til at keypa okkurt annað g so endar hetta ír eina sovornar bundnari kontu tí at mann fær ik gjørt nakað við tar fyrren í tinglist endaligt og tá ið ein kommuna leggur til dømis eitt øki út til íbúðarbygging so byrjar mann við at at keypa frá frá privatum kanska og alt hetta her samanhang og tú kanst ikki koma út til borgaran fyrr enn altíð komupp á pláss og tað tá snakka vit ikki um hesa einu vikuna ag farið altso tað at tað fara in at kø at tinglýsa tað síggi eg at tann tíðin fer niður og tað er fantastiskt men kemur til dømis hevur tú lagt inn og tað er ein ella tú ikki hevur gjørt tað hundrað prosent so fært tú alt aftur so so byrja v líkasum aftur á níggjum ha øgiliga tung prosess men tá er tað sjálvandi tí at tú ikki hevur havt tí er tað hetta her við elektroniska ta talgilda at tú ikki fært sent inn fyrr enn alt er í ordan og flugubein er í øllum soleiðis at at tað hugsi eg at spyrja eitt sindur um hvussu hvar tað málið liggur og hvat mann kann vænta kanska tað blívur soleis at kommunuri lekiki fáa sent inn til tinglýsing fyrengat alt er er har sum tað skal takk fyri
ja takk fyri sovorðni landsstýrismaðurin magnus rasmussen ger fólk
ja takk fyri harra formaður johandal nevndi nøkur nøkur viðurskifti hann helt at landsstýrismaðurin átti at arbeiða við og tað tað gevur ho rætt í talgilding tá i vit koma til tað so er tað sjálvandi vegurin fram úti frá hasunher tølunum sum eg nevndi so evr tað verið nakað høgt í einogtjúgu men tað er á veg niður aftur ímóti teimum tveimum vikunum talgilding vit eg raðfesti sum landsstýrismaðurin at fáa eina komma eina millión avsett til atat byrja uppá hesa talgildingina so tog teir pengarnir blivu játtaðir og tað er líkasum ein ein sovorðn hvussu kunnu vit skipa hettahetta eitt sindur komplekst øki sjálvur hevði eg forskilt mær at var ein partur av talgild í føroyum men men ið hvussu er pengar avsettir soman tey fólkini sum kenna til tað kunnu setast saman hvussu kunnu vit skipa hetta her og hvat betýði tað so tað arbeiðið fer í gongd nú í hesum árinum tað haldi eg er øgiliga viktigt og og so bleiv nevnt um fleiri fólk ja men visti mann ikki klárar at halda seg til hesar tvær vikurnar av ymiskum orsøkum so má mann hugsa um hvat hvat gera so tí eg haldi vit eiga okkum at halda okkum til hesar tvær vikurnar og so komi johandal inn á hett ar við gjaldinum og tá tá vil eg siga tað at tað er ikki tinglýsingin sum fær pengarnar tað er altso tað er tað fer í í ta stóra kassan altso tað er ikki tað mann fíggjar tinglýsingina við tinglýsingargjaldinum og tað er so so tað er onkur annar sum akkurát situr á á tí gjaldinum eg haldi sum kanska jakovestegaard nevndi at tinglýsingin virkar væl vit eiga at fáa talgiltana so so tað kann vera eitt sindur smidligari men eg trúgvi at ttað er meira tað tá ið tað kemur til matikuleringina að trúgvi eisini tað har sum edvar jakobssen inni á og og hetta sum eg havi svar upp á eg er direkta um um tinglýsingina tá tað kemur til masikuleringina tá tá hava vit sæð at kommunarin at skrivað at tað hevur tikið rættiliga langa tíð og eitt annað sum vit ikki skuldu gloyma tað er tað at at málini eru øgiliga ymisk altso visti eg kanska frá matrikulera nei tinglýsa eitt eitt einfalt skjal so erð tað nevnt men tað kundi vera rættiliga kompleksmál og sum mangla upplýsingar og so kann tað taka longri tíð men tað gongur tan rætta vegin og tað far at nærkast hama í tveimum vikunum
takk fyri ja takk so er tað tað seinasta umfarið edvar jacobsen
gersuvæltakk fyri harra formaður tað er akkurát tat har sum marnus rasmus er inni á tá ið mann sigur tað koyrir eitir ein skinnar og alt er í lagi og alt er sum tað skal vera so er tað sjálvandi ein flugboin í tinglýsingini og tinglýsingini er í ordan men tað vísir seg at vissu ein ein okkurt í hesum skjalinum ikki er hundrað prosent illa tað er kanska onkur uttangarðisjørð sum ikki masikulerar burturúr al tú tað ann vera sræla nógvir sinariur í tí við sundubýtunum til dømis a so kanst tú kanstka fáa tað eini fýra fimm ferðir aftur áðrenn tað kemur á pláss tað hevði verið sera gott og og veitst tú at hugsa um hvat kundi mann gjørt fyri at latið partarnar betri í út við tí praktiska økinum sum skulu sum skulu vera við til at lyfta hetta her altso hvussu kann ein kommuna koma har til ókey hetta her sum fer inn nú er veit heilt sikkurt at tað er í ordan tá er tað talgildingin sum marnus rasmus snakkar um hvar tú fert inn og fyllir út og tú fært tað simpulten ikki avstað fyrr enn túhevu fingið alt tað við sum skal við til til hetta matriklið tí at mann er púra harransmark kanska tá mann situr við tí út í einum øki ttú tú kennir hetta ikki altso annars skundi tað verið okkurt kanska okkurt skeið sum varð bjóðað inn til okkurt onkur upplæring tað mátti lættvera nógv um hjá bæði sunnurbýting og tinglýsing vist tey vóru meira ílatin í at tað sum kom inn at tað var í ordan tí tey fanna ikki avtur fyr en tað kemur í tína rekkju áh hetta skjalið ikki í ordan útvattur kommunurna við tí tað er tá vit snakkið um at tað tekur í mánaðar ogso kann mann siga at feilurin at hann erit sindur blandaður men tey sum standa og vilja leggja økir út til íbórarbygging til sethúsabygging til fanga grundstykkir til okkara borgara tey sita og vassa í sirup til dagligt og tá tosa vit ikki um tvær vikur men tíðin gongur niðureftir og tað er fantastiskt eg vóni at tað tað talgilda kemur at hjálpa enn meir illa tað tey koyra onkrari manual út til fólkini sum hava virkligan brúk fyri tí ty síggja akkurát hvat tey skaka fatt uppá fyri at fáa tað rætt takk fyri harra formaður
so er tað magnus rasmussen sum fær tað seinasta orðið ger fá
ja takk fyri harra formaður líka nøkur fá orð um hesa talgildingina nú verði eg ikki sdgjúpt inni í tí men tað sum tað millum annað merkir tað er tað at tú skalt uppfylla a so hetta her sum skal tinglýsas eg skal uppfylla nakrar treytir og so verður tað sent inn staðin fyri nú kanska onkuntíð tað kemur inn og so má tað sendast aftur tí at her mangla onkrar upplýsingar tavil sigat mann fer at gera tað soleiðisnar at tann kann ganga skjótari og smidligari fyri seg og at tað kann lætt avgreiðast tað arbeiðið er er farið í gongd men hetta við talgildingini tað tekur tað tekur nakra tíð hitt málið sum verður flatt eitt sindur uppí hetta hr er við masikulering og tað er akkurát sum tað er ikki akkurát tað sum hesin spurningurin snýr seg um men eg vil viðmerkja tað allíkavæl at har eru eisini broytingar hendar við við á matrikuleringsøkinum og at tað sær út til at venda tað rætta vegin men tað er eisini eitt fokus á at fáa tað at ganga skjótari fyri segtakk fyri
ja takk fyri so er hesin spurningurin á greiddi svaraður og síðani er tað næsti spurningur og tað er ruth vang sum eigur tann spurningin og hann er til magnus rasmussen viðvíkjandi gongdur í haga
takk fyri harra formaður ja hetta eru fýra spurningar til landsstýrismannin í vinnumálum um gongur í haga enn ein háárstíð fyri ferðavinnuna stendur fyri framman uttan at funnin er ein loysn viðvíkjandi gongd í haga til stóra ørkymlan fyri allar partar serliga vinnu og jarðeigar og festarar ein loysn á málinum er ein fortreyt fyri at vit í føroyum kunnu menna eina burðardygga ferðavinnu sum vit kunnu liva av og liva við samgonguskjalið leggur upp til at semja skal finnast ímillum partarnar men tað sýnist ikki sum nøkur semja er í eygsjón og spurningarnir eru arbeiðir landsstýrismaðurin við málunum um gongdi í haga í fall hvussu gongur við at finna semju millum partarnar hvørjar ítøkiligar forðingar avbjóðingar eru fyri at koma á mál og í fall partarnir ikki finna semju ætlar landsstýrismaðurin so at sleppa málinum um at skipa gongd í haga tað sum eg vilvíta í fyðsta spurninginum er serliga tað sum vit kunnu vera bangin fyri at mann í samgonguskjalinum leggur upp til at tað skal finnast semja og vist tað so ikki er ein semja ja men slepmans málinum tí hetta er eitt álvarsmál og hetta hevur stóran týdning sjálvandi fyrst og fremst fyri tey sum eru beinleiðis partur av málunum meni eg haldi vit ter flestu halda at vit kunnu ikki liva við støðuni sum hon er í løtuni so tí fari eg at spyrja bæði hvat er beinleiðis ein forðing í hesum málinum altso hvar eru stóru forðingarnir og verður a arbeitt ví málinum takk fyri
ja takk fyri so er tað landsstýrismaðurin
magnusrasmussen gersvæltakk fyri takk fyri harra formaður ja viðkomandi spurningar frá ruttvang og eg haldi eg taki tað bara í tí reykifylgi a ti verður spurdir og so kunnu vit kanska kjakast eit sindur aftaná landsstýrismaðurin við málinum um gongd í haga tað er ein øgiliga ítøkilig spurningur tað varður arbeitt við málinum um gongd í haga eftir ætlan skuldi fundir vera við umboð fyri jarðoyararnar tað eru jarðir bóndafelagið óðaldsfelagið mánadagin altso fyrradagin men orsakað av koronu varð tann fundurin avlýstur ætlanin verður tann fundurin ein av fyrstu komandi døgunum altso sum skjótast um so er hvussu gongur viðat finna semju ein bólkur við umboðum fyri umhvørvisvinnumálaráðið viszefarailands jarðir evnaðu í fjør eitt semingsuppskot ella eitt uppskot til eina semju bóndafelagið og óðeldsfelagið hava gjørt viðmerkingar til ta semjiskotið sum tey ikki taka undir við hvussu er partur av tí tað er millum annað fyri at fáa greiði á hvussu langt eru millum partarnar at undirritaði og ráðið fara á fund við jarðir bóndafelagi g óeltsfelagi hvørjar ítøkiligar forðingar avbjóðingar eru fyri at koma á mál altso ítøkiligar avingar avbjóðingar eru fleiri og eru bæði meira av ideologiskum slag og heilt praktiskt eg kann nevna nakað skal tað vera frítt at ganga allastaðni altíð og uttan at biðjum loyvi tað er hvørsmansrættur tað er tað er líkasum ella haganir stongdir fyri allari ferðslu loyvi krevst í hvørjum einstøkum føri tað er fráboðanarskylda ella loyvi tað er eitt rímiliga vítt spennid øll fólk hava loyvi at ganga frítt ókeypis í haganum ella føroyingar hava loyvi at ganga frítt gjaldast skal leinans fyri tænastur ella gjaldast skal fyri at fara í haga burtur við gjaldsportum ella ikki burtur nøkur dømi umframt nevndu viðurskifti eru eisini onnur mál av týdningi fyrispurningin um gongdi haga her verður eitt nú hugsað um vinnuliga ferðavinnu samanborið við privatagongd í haganum náttúruvernd krøv til ferðaleiðara møgulig avgjøld og mangt annað so fór tíðin men eg komi uppaftur
ja so er tað onnur sum kunnu fáa orðið onnur onnur árið russvang fær orðið aftur so er tað onnur tingbeinskum forði og fyrst er tað jacobsgaard ger so hvat
takfyri harar formaður hetta hevur gongd í hagar hevur fylgt rættiliga nógv øhh og mær vitandi so kunnu allir føroyingar ganga í haganum har teir vilja men vist mann heldur at hendan ferðavinnan skal kunna ganga allastaðni har hon einki hevur at gera so má mann taka feil tað má vera upp til jarðeigararnirkum einstakan íhvørn einstøkum føri at gera av hvar ið vinnulig nýtsla av lendunum hjá jarðeigarunum hvussu hon skal brúkast sjálvandi privati ognarrætturin er grundleggjandi í okara samfelag og tað ber ikki til at ganga upp á kompromið við tí og ati lata privata ognarrættin liggja opnan fyri einum og føroyum takk fyri
síðani er tað edva jacobsen
gersuvæltakk fyri hara formaður hetta málið gongdi hevði a tað hevur verið verið øgliga øgiliga sera nógvil umrøða tr ein góður spurningur at koma við og mann følir akkursum hvar liggur málið nú og tað sum magnus rasmusen var inni á tað er tað at mann tekur fund kanska við kjarnina í málinum tann sum møguligt skal flyta seg ella hvussu vita hvar ið ið málið liggur tí tað virkar sum at at hetta kemur ongan veg men mann má byrja kanska har sum fólkini skulu ganga hvat hvat sigur hvar verður sagt har hvør hvør sigur hvør skal ganga har tað virkar sum at mann noyddir at byrja í tí í kanska í tí rætta endani tí tað virkar sum at tað er øgiliga trupult at finna nakra semju yvirhøvur so man mán heldur finna tav kann mann flyta seg sindur og hvat kann mann blíva samdur um tí annars so verður hetta sum við onkrum øðrum málinum so hendir einki og tað tað er óheppið tá ið nú ferðavinnan kanska ordiliga kemur í at økjast aftur og hvørji øki er tað ein avbjóðing tí tað er kanska ikki í øllum økjunum heldur takk fyri harra formaður
ja so er tað bjarni
párasund petersen ger tað væl takk fyri at formaður aftaná og hoyrti viðmerkingina hjá jakob vertulgaard so verði eg kanska noyddur til líka jótførna ynskja maks rasmussen góða eydnu við at finna eina semju tí eg haldi nemliga at tann viðmerkingin er útrygg fyri hvussu mann ikki skal gera tá mann skal fáa eina semju at festararnir og jarðararnir teir skapa eina fíggindamynd av ferðavinnuni í havn og øvugt ferðinnan í havn skapar eina fíggindamynd av jarðaráðarum og festarum úti um landið tað er ikki tann rætt mátin at at tosa meg sigur tingini út frá tí sum eg havi hoyrt bæði úti á almenna rúminum og frá báðum pørtunum so tykist tað slett ikki at vera so langt partarnar vera so langt frá hvørjum øðrum sum hann skuldi hildið og vit hava nú fungir tvey ár har tað var upplagt at finna eina semja ferðavinnan hon fer at starta aftur nú í summar og tá vóni eg at mann hevur okkurt klárt at borðina at taka støðugt teg takk fyri
ja og so er tað helgi abrahamsen
harra formaður ja gongdi heyga tað ljóðar mær so kent men so spyr rutt vang hvussu gongur við at finna semju altso øll øll sum kenna lísindi til jørð í føroyum vita a tað at tað veru aldrin nøkur semja um jørð í føroyum tað er ongantíð hent tað fer ongantíðat henda vú stendur í samgonguskjalinum at hað skal gera ti semju við allar partar og vist tað merkir at hvør einasti ferðaleiðari o hvør einasti bóndun skal vera samdur gloym tað so og eg haldi at at og tað ringasta kann henda eftir hálva loysnir tí vit vita at teir verða galdandi næstu hundrað ári áðrenn nakar fin upp at broyta tað aftur so at eg haldi at vit í komin har tíð vit mugu skera ígjøgnum eiga føroyingar føroyar ella erta bara tey sum eiga matrikkunummar sum eiga føroyar takk fyri
síðan er tað henni gold
hevði vitað tað at helgi abramsen segði tað sum hann segði so hevði eg letiki biðið eina viðmerking men tað eru øgiliga fáum førum at tað er neyðugt a at at hava nakar avasi um nú eri eg í í ein serliga einum haga sum onkur fer at fiska síl eg plagdi atverið eina ligat ferðast um ári eg haldi ag havi møtta einum fólki nú í henum trý ár ella fýra og síðani er tað øgiliga sjáldan tað eru nøgur fá støð í hatað er galdandi men men sum bjarni kárasom varð inni á vismann skal lata fólkaflokkin bestemma so verður tað bara ein spurningur um tíð til mannman søkja um at sleppa út í túnnin ski av jálvim mann sleppur ikki út í túni uttan at biðja fólkaflokkin um loyvi tað verður stutt tíð til tað verður galdandi vi sleppa ráða
so er tað jaspur langaard ger so væl
ja takk fyrihara formaður eg skal siga akosmær e ætlað ikki t taka orð í hesum málinum men tá ið so jakub vestegard resli upp so kundi eg ikki ordigat lata vera eg má siga mín mín støða í hesum málinum liggur øgiliga langt burtur frá hansara eg haldi tað er øiliga viktigt at vit føroyingar ganga har sum vit ynskja og til dømis tað til dømis eta portrið í saksuns sum eg havi havt nei hjartans meining um skuldi verið farið har sum piparið og spenthar sum piparigurør eg haldi at vit vit mugu koma víðari og haldi tað er øgiliga umráðandi at landsstýrismaðurin kemur á mál við hesum fortrið í saksun skal vekk og føroyingar skulu kunna ganga har sum tær ynskja takk fyri
síðan er tað høgni í eitt dalgertval
ja harra formaður eg kundi hugsað mær at spurt landstýrsmann um meira um tað sum eg haldi spurningur snúði seg um at hvar liggur hetta málið og hvat hvør er egentiliga ætlanin at at loysa tað tí ati eg veit iki um føroyigar eru so stutt myntir men eg meini at tað var formaðurin í fólkaflokkinum sum lovaði upp undir valið at hetta sld orðnaðst upp á eina viku uppá ein seinnapart fjúrtan dagar tð einki problem líka sum skatturin skuldiná tretivuprosent aftaná ár tað aftaná tríggjar vikur so so tí veri e ætlað mær at vita hvat magnus rasmussen ger altso eg haldi næhelgi abrandsen fekk nógv um hann yivir tí hannhevði hvusu eina støðu til málið men hvørja støðu hevur landsursmaður hussu ætlar hann loysar málið
ja takk so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur ruttvang gersu væl
takk fyri ja eg eg eg ímynti mær ikki at at it kunnu hava eitt prinsipielt kjak umgongd í haga sjálvt um tað kann ver øgiliga freistandi og og faktiskt hugsi at vit kanska høvdu trongt til tað at at fingið vent hetta hesum málinum ordiliga politiskt tað haldi eg faktiskt ongantíð vit hava gjørt í í løgtinginum at síggja til so standa partarnir øgiliga langt frá hvørjum øðrum men eg haldi allíkavæl at tá ið mann tosar við partarnir so skilja øll at mann verður noyddur til at finna kompromi og eg eri har at sjálvandi sjálvandi skal útgangspunktin vera at tað er frítt at fara í hagan eg haldi eisini at eskum føroyingur skal kunna taka japanara ella hvør tað nú er við mær í hagan uttan at tað skal gjaldast fyri tað fyri ein persón sum ikki er er er føroyingur men hinvegin eri eg eisini sera sannførd um at øll kunnu ikki ganga allastaðna at tað eru nøkur økir í føroyum sum mugu verjast og eg haldi eisini at visti mann hevur vinnuligt virksemi so kann mann ikki fara í hagan hjá øðrum uttan at avtala tað við haga eigari altso tey prinsippini haldi eg eri nokk so grundleggjandi men útgangspunktið má vera at tað er frítt at fara í hagan vit menniskju eru í útgangspuntinum fræls og so er tað túsundavís av góðum orsøkum til at avmarka tað frælsið men tað skulu vera orsøkir til tað og útgangspunkti er at vit eru at tað er frítt at fara hagan takk fyri
ja takk so er tað landsstýrismaðurin magnus
takk fyri harra formaður ja nú var høgni hoydal var eiteitt sindur bráður taðvar tí eg komi ikki til handan fjórða spurningin sum sum líkasum eg svar upp á up á spurningin til mín altso hvar eru við stødd og og hvat ætlar landstýrismaðurin øh tað er eingin loyna at helgi abramsen arbeiddi við hesum málinum og helgi abramsen var soleiðs at hann kom fram við sínum sjónarmiðum hvussu hann helt hetta skuldi loysast tahavi eg so valt ikki at gera tí eg havi lisið samgonguskjalið mor en einaferð har sendi tað mann skal finna eina semju millum partarnar og tað er tað sum eg havi roynt og tí havi eg fólk meg sum ein semingsmann vita kunnu vit sama skjóhesar partarnar og eg kann fortelja tað at eg eri komin har til at nú atli eg at taka samanum og tað burdi kanska verið mánadagin men tað verður ein av allarfyrstu døgunum og so má eg siga síggi eg er ein sitil partarnar síggi eg at hetta kann mann kann semjast um nøkur ting síggi eg tað at tað ikki ber til so fari eg beinleiðis til samgonguna og sigi tað visti tað er sinæri eingin semja tað eru tveir møguleikar antin ger mann einki við hetta ella fer mann inn politiskt og fær loyst hetta málið ella partar av hesum málinum so eg eri komin har til at eg sigi at nú ein viku afturat so fari eg altso til samgonguna at sigi eg hvat gera vit nú og tí er tað verið heilt bevíst at eg ikki havi sagt akkurát mína meining um at ganga frítt ella ikki ganga frítt og gjald ella ikki gjald um føroyingar skulu kunna ganga frítt útlendingar skulu betala tað evr verið heilt bevíst og tá ið mann so kemur til hetta her við samgonguskjalinum so so er tað øgiliga ítøkiligt sog tað er tað sum eg havi hilið meg til men tað erakkrtsum tann tíðin í mínari verð er vigarenna út og tí mugu vit í samgonguni taka upp hvat gera vit nú tí tá føli eg at eg havi gjørt mítt tá ið ein ein vika fari við at finna eina semju
takk fyri ja takk so er tað rutt vangger so væl
takk fyri ja eg haldi faktiskt at eg akkurát har fekk svarið upp á høgu spurningin hjá mær altso tað sum vit eru bangin fyri í framsóknini tað er nevniliga hetta her at vissu mann ikki fær semju jamen so sleppur mann bara málinum tí útlitini fyri at fáa semju sum málið sær út nú er ikki serliga gott hóast at tað burdi veri ta tað ja eg veit ikki tað er tað er hetta málið er so stórt at fara inn í í tað prinsipiella ítíð krevur nokk meira tíð so eg haldi at eg fari at takka landsstýrismanninum fyri svarið og og eg fegnist um at hann ikki hevur slept mál takk fyri
ja takk og so er tað magnus rasmussen
gersuvæl ja takk fyri hara formaður nei málini havi eg ikki slept tað er tað er púra greitt og eg kann endurtaka tað at tað verður heilt skjótt at eg taki samanum er semja finna so er tað rýmlig einfalt er tað ikki so fari eg til samgonguna og siga soleiðisnar er støðan hvat gera vit nú og so mugu vit taka tað har frá eg ætli ikki bara tá ið vissi eg nú komið til tað at vanskal hevur eingin semja so geri eg ikki meir eg ætli mær ikki at sita við tí uppi í kneppinum at at eg ikki gjørdi eina roynd at fara víðaritakk fyri
ja takk fyri so varð hesin spurningur eisini svaraður og vit fara til triðja spurning og nú koma vit til spurningar til løgmann sum eru fimm í tali og tann fyrsta eigur djóni nolsø joensen og hann er viðvíkjandi heildarætlanina um at fyribyrgja rúsevna misoydjónajoensen ger
gersvæja takk fyri harra formaður ja alsamt fleiri føroyingar verða bundnir av rúsevnum og vit hoyra oftari og oftari um stór rúsevnarmál og at útlendsk harska lið ger um seg her í landinum harvið økist eisini tørvurin á rúsevnaviðgerð samsvarandi løgmaður setti fyri umleið einum ári síðan ein arbeiðsbólk í gongd sum skuldu koma við einari heildarætlan heildarætlanini skuldu lýsa hvussu vit best lofta ungum sum eru á veg út í trupulleikar tá spurt hevur verið til hesa ætlan hevur løgmaður áður víst á at hon varð ávegis nú er nakað fráliðið síðan vit hava frætt nakað um hetta málið og tískil er nærliggjandi at spyrja í fyrsta lagi eitt hvussu gongur arbeiðið við heildarætlanini at fyribyrgja rúsevna misnýtslu og tvey nær kann væntast at politiska skipanin fer at síggja nakað meira ítøkiligt til hetta takk fyri harra formaðu
ja takk fyri so er tað løgmaður sum fær orðið at svara
gersuvæl ja takk harra formaður og takk fyri spurningin joensen hetta málið hevur verið alt ov leingi ávegis eisini sambærtmínum temperamangi men síðst í februar fyri knapt einum ári síðan varð ein arbeiðsbólkur settur við umboðnm frá løgmansskrivstovuni heilsumálaráðnum almannamálaráðnum og uttanríkisog mentamálaráðnum at gera uppskot til ein heildarætlan um at fyribyrgja og tálma rúsevnamisnýtslu í føroyum og har ið arbeiðssetningur varð fylgjandi hvørji átøk kunnu setast skjótt í verk fyri at minka um mongdin av rúsevnun í føroyum og tálma rúsevnamisnýtslu beint nú og hvørji langtíðarátøk eiga vit at seta í verk fyri at fyribyrgja at børn og ung ikki byrja at nýta hesi rúsevni arbeiðagheildarætlanin hevur verið sera arbeiðskrevjandi meira enn mann væntaði dentur hevur verður lagdur á at fáa lýst spurningin um at fyribyrgja rúsevnamiøki frá so nógvum vinklum sum gjørligt og at nýta ta vitan so longu finst í føroyum arbeiðsbólkurin hevur havttosað við á leið trýss ymiskar bólkar sum fevnar um ymiskar myndugleikar almenna gagnlig feløg áhugafeløgs fakfeløg skúlar ungdómshús læknar foreldur ung og onnur arbeiðsbólkanin heldur at tað er umráðandi at heildarætlanin tekur støði í føroyskum viðurskiftum at hugsað verður langsigt upp á langsigt og at dentur verður lagdur á fyribyrging í breiðum týdningi so hetta er eitt vónandi eitt valaverk sum verður handað og tað er so svar upp á næsta spurningin at seinasta hondin verður løgd á hesa frágreiðingina sum eftir ætlan verður latin løgmanni seinni í hesum mánaðin síðani er ætlanin at skipa fyri hini ráðstevnu har hesi átøkini verða viðgjørd og eg kann siga tað sotann at eg haldi at tað fyrsta sum eg fekk stilliga útsøgn var at tey skuldu fáa frágreingina beint eftir summarferiina taðvil seg augusst septembur síðani bleiv sagt at hon skuldi blíva liðug í novembur og nú havi eg so fingið ja nú trúgvi upp á at eg fái hana í hesum mánaðinum tað er tað sum egi lovað og hon er tætt við at verða endaliga liðugt so síðst í hesum mánaðinum eii eg havi fingið frágreiðingina og síðani verður tað ein ráðstevnaskipa takk hara formaður
ja takk fyri so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið fyri sera jaspur
gæja takk fyri hara formaður og takk fyri løgmaður fyri ta arbeiðið sum tú hevur gjørt akkurát í hesum her málinum eg haldi tað er øgiliga viktigt at hetta arbeiðið verður gjørt g haldi er eisini er viktigt at mann hetta er so mikið torskilt og nógvir partar at eg haldi tað ert viktigt at sovorðn mál ikki verður skunda ígjøgnum men at mann finnir loysnir sum eru varandi og og sum kanska vónandi koma at synga stinga eini tíggju ár fram so eg haldi at tað er øgiliga gott og giliga spentur upp á at mann eisini hevur verið viljur til at tiki teir privatu aktørarnir inn so eg eri spentur upp á hvat úrslitið verður takk fyri harar formaður
ja takk við jóhannes joensen
takfyri hara formaður ja nú havi eg arbeitt innan fyri skúla og ssp í nógv ár og eg veit tá mann fer í gongd við egldi fyri tað fyrsta vil eg siga hetta er øgiliga gott at mann ger átøk hesum økinum og at mann kann semjast um tað eg haldi vit øll kunnu vera samd í løgtinginum um at her mánokkurt gerast eg hugsi bara at tá mann fer at gera átøk til dømis í skúlum hvar tað skal vera at so fylgja pengar við eisini soleiðis at tey tað eyka arbeiði tey eyka átøkið skuldu gerast av at hava tíð og orku til at gera tað takk fyri
ja so er tað spyrjarin aftur hjóni nolsø joensen
gersovæl takk fyri harra formaður og takk til løgmann fyri svarið meiningin við spurningin vera kanska meira eisini vita hvar tað lá og kanska eisini fyri at skunda eitt sindur undir tí at eg eri partíst samd við teimum viðmerkingum sum hava verið ella í onkrum men eisini ósamdur tí at eg haldi at sum løgmaður eisini siga so so er hetta eitt sindur deilt upp í at mann kann mann kann kanska gera nøkur ting nokk so skjótt men so er tað eisini av tí tað nokk so rúgvusmikið at tað eru eisini nøkur ting sum mann skal gera langtíðar og sum mær dámar øgiliga væl at hoyra at tað verður tillagað føroyskt føroysk viðurskiftir tí at eg vit síggja alt ov ofta at tá tað kemur til loysnir t at vit hyggja kanska í avni kanska til grannalondini og so verður tað kanska kopiera og tað riggar kanska ikki akkurát til til tann teir málbólkarnar sum vit hava og tey tey fólkini sum búgva her og tí haldi eg at atat tá ð tað skal integrerast og gerast ordiligt so skal tey so skulu so skulu teir føroysku aktørarnir hevði nær sagt altso tey tey rúmsevna viðgerðarheimini sum eru og hvort á sínum koma við sínum og og eisini kalskasman siga tað arbeiðið sum tey gera til dagligt skal skal skal tillagast tað teir føroyingarnir sum hava teir trupulleikarnar tey skulu hava tilboðið um at koma har kanska í dag tímunum í í ambulanti og so framvegis tað er at era týdningarmikið at mann ikki læs seg fastan upp á ein ávísan men at tað eru soleiðis sær at fólk eisini kunnu vera framhaldandi í í starvi oghfórtrá sínum æ tí hetta her ermen tað kann koma inn á í tí seinna umfarinum men vit eiga at byrja øgiliga tíðliga altso tað gloyma ofta í hesum kjakinum at ein ein krimunellur løpubani byrjar øgiliga tíðliga og tí eiga vit at seta inn bæði í í barnagørðum í klubbum og allasess ein ein ein innsass sum sum sum heldur hesi hasi ungu vekk frá frá teimum keðiligu tingunum og tí tí eigur at setast tíðligin takk fyri harra formaður
ja takk so er tað løgmaður ger so væl
ja takk harra formaður og júst tað sum djóninos joensen var inni á at tað er á øgiliga nógvum frontum vit skuldu seta inn ð tað er soleiðis at alt tað at aktivera ungdómin at skapa felagsskapi fyri ungdómin atskapa ein áhugabólk fyri ungdómin og sovíðari alt tað hevur týdning bæði í barnageirðunum í skúlum í ítróttafeløgum skótarørslum og mentan og tónleiki og hvat veit eg tí tað vísir seg at tey tey sum detta heilt niðurímillum í hesum økinum á rúsevnesøkinum eisini eru kanska tey sum ikki onkursvegna hava passað inn í onkran felagsskap har tey tíverri so leita sær hjálp við at rúsa seg og og fáa dagligdagar a hanga saman tann vegin og tey langdíðaráðrini fyri samfelagið eru jú óhøggulig sum vit síggja tíverri fleiri fleiri dømir um í føroyum tí hevur mín ampisjón altíð verið at vit eiga at skapa felagsskapir fyri allar bólkar samfelagnum heilt frá barnsbonið av heilt heilt frá teimum heilt ungu árunum av fyri at ikki tey skulu verða drigin upp í hesi keðiligu umhvørvini har ið tey detta útí at misbrúka av einumhvørjum slagi tað er tann eini parturin og tað sum eg havi hvussu fingið upplýst í samband vð hetta arbeiði er tað at tað at vit halda at vit kunnu bara seta tollmørar runt um føroyar og so er liðugt so kom eingin stoffur til føroyar tað er ein farin tíð tí sambandið úti í heim er so stórt hjá føroyum bæði við skipum og flogførum og sovíðari at tað søkst og kanska eru alternativir sum vit yvirhøvur ikki kenna til hvussu tað verður kemur in til landið so tað snýr seg um at steðga eftirspurninginum tavil sa atað er eftirspurningurin sum ikki skal kristera so leingi sum tð er ein eftirspurningur so kemur sambært serfrøðini tilboðið um at kunna fáa fatur á tí eisini so tað er ein samanhangur ímillum at seta stórar forðingar sum til ber men tað ger tað ikki einsamalt tað best virkandi er at minka um eftirspurningin og heilst áa eftirspurningin vekk takk harfáa
hella takk so er tað tjóni nólsoyar joensen aftur gerst væl
ja takk fyri harra formaður ja áværgdar hugleiðingar hjá løgmanni sum eg eri samdur í at vit hava við at gera eitt mál sum hevur nakað sum vit kunnu gera her og nú og nakað sum langtíðar har kann væl fylgja tí fyri at nágreina tað sum eg var inni á í fyrra fyrra umfari so hetta her sum vit kunnu gera nokk so skjótt tað er tað at eg haldi at tað er blivið forlætt hjá smuglarunum at at fáa tað til landið tí haldi eg at vit skulu vera tað tað hanlar eisini um at ver eitt sinur frammanfyri fyri teir og tí haldi eg gott vit kunnu í ávísum førum seta inn ella ella taks við einum innsansi hvønn gott haldi eg hera eftirlitið til tíðir so at tað líkasum at vit so tað ikki blívur ella kann sýnast so lætt hjá hjá hjá hjá smuglarum at fáa tað inn og ohetta her við atso tað er nakað sum vit kundu gjørt nokk so nokk so skjótt nokk nokk og og og handla og handla upp á og eisini at vera kanska meira úti í markini tá ið tá ið ið vit hoyra ssp og og barnaverndir sum hava trupulleikar av ungdómi sum kanska gongur og válar ella eg fór nógva úti og seint um kvøldarnar at vit kanska hera ela eg veitiki tá er tað kanska meira kommunalt ella at at tann innsatsin at attaka foreldrini meira við tá tá ið ítøkilig tá ið fólk úti í kommununi úti í bygdunum síggja at hvat fer fram atmann tá ofta heldur seg aftur heldur enn at boða frá so heldur mann eitt sindur aftur tá mann býr í somu somu bygd og hvørt á síðnum at vit eg veit ikki altso p á onkran máta her ja mær dámar ellat brúka ta orðið men men at vit vit økja innsalsin í mun til at teer barnið hjá tær er gongur úti um melur um um náttina við kanska rúsa oghvørta síðnum at vitstramma eitt sindur upp á tí planunum at men tað hoyri kanska meira til ta kommunala ogxsp og og og tar fyribyrgingar sum fer fram har men eg haldi at tð tað er ofta har vit kunnu steðga einai keðiligari gongd tað er líkasumítt boðing takk fyri harra formaður
ja so er tað lagnur sum fær tað seinasta orðið
ger so væl ja takk harra formaður ja eg eri púra samd í spyrjaranum at tað er eisini í nærumhvørvinum at vit kunnu kanska gera ein nógv aktivari innsass fyri at steðga hesum heilt tíðliga í forløpunum kannmann siga og vit vita jú tað at ella mann hoyrir javnan frá fólki um at tey halda seg síggja okkurt sum ikki er normalt og tað er oftani harfrá og mær vitandi fær eisini politiið og myndugleikin annars mangar fráboðanir um hesi viðurskiftini og seta so kan man siga kanningar íverk onkursvegna av tí hvussu tað gongur fyri seg áðrenn teir so sláa til og ofta verður tað sagt at jamen tað er teir stórur vit skulu hava fatur á men har plaga eg at sla rættigja men teir lítlu blíva einaferð stórir so tað er væl eisini at forða teimum lítlu fyri teir ikki skulu blíva stórir og eg eg vóni at tann frágreiðingin sum sum eg fái innan fyri hendan mánan kemur innihalda tey viðurskiftini eisini akkuráthussumann skipar tað tað kann mann so hava sínar meiningar um tað kann vera at mann tað skal verða lættari at boða frá á eitt stað soleisnar at tað verður tikið upp og og so má so ein myndugleiki í hesum førunum er tann mestu politiið har hevur teir sett munandi fleiri sursur av h síðstu árini eisini til akkurát hetta umráðið einanfyrð rúsevnir men tað kann væl vera tað tað økið skal uppræfestast enn meir og at egr for lætt at smugla tað skal ikki vera so tað skal sjálvandi vera so eis at tað skal vera trupult men tað sum serfrøðing sigur økini er at so leingi tað er ein eftirspurningur so skulu rúsevni nokk verða til keyps í føroyum tí ræður tað fyrst og fremst kanska um at minka um eftirspurningin helst at fáa hann heilt vekk takkhara formaður
ja takk fyri so varð hasin spurningurin svaraður og vit koma til tann næsta spurningin sum er tann fjórði í røðini og nú er tað heimleik gold sum fær orðið hennrik old pær løgmann um tað er í samband um viðvíkjandi radara hennrik old fær orðið
gersovælja takk harra formaður tað er sum formaðurin sigur ein spurningur til løgmann nú er ikki átta eitt ár síðani fyrsti ráðferstan var í uttanlandsnevndini um uppsetanina av eftirlitsradarum men framvegis ikki komið nakað greitt svar nú upplivdingur av fólkaflokkurum eru valtar nýggjar limir í uttanlandsnevndini sum báði hava vera úti í prestini í stuttunum og melda sína støðu og og av tí sama so tykist ikki at bera til at fáa semju í samgonguni sum komaskam víðari í málinumeg haldi at mann og bíðað hetta er tyku øðiliga langa tíð fyri at siga tað pent fyri at koma víðari hevði so ikki verið rættasta at løgmaður sum samgonguleiðari syrgdi fyri at málið bleiv lagt fyri løgtingisum støðutakan sum mann fekk ein sum mann fekk eitt eitt endaligt svar tí verða hesin spurningurin settur fyrispurningur settur løgmanni sum samgonguleiðari heldur løgmaður ikki at rættasta er at leggja málið um uppsetan av eftirnesradara fyri løgtingið til støðutakan
so fær løgmaður orðið
gersuvæl takk harra formaður hetta er eitt stórt mál eftir eisini prinsipielt mál og eg havi so higartil tvíhildi um at málið um eftirstraddaran eigur at verða viðgjørt í uttanlandsnevndini og ikki í løgtinginum og mín høvuðsgrundgeving er at í slíkum málum kann talan vera um upplýsingar ið eru av slíkum slagi at teir ikki eiga at verða lagdir á blik og somu mannagongdir brúka flestu av okkara grannalondum eisini at tað verður viðgjørt í teirra uttanlandsnevndum og ikki í teirra parlamentum eg haldi ikki at kjakið hesar seinastu vikuna hvørki hevur tænt málinum um eftirlitsradaram ella okkara trúverðu sum samstarvsparturí altjóða høpi av somu orsøk eri eg farin a umhugsa um tað er ikki er ein gong leið at skipa fyri einum yvirskipaðan orðaskifti um trygdarpolitikk har sjálvandi málið um eftirshatarin verður ein partur um vit vilja tað ella ikki og tað er einki at taka seg aftur í at broytingar er at hóma í viðurskiftum um okkara leiðir har trygdarpolitikkurin fyllir meira og meira eisini í okkara heimliga orðaskifti tað er eisini ein av orsøkunum til at vit hava skipað eitt samstarvsráð millum danmark føroyar og grønland har júst hesi viðurskiftini verða viðgjørd eg haldi eisini at tað er umráðandi at løgtingið fær møguleika at seta orð á okkara høvuðsmál hjá landsstýrinum er eingin ivi vit eiga fyrst og fremst at virka fyri trygd og friði tí fer løgtingið í næstum at taka støðu til eitt uppskot til samtyktar og landsstýrismaðuri í uttanríkiso mentamálum er farin undir at orða eitt uppskot til samtyktar og málið er at leggja hetta fyri tingið í hesi tingsetuni takk harraformaður
ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað høgni hoydal ger so væl
ja formaður eg yvirstíði um at tað var ein broyting í støðuni hjá landsstýrinum kunnu okkurt saman tá løgmaðurin greiddi frá um ætlanin er at leggja uppskot fyri tingið har ið tað verður heimmiðlina landsstýrin er yvirhøvur at gera avtalur við onnur lond um hernaðar ígera í føroyum vit kunnu bara taka tað dømið kann ein landsstýrismaður fara niður til ein land og siga at tit kunnu seta sjey missilir upp í føroyum tað er so púra burtur viðfólkareiðisliga at eg skilji ikki at løgmaður ikki slær tað fast so hvat endamál tí og so til hendrik áld men hvat er hendrik áld ynskir ynskir hann bara at fáa málið avgreitt er so í javnaðarflokkurin fult komin ov við upp á at fylgja teimum danskarum í í teirra uttanríki og verjupolitikki

takk fyri hara formaður ja nú nevndi løgmaður hetta her við at hann umhugsaði eitt uppskot til samtyktar sum var breiðari enn enn sum var um trygdarpolitikk í heila tikið men eg ætlaði at spyrja løgmann um tað gevur nakran meining at hjá samgonguni at tvíhalda um hett her við uttanlandsnevnd og trúnaði tá ið limirnir í uttanlandsnevndini líka sum alt málið kemur út á blikan man siga út í allan heim í fjølmiðlunum so dugi ikki ordiliga at síggja hví tingið ikki eisini kundi fingið høvi til at tikið støðu til spurningin tað gevur líkasum ikki nógva meining longur haldið at halda tað innanfyritakk fyri
ja og bjarni kárasun
takk fyri í mun til tann innihaldsliga partin so haldi eg ikki at nakað er framgingið í almenna orðaskiftinum sum hevur verið nakað dult smál ella sum sum danmark kann revsa tingfólkið fyri landasvíkjari fyri men tað vísir akkurát sum eyðgum samansin sigur at tað er pláss til at mann hevur eina yvirskipað prinsipuella umrøðu av málinum her á tingi og tað vóni eg eisini at løg mær tøk ella eftirteknar tað ynskir sum er í tinginum skuldi tað verið at mann stúrir fyri at tað eru forvikvamar upplýsingar ið mann hevur við at gera ja men tað er gjørligt at halda tingfundir fyri lastar dyr so tað skuldi ikki verið nøkur forðing fyri at mann her á tingi fekk eina parlamentariska umrøðu av málunum tað haldi eg nokk so týdningarmikið og tí vil eg heita á løgmann at mann ger tað takk fyri
ja so er tað jóhan dahl
ja takk fyri ja eg hadi ta er skilagott av løgmanni at umhugsur at fáa lagt málið fyri tingi eg haldi at tað burdi verið ein spurningur um ja ella nei at tingið tekur avgerð um hvørt desteradarin skal gerast at ikki gerast her í føroyum og eg trúgvi tí at tað heviverið ein tórur meiriluta at tingi fyit teð bleva gjørdur so tað er bara at fáa tað avgerðina fyri tingi eg ivist ikki í tí at tingfólk og tæsuu utanlandsnendni eru somt also komin at tey vita hvat tey kunu siga og ikki siga í samband við ta málin sum sum okur tosa um her so tað burdi ikki verið so konpelsera sum mann ætlar at gera ellaeldur
hava verið takk fyri síðani er tað billigur stinus ha
takk fyri formaður spyrjarin heldur at tað gongur seint at byggja er hetta málið men tað hevur verið frammi at hetta er ein langtíðarætlan og radarin skal í fyrsta lagi byggjast í tvey túsund og áttaogtjúgu so tað eru hóast alt sjey ár inntil inntil tað til at seks ár viðvíkjandi einum orðaskifti á tingi so hevur landsstýrismaðurin boðað frá at hann kemur í tingi við einum orðaskifti um trygdarpolitikk í vár so tað orðaskiftið fer henni gáld at fáa uttan mun til hvat annað ið hendir tí tað er nakað sum landsstýrismaðurin arbeiðir við og hann kemur at leggja eitt uppskrift fyri tingi um taða
ja og so er tað beint á løgu
hjá formaður ja vit løgtingsfólk vit fáa jú ikki annað at vita enn tað sum føroyskir og danskir miðlar bera fram um hetta málið men eg hugsaði at spyrja løgmanni eri semja í samgonguni um radaramálar tað fyrr
ja og so er tað jaspur
langaardja takk fyrihara formaður sum partar av utanandsnevndini so haldi eg havi verið nokk so greiður um at eg haldi ikki at tað hevi rætta møvnin hevur tikið tað í løgtingi men tað kann gott vera tað er at tað er bleivt upp í nøkrum tingum sum tað kanska er ein ein neyðug loysn so vat fara inn at tosa um at mann kann fara inn og læsa hurðar og vindeygu so tað sum eg við uttanlands nevndini tað r taðehevur eina tagnarskyldu sum gongur forbí tað sum vanlig løgtingsfólk hava og tí er er tað tílík mál eru har og ikki í her so tað er øgiliga viktigt at mann fær tað greitt og tí tí nyttað ikki at fara inn og siga men vit kunnu viðgera tað her fyri lastin hudyr og einki kemur út tí løgtingsfólk hava ikki tað somu tagnarskyldu sum sum tey sum sita uttanlansendini hava men tá ið tað komi har til sum t e komið nú og tað hr so nógv verður frammi so so haldi eg kanska mann eigur at siga men er tað nøkur eitl annað yvirskipað sum mann møguliga skuldi fara inn og umhugsa at at lagt fyri tingið takk fyri
helgi abram
aformaður løgtingið samtykti í tvey túsund og fimm til sokallaðu uttanríkispolitisku heimildarlógini hon gevur landsstýrinum heimildir at gera altjóða ættrættarligu sáttmálar men í tí uppskotinum har stóð eisini at har skuldu ikki galda fyri sáttmálar um verju og trygdarpolitikk so løgtingið hevur samtykt at uttanríkis trygdarpolitisk mál liggja ikki hjá føroysku myndugleikuum ikki hjá løgtinginum so eg haldi at løgtingið skal bara viður a sína egnu avgerð takk fyri

hoyrir heima í danmark ikki í føroyum men tá má vit tosa um at mann leggur altíð tað blik sjálvandi fær okur sum limir í uttanlandsnevndini ikki at tosa um trúnarupplýsingar sjálvur mær inn men tað forðar ikki mær at hava eina meining um hvussu trygdarpolitikkur skal vera og at vit ikki onkur sum onkur ætlar onkur fremmandur ætlar at seta radar upp í føroyum at okur hvat okur so forlanga fyri til dømis sjálvandi men tað er onkur sum hevur spurti okur um at sleppa at brúka føroyska jørð til ein radara og har er máliður og landsverksmaðurin er suverenur at svara fyri við spurninginum eftir spurninginum eftir eftir eftir eittari órafirsívtíðum út
ja so er tað spyrjarin aftur henerøoger so væl
ja takk harraformaður takk fyri hesæir viðmerkingar sum hava verið er ikki samdur við allar men tað má mann so taka við og takk fyri at løgmaðurin svarar so greitt sum hann svarar tíeg havi leingi eftirlýst einum meiri greiðum mann kemur út við einum øðrum greiðum boðskapið um hesi hesi viðurskiftini hetta eru ikki bara hvat sum helst eg havi sett bbcæini og teir síðstu dagarnar hvar i ungdómurin í uukraini stendur úti í hundraðvís úti á vegnum har við skiltum og takkar onglandi í usa fyri fríheitina at tey hava hjálpt taimu við feitini og nú sá eg járkuli at at ísland varð farið inn at hjálpa til í lettlandi saman við nolondumog hetta her er hetta her er ikki bara bara tað kann gott vera at danmark hevur eina støðu til tað tað hevur tað sikkurt men tað sum heldur at at at danskar eru vanda við at eingi radari í føroyum hann tekur feil altso danskara verða ikki álopnir vestanifrá hvørkinú úr íslandi ella í grønlandi vistitað verða álopnir so veru tað veystanifrá og tí flyta spenskari herfólk út á gotland og og og og annað sum har verður gjørt nú í ógvuliga í ógvuliga stóran stíl og eg haldi at bara tað at okur hoyra í síðstu hesi vikuni hava hava russarar venjing vestan fyri írska markið tað eigur at siga okum tað at her er aktivitetur í gongd gott nokk gangur ein kápi beint ar á leiðini millum amerika og og ongland har sum russararnir hava har í venjing har ganga er ein kápi sum hevur ein partur av sambandi millum millum millum europa og og og ongog usa og tað sigu okur eitt sindur um hvat ið fyrr ferst rundan um okum er tað ber ikki til at sita upp á tráð bara og hyggja eftir og siga ja og okur taka tað sum tað kemur tað kemur ikkifyr nn einaferð tað er góð tíð tað er bíðað for leingi nógvar ferðnar søgan sigur okum at mann hev bíðað for leingi nógvar ferðinar og tí eigur mann at taka eina støðu til hetta her nær so radarvurð settur upp tað er so so ein ein støða sum teir sum verja okum skula skula hava
hetta er spurningun vat viðurskifti man ger hjá teimum skula berja í okra land ja tað er tíverri bara ein minuttur ja so er tað løgmaður sum fær orðið ella tveir minuttir er tað orsaka
ja gsæja takk harra formaður og eg má bara siga at eg eri púra samd í hugleiðingini hjá henni hjold um at slík mál eigir mann at avgreiða og ikki bara liggja á teimum alt for leingi og kríggjast um heimildir handavig ella hinvegin tí at fakta er hetta ett sindur av svarið eisini til høgna hoydal sgjór og viðmerking at og tað haldi eg eisini at høgni hoydal veit rættiliga væl atslíkmál á trygdar g verjumál eru felags málsøkir sum í prinsippinum verða umsitin av donsku stjórnini men vit hava so fingið tað nýggja í ríkisferlaðsskapin nú at vit hava fingið eittsamstarvsráð har júst slík viðurskiftivar viðgjørt eftir ynski frá okkum at vit vilja vera við í teimum avgerð suldu takast her í hesum konkreta málinum hevur tað verið lagt upp til okkum kunnu vit seta ein radara upp í føroyum ella ikki og tað er tað sum vit skulu svara uppá og eg havi verið púra greiðir allar tíðirnar at vit eru ein partur av vesturhoyminum eisini skulu man siga fylgja teimum ka man siga skyldum og ábyrgdum og annað sum fylgja av tí og tí er hjá mær eingin ivi um at vit eru partur av vesturhoyminum og at vit eiga at siga ja tlæstein radar veður settur upp tað kann so vera ati onnur hava aðrar meiningar og onnur krøv og ynskir og sovíðari men framvegis av tí at vit eru ein partur av vesturhoyminum ein partur av nato gjøgnum danmark so haldi eg at tað er skeivt at viðgera hetta til eitt so stórt mál sum tað er men tá tað er sagt so eri eg eisini við upp á at vit í føroyum nú vit fáa størri innlit vit fáa størri ávirkan enn vit hava havt áður og eru sinnaði at taka ta ábyrgdina á okkum at viðgera trygdarog verjupolitikk so er tað eisini upp á sítt pláss at vit hava eitt orðaskifti her á løgtingi um tað yvirskipaða íverjutrygdarpolitikki og eventuelt uttanríkispolitikki men at fara at viðgera ein konkretan radara ja ella nei eitt sindur av svari til bjarna kárasom petersen tað haldi eg ikki er tað rætta tað eigur mann at gera í uttanlandsnevndini soleiðis tað sum tey flestu av okkara grannalondum gera takk
ja taðta er so er tað seinasta umfar hennihholp ger so væl
ja eg kann vera samdur løgmanni í tí at tað er gott at hava orðaskifti og um mann tekur eina støðu til eina ting men tá ið mann ikki kemur víðari so má mann brúka løgtingið til at at fáa tingini at gleiða og tað er tað eg haldi at íhesum førum hevur mann bíðað øgiliga leingi og spurningurin er hvussu leingi hava teir sum skula sum skulu hava tað uppgávu at verja hetta landið saman við teimum sum okur eru ereru í partur við hvussu nógv hav t hava tær tol til at bíða við míni viðkomandi er er eingin ivi at eg eri ikki til sølu mín mín hugsan um at liv við einum fríu landi er ikki til sølu hvørkin fyri svartskjaft ei heldur nakað annað vrog eg kann karantera løgmanni a visti hann kom her við einum máli og og á ein einum uppskoti her som skuldi øllum førum fingið um tað var tað seinasta eg gjørdi her inni so skulditair fingið ein destembur eg havi sett sæ nógv elisen og onkur aðrir kilamenn hjá fólkaflokkinum hava tala harðliga at tí gongdini sum fólkaflokkurin tað er ein øgiliga stóru stór broyting er hent har við við at mann skal hava okkurt í býti við alt stag líkamikið hvat mann er so skal mann hava okkurt í býtu við tær hesi tingini eru meiri alvorliga enn tað at mann skal forlanga okkurt í býti tað kann mann taka aðrasta at mann ikki klárar at fáa avtalur upp á í upp á pláss og annar slíkt tað er ein heilt heilt annar spurningur um mann skal ikki fløkja tað upp í um at liva í einum fríum landi sum okur gera og og ofra eitt lítið petti av gróti upp á tað tað haldi eg er ófatiliga langt úti at mann komur har til at mann ikki er standur til at taka eina støðu til t at teir skulu fáa eina hjálpandi hongd sum verður í hetta landið ja tað er tað tað daga seg um einki annað einki annað tað dragar seg um at verja hetta landið og liviv í einum fríum landi hvat tjóðveldi sigur tað er totalt undirornað fyri mítt viðkomandi totalt undirornað eg havi eri tann sum betalir fyri at liva í einum fríum landi ikki at vera til sølu av nøkrum slagi
ja so er tað løgmaður ger
ja takk harra formaður eg kann ikki vava meira samdur við spyrjaran at hetta snýr seg um at varðveita frælsið bæði frælsið hjá okkum her heima í føroyum og kanska eisini trygdina og friðin víðari í europa og eg kann ikki kan man siga sammeta meg við tað sum gongur fyri seg út í heimi í løtuni og eg vil ikki koma í ta støðu at tað up á nakran so henst máta var set spurnartekin við um vit eru partur av hesum partinum ella hinum partinum tá tað kemur tilteylívsvirðini tað fólkaræðið tað talið og skrivifrælsi og so víðari sum er sum vit sum eru okkara vørumerki sum er okkara eyðkenni og eg haldi eisini at vit kunnu verða stolt av her í hesum høga tingi at hóast vit í mangum málum mongum málum eru rúkandi ósamd so kunnu vit allíkavæl tosa saman og drekka ein kaffimunn saman beint aftaná tað eru eitt virði sum ikki øll tíverri í heiminum liva við hvønn dag og tað er tey virðini sum vit við hesum eisini royna at verja og tá vit nú knappligani kríggjast her heima onkur siga ja at vit hava ikki heimildir skulu ikki blanda okkum uppí og vera neutral onnur siga kla hava okkurt hafturfyri og so víðari altso eg eg haldi ikki tað rætta at blanda tey tingini saman men eg eri heldur ikki blindur fyri at tað at velja síðu kann eisini hava ávirkan báða vegin bæði tann jaliga vegin og hinvegin men vit eru komin har til at vit mugu velja síðu tað er mín fatan og tað er mín støða í hesum máli og tað havi eg boðað púra greitt frá í fleiri umførum takk harra formaður
ja takk fyri so var hesin spurningurin avgreiddur og vit fara til næsta spurning sum eisini er til løgmann og hann er frá hervør pálsdóttir viðvíkjandi identitetstuldrið á netinum hervør pálsettur fær orðiðaðer hata
takk fyri ja tað snýr seg umsamleikastuldir á netinum í revsilógini eru eingin áseting sum ger tað ólógligt at stjala samleikan hjá øðrum á netinum hetta merkir at tað er ikki revsuvert at geva seg út sum onkur ávísir persónur á sosialum miðlum ella á øðrum plattuformim á netinum og appim og so framvegis hetta kann vera við til at útstilla persónar og skapa órógv og onnur óhugalig viðurskifti fyri tann hvør samleiki verður stolin og skeivt útsellaður tí seti hendan spurningin til løgmann sum umsitir revsilógina og spyrji um løgmaður heldur at revsilógina eigur verða broytt soleiðis at samleika á suldir á netinum verður revsiverndur sjálvstæris um ja er nøkrur ætlanir at gera neyðugar lógarbroytingar og um nei hví so takk fyri
ja so er tað løgmaður ger so væl
ja takk harra formaður ein áhugaverdur spurningur sum eg ka ma siga komin tíðliga í forlopinum kanska eisini út frá tí sum hendir kring okkum til spurningu eitt kann eg svara at vit hava seinastu árini tíðin hoyrt um tilborð um samleikastuldir á netinum í okkara grannalondum tíbetur tikið samleikan stuldur ikki enn at vera ein stórur trupulleiki í føroyum møguliga tí at føroyska samfelagið so lítið og so gjøgnumskykt tað er tó vandi fyri at føroyskar vangamyndir og samleikar kunnu verða misnýttir í øðrum londum samleikastuldurin ikki í sær sjálvum ólógligur sambært revsilógini men um samleiksdurin verður brúktur til at fremja brotsverk høvdu brotsverkini tó verið fevnd av ymiskum ásetingum í revsilógini eitt nú hundrað grein hundrað og einoghálvfjerðs um skjalafalsan og grein tvey hundrað og trýogtrýss um ólógligan atgongd til kunningarskipan og grein tvey hunra og sesog frn um stuldur og grein trev í nýgja rn um fíggjarsviku og sovíðari til spurning tveyogtrý kann eg upplýsa at løgmanskrivstan er vitandi um at danski løgmálaráðharinum arbeiðir við at gera lógaruppskot um hendan her samleikastuldurin og hevur enntó ikki sett nakað arbeiði í verk men fylgir hesum tætt og hvat hendir á økinum og kemur so eisini at fylgja teg upp um tað tykist at blíva ein trupulleiki hetta her við at misbrúka kann mann siga samleikar hjá fólki er ikki nakað nýtt fyribrigdi men sjálvandi tað at tað nú gerst so lætt atkomiligt hjá øllum at stjala samleikan á netinum ger jú prolematikkin munandi størri enn hann hevur verið og tí er tað absolutt eitt øki mann eigur at hyggja nærri eftir og hyggja eftir um mann skal fáa hetta her við í tí føroysku revsilógina sum jú er um at vera liðugt umsett nú og tað síðsta verður nokk lagt niðan í heyst í løgtingið tá síðsta partin verður umsettur so hetta er afslutt nakað mann eigur at vera varugur við tí hetta her kann jú í síðsta enda kanska av tí at vit eru so tøtt í føroyum og so fá at vit hava tætt sambond við bein at verða varug við tað kanska ikki er so øgiliga aktuelt her heima hjá okkum men kann sanniliga misbrúkast úti í heimi serliga nú heimin blívur meir og meira talgildur og samansettur so verða møguleikarnar størri eisini at misbrúka føroyskar samleikar takk harra formað
so er tað onnur sum kunnu fáa orðið tað er ikki nakar sum hevur biðið um orðið so er tað hervørð pálsdóttur sum har orðið aftur ger frá
ja ikki eg vil takka løgmannin fyri svarið eg haldi at tað hevur verið so harðmilt at nú tá ið mann hevur yvirtíkt revslógina og nú hevur verið í gongd við at umseta hana í fleiri ár at mann ikki hevur arbeitt nóg nógv við at dagføra hana samstundis eisini tí tað er heilt stíkt at tað er nógv í okkara revslóg sum hevur tørv á at blíva dagført ella at blíva yvirhøvur blíva reyðsigjørteg grundin til at eg seti hendan spurningin og til tí at eg havi sett meg nokk so væl enn í máli er tí at eg havi verið í samband við fólk í føroyum sum hava upplivað at teirra identitetið ella samleiki verður brúktur á netinum og verður brúktur til at seta seg í samband við onnur sum tey kenna og tá tey hava vendt sær til politiið so hava tey ikki kunnað gjørt nakað og tá tey hava vendt sær til facebook so hava tey eisini fingið avslað hapant at tað ikki er nakað sum skaffstíðir seg fram og tí haldi eg at hóast tað kanska eru fáir ella fá dømi um hetta er føroyum so er tað absolutt nakað við tey at arbeiða við tí at tað kann útbreiða seg og tað eru fólk í føroyum í dag sum uppliva hetta í sínum privata lívi
maður
ja takkar formaður sum eg nevndi í mínum fyrstu fyrra umfari so er tað soleðis ella sø hegur hvussu eg verðið sagt at hetta e ikki serligu broytt men nú nevnist spyrjarin at hon kennir dømir um at tað eg komi fyri so skjótt sum tað blívur misbrúkt so er tað revsivert men sjálvandi er tað tað at onkur tekur eina mynd sum tú sjálv hevur lagt út ella sjálvur hevur lagt út á netið og ja og flagga við henni onkrustaðnis uttan at tað ger mein og ikki er kann koma undir misbrúk so er tað nokk ikki revsivert sog tað er tann heimildin sum manglar í verandi revsilóg og ja tað evur veið itt røgt arbeiði at umsett ellaa føroyska revsilógini alla sum hon er men nú er við at koma á mál og tað hevur eisiniviria boðað frá og har eru longu gjørdar nakrar dagføringar men dreingin ivi um at tá hevsilógin endaliga verður føroyska og vit skulu fáa dagførtanna so verður neyðugt at gera nakrar dagføringar og tær skulu allartíðina gerast og hetta vildu vera í eitt upplagt høvi og serliga um seg er at tað vísir seg at tað blívur meira meira útbroytt eisini í føroyum at samleikar vera tignir av netinum og síðani verða brúktir ella misbrúktir tað er úr tað sum mann roynir at forða fyri í okkara grannalondum og danskiløgmálaráðurin er jú farin í gongd við tað arbeiði nú so tað er nakað mann eigur at fylgja upp
takk harar formaður ja takk so er tað tað síðsta umfarið nú er tað hervør polsdóttur aftur sum fær orðiðger so væl
takk ja tað er nevniliga soleiðis at í donsku revsluni verður hetta nú koma tíðina revsið gjørt og tað vísir kanska eitt sindur av tæl eg blívi tikið serliga álvara av donsku politisku skipanini aftaná tí er danskir politikarar sum hava upplivað at onkur verður stjólið teirra samleika á netinum og gjørt profilar á deytingappum og so víðari at tað er tá at tað hevur verið tikið álvara og eg haldi at vit hava ein møguleika í føroyum at gera nakað við tað áðrenn tað er alt ov nógv sum uppliva at teirra samleiki verður stjolin eg haldi eisini at tað er óheppið vissu tað skal vera ókey at tú gert ein facebook profil til dømis har tú brúkar mynd og navn hjá einum bestemtum persóni og tú kanst einki gera við tað fyrr enn viðkomandi sum í djós profilin ger okkurt annað revsi vert eisini tí at tað kann vera brúkt til at fremja at skriva keðilig boð til tann persóni sum hvørt samleiki verður stjólin ella til familjuna hjá viðkomandi ið haldi at vit eiga at forða tí áðrenn tað útbreiðir seg í føroyum takk fyri
ja so er tað so er hesin spurningurin svaraður avgreiddur og vit koma til tann sætta spurningin og hann er eisini til løgmann tað er høgni hoydal sum fer at spyrja viðvíkjandi uttanríkispolitiska strategi hjá føroyum viðvíkjandi uttanríkispolitiskar strategi hjá føroyum ger so væl høgni hoydalu
ja harra formaður eg kann byrja við at siga at tað var sum at hoyra áólavrekmállin sínum tí tá ið eg hoyrdi helhendrikold í áðni men hesin spurningur snýr seg um nakað tað sama í vikuni eg haldi tað var fyrradagin tá kunngjørdi danska stjørnunum eina sonevnda nýggja uttanríkispolitiska og trygdarpolitska strategi sum eisini skuldi vera fyri tann sonevnda ríkisfelagsskapi og har var sagt at danska ríkið ska stýrið eftir at fremja donsk virðir danska vælferð og danskan siggleika fyrst og fremst saman við es og nato og at var berjast við fólkaræði út í heimi saman við kanska erudegan og eisini nú katar ella hvussu er tað og mast tú brúka bæði hernara politisku handilspolitisktiltøk føroyar eru eit av teimum londunum sum hava verið harðast rakt av handilspolitskum tiltøkum frá danmark og es tá vit vóru boykeitta í eitt heilt ár upp á okkara fremstu útflutning einki land í heiminum sjálvt ikki suðurafrika ella russlandhað var út fyri nøkrum líknandi men hesin er hesin er viðið partur av ljóðar tað sum tey dagnir tosa teir siga eftir il senda fleiri vápn til føroya glabbeintir danskir klokkar skulu samtykkja tað og tí fari egat spyrja løgman hesar spurningarnar her heldur løgmaður at føroyar o danmark hava felags uttanríkis og harnaðarpolitikk og somu strategi o okkara viðurskiftum og samskifti við onnur lond og altjóða felagsskapur í øðrum lagi er løgmaður samdur við teirri strategi og teimum útmældin sum danska stjórninum hevur lagt fram um uttanríkisogtrygdarpolitikk tann einogtretinda januar í ár og hevur landsstýrið veripið í at gera hana í triðja lagi er løgmaður samdur ið eit høvuðsmálini í uttanríkishevnararpolitikkinum hjá tí sonevnda danska ríkinum sum løgmaður sigur okkum vera partur av er at soddan fremma við besti dansku interessur yvinverdin utin fastir holdupunktir utnýt compastar paiir troðfast muti vórðið danskir var dagar fárið við vild og at hetta skal gerast millum annað við handilspolitiskum tiltøkum mtmóti øðrum londum saman við es er løgmaður samdur við tí í fjóra lagi er løgmaður samdur vi at danskir flokkar skulu gera nýggjar avtalur um at seta hernaður útgerð upp í føroyum og í fimta lagi hvørja strategi hevur landsstýrið egentiligani í uttanríkispolitikki
ja takk so er tað løgmaður ger so væl
ja takk harra formaður eg eri sannførdur um at høgni hoydal aftaná sítti drúgva politiska virki í mong ár eftir hondini veit at uttanríkis og trygdarmál formiliga eru felags mál sum ríkismyndugleikarnir umsita gjøgnum ríkisfelóasskapin eru føroyar partur av verjusamgonguni nato og tá ið umræður trygd og verju hava øll okkara grannalond somu grundleggjandi áðamál eisini føroyar og danmark men í ávísum uttanríkispolitiskum málum hava føroyar og danmark ikki som áhugamál og hesin er eisini rúmfyri í samstarvinum við danmark til dømis í handilspolitikki og fiski samstarvi har føroyar og es danmark eru hvør sín sáttmálapartur til næsta spurning landsstýrið hevur ikki verið upp í at gera donsk strattegiin um uttanríkistrygdarapolitikk sum varð gjørd almenn í vikuni til triðja spurning eg havi ikki viðmerkingar til ítøkiligu orðingarnar í nýggju ætlanini hjá donsku stjórnini tá ið umræður handilspolitikk eru føroyar og egs danmark ikki sami sáttmálapartur og tí hava danmark es og føroyar ikki altíð somu áhugamálum fjórða spurning tað er ein grundleggjandi meginregla í heimastýrislógini um at gjald og vald fylgjast og hetta hevur við sær at tað eru danska stjórnin sum ber tær útreiðslurnar ið eru í sambandi við hernaðarútgerð men vit í landsstýrinum vilja hava innlit í og ávirkan á øll uttanríkis og trygdarpolitiskmál sum eru viðkomandi føroyar og her er jú tað nýggja gleðiliga hent at vit hava sett eitt samstarvs ráð á stovn har vit koma at viðgera slík viðurskiftir í framtíðini og hetta málið sum vit hava viðgjørt fyrr í dag um radaran er eitt dømi um at tað er vit her heima í føroyum sum sleppa at taka eina avgerð um um hann verður setr upp ella ikki og tað er eitt av teimum dømunum sum eru komið burtur úr ítøkiliga hesum samstarvsráðnum kann mann siga ella teim nýggju tíðini í ríkisfelaskapinu tá tað kemur til trygdar og verjupolitikk tí tað eru føroyski myndugleikarr sum taka avgerðirnar og møgulig útgerð í føroyskum øki ella føroyskar jørð kan setast upp og til tann síðsta spurningin nú er tíðin við at fara formaður líta síðsta spurningin viskjivági loyvi ja takk til fimtan spurningin føroyar skulu vera ein virkin og álítandi samstarvspartur í millumtjóða høpi sum ein partur av heimssamfelagnum hava føroyar møguleikar at troyta og og troyta og rættindi at brúka men eisini skyldur at halda og ábyrgda lytta í felag við heimsins tjóðum tað er altíð føroysk áhugamál sum er stýrandi fyri uttanríkiskós okkara
eikað ja takk fyri so er tað onnur sum kunnu fáa orðið jakop vestergaard ger so væl
takk fyri harra formaður tá ið mann hoyrir danskar politikarar umrøða trygdarmál so í øllum førum fyri mær er tað øgiliga langt burtur frá tí sum sum eg haldi føroyar hevur brúk fyri og tí er føroyar dámar hvør sítt og tá ið tær fígginda myndir sum verða málaðar upp sum danir hava síggi g ikki fyri mær at at okur hava viðvíkjandi skyldum so er tað bara sjálvstøðug at tjóðir sum hav skyldir í heiminum og tí hava føroyar ongar skyldir fyri sovítt takk fyri hara formað
og billijustinussen fær eisini eina viðmerking gjørt
takk fyri harra formaður eg skilji væl at tjóðveldi við sínum politikki ikki góðtekur ta støðuna sum vit eru í í ríkisfelagsskapinum men tað merkir ikki at tað ikki er galdandi fyri tað um tjóðveldið ikki góðtek vit hava á løgtingi gjørt nakar samtyktir og tann seinasta varð gjørd í tvey túsund og fýra fimm hvar ið vit samtyktu hvussu hvussu hesi tingini verða skipaði hvar hvar ið løgtingið hevur samtykt enn einaferð at tað eru danir sum sita fyri hesum viðurskiftunum og tað eru tær treytirnar vit liva undir í dag og tað er tað vit mugu fyrihalda okkum til og so leingi sum føroya fólk hevur avgjørt demokratiskt at tað skal vera soleiðis so kann sjálvt tað at tjóðveldið ikki akseptera tað ikki verða nóg gott og berandi tað má ein demokratisk fólkaræðislig avgerð til at broyta eina dmokratiska ræðisliga
ja so er tað høgni heitar sum fær orðið
gersvælharra formaður ja hvat er fólkaræðið eg hefti meg við av tí teirri sonevndu donsku uttanríkispolitisku strategiini sum søgdu tey at man skuld berjast fyri donsk virðir har ímillum var fólkaræði og sjálvsavgerðarrættir tjóðana teir siga einki til dømis tat ukraeinska fólkið skal tvingast til at gera nakað uttan at hava samtykt tað sjálvt og bilistinusen tosar um at føroyafólk úr samtykt nei føroyafólk hevur ongantíð samtykt at valdið liggur í danmark eii heldur at danir kunnu seta hernara útgerð upp í føroyum ella nakað líknandi tú føroyafólk ongantíð samtykt føroyafólk er bara eina ferð spurt og tað var nítjan hunrað og seksogfjøruti og tey søgdu nei tey vildu verða sjálvstøðug tað er tann faktuelli veruleikin so hoyra vit hettaher ja men veruleikin er hevði mann sagt á sama hátt har mar brúkt somu grundgevingar sum harra biljustinussen brúkar nú so høvdu vit sagt jam vit kunnikki hva føroykt mál í føroyum tí veruleikin er at tað er danskt vit kunnu ikki hava føroyskt virskimark tí veruleikin er á danmark bestemmar øll framstigin er hend tá ið vit hava sagt at vit taka sjálvi ábyrgdina og fremja sjálvi okkara mál til svarið hjá løgmanni so var tað ikki so undraði tað meg ikki tað verður stl kki førdur nakar føroyskur utanvirkispolitikkur tit kunu bara a taka ta dømi sa jakun vestergaard kom inn á spakuliga nú tá ið eyt tey fyrstu tiltøkini í verk móti russlandi orsakað at teirri táverandi ukrainakreppuni aftaná á kremhertøkuna í tvey túsund og fjúrtan tá tók danmarka avgerð um at seta tiltøk í verk móti russlandi sum er settiki ragt í danmark ikki upp á nakran máta útflytið bæði bæði vápn og møplar og bilar og hvat nú útflytan di russlands men tað hevði ragt føroyar við meirenna helvt enna okar útflutningi vissi í russland hevði valt at koyrt somu tiltøk móti føroyum sumtey gjørdu móti danmark so tað var bara orsakað av at russland sá at føroyar hava ikki ført sama uttaníkspolitikksum danmark at vit ikki blivu boykotaðir ú russlandi eisini annars høvduhvd verið á hesunum tað eiga tingfólk at skriva skriva undir í løtuni samtykki mann eisini tiltøk móti russlandi og ja eg eri samdur á russlandi hevu hann argratión men tað uttan iva hin partin eisini men tey tiltøkini kunnu afturraka føroyskan útflutning og hvar eru føroyar ongastaðni tí at tað eru áhugamálini hjá danmark og teir siga so greitt og tað eru danskur interessur dansk vælferd á dansk erversliv sum teirra uttanvigspolitikkur snýr seg um og tað vøvdu aldrin samtykt nøkur tiltøk sum høvdu rakt teir á sama hátt sum tað rakar okkum og tað er tí eg spyrji eru vit partur av hesum her ella eru vit ikki og løgmaður sigur vit eru íta tað undrar meg álmikið
so er tað løgmaður fjórðfal
ja takk harra formaður nú fá eg líka rætt høgna hoydal í tí síðsta setningina segði eg havi ikki sagt at vit er ein partur av tí eg havi sagt vit hava ikki verið við í tí vit hava ikki góðtikið tað og vit hava ikki verið ein partur av orðadag heldur tá tað kemur til verju og trygdarmál tað er felags málsøki og tað veit høgni hoydal eisini væl so fór mann eisini aftur til seksogfjøruti aftur hesu ferð men høgni hoydal og tjóðveldið fyri sovig hevur í mongum umførum havt møguleikan og sitið í landsins stjórn og hevur havt møguleikan at havt nýggjar fólkaatkvøður tað er tann vegin mann eigur at fara vist mann ikki ynskir núverandi ríkisrættarligu støðu tað er ikki her at vit skulu loysa tað málið vist mann ynskir ein fólkaatkvøðu tað er at fáa ein meiriluta politiskt her fyrr ennum nýggjari fólkaatkvøðu og tað evur so ikki hepnast hjá høgna hoydal higartil tá tað kemur til handilspolitikk og uttanrikispolitikk annars fiskiveðisamráðingar so veit eg at siga tað ati ja hesir flokkarnir sum nú situ samgongu í tvey túsund og ja tá iðtiltøkið vórðu gjørd ímótirrusslandi sum so slegði aftur tá var tað hesir flokkarnir sum valdu ikki at fylgja tí samtyktini fara kanska beinleiðis ímóti henni við at fara og gera eina avtalu við atrussland nú skuldi blíva nýggjur marknaður og tað var kanska ein stór hjálp til tað nýggja makrelævintýrið sum eisini eg vil siga ja hendan samgongan tóasto javnaðarflokkurin at byrja við ein partur av tí samgongu sum startaði ta stríðið stóð á oddafyri ímótir danmark es sum henda samgongan eisini vir hjálp frá javnaðarflokkinupprunaliga stóð á odda fyri so at siga t tað at vit í einum ov øllum fylgja donsku kósini tað veit høgni hoydal er ikki satt í øllum førum ikki tá ið hesir flokkarnir som nú sita við valdu sita við valdið
ja takk so er eitt umfar afturat høgni hoydal fyrst ger so væl
jú harra formaður tað sum tit hava gjørt hendan samgongan hevur gjørt ella landsstýrið hevur gjørt kanska burtur sær frá onkrum sum ikki er har nú tað er í einum av øllum at fylgja teimum donsku boðunum í einum øllum løgmaður hevur ikki mótmælt at danir uttan at spyrja okkum eftir gjørdi avtalur við nato og usa um at seta ein hernaðarradar upp í føroyum tað er løgmaður ikki mótmælt hann er bara sagt fínasta at hann segði tað segði tað fyrr her í dag taki eg fult undir við er tað fólkaræðið og skuldu vitikki v skuldu ikki viðgera eitt sindur vaksið í heiminum í dag tær spentu støðurnar sum eru í heiminum tær eru ikki bara eitt stríð ímillum tey sonevndu demokratisku londini og tey ódemokratisku londini bara sum eitt dømi so vir turkað land ein tann størstu limurin í nátun bróta tey ikki mannarættindini hvønn dag er tað at stríðast fyri demograti og mannarættindim er tað tað og var tað demokratiskt og at virða sjálvsavgjaratjóðinna tá ið danmark saman við es danmark í formastólunum samtykti at boykotta tann føroyska fiskaútflutningin tavil siga væl meir enn helvtina av okkara útflutningum væl meira enn tað sjálvt suðurarfrika russland iran havi ongantíð verið rakt av slíkum handilstiltøkum tað samtykti danmark ímóti føroyum og eg havti heldur verið stómand ímóti tí og eg eg havi mínar teoriur um hví tað var tað var so ikki orsakað undir brotligheit og sambandspolitikki og tí stóð mann ímóti tí men í dag hevur danmark lagt tað fram eitt uppskot ella víð hesi vikuni sum sigur at vit skuldu framvegis brúka handilstiltøk fyri at fremja tær sokallaðu donsku interessurnar tað var siga skuldi ta hent aftur so kann danmark gerast akkrát ta saman umaftur og tí snýras tað seg um ætla at vit at hava eina sjálvstøðuga uttanríkispolitiska og verjupolitiska strategi tí tað sum danmark ger er ikki í áhugamálunum hjá okkum hvørki handilspoitisk fiskivinupolitskt og heldur ikki hernaðarligt tað passar ikki at danmark verja
føroyar danmarkur hevur ongantíð vart føroyar sig bara bretland sum ger tað tað vita vit tíðin er farin og tað er seinasta orðið fyri løgmaður bára sandhildsen
ja takk harra formaður nú nú leyp høgni hoydal á og sigða sambandsflokkurin hevur ikki og sambandsflokkurin hevur ongantíð valt sína egnu kós og so víðari men vit kunnu taka fleiri dømir a so millum annað tað hvør hevur framt yvirtøkurnar í føroyum tað er so ikki í tjóðveldi eg haldi tað og javnaðarflokkuri varð nummar eitt við teimum flestu og síðani kom sambandi við teimum næstu flestu og fólkaflokkurin er nokk nummar trý so haldi eg tjóðveldið var nummar fýra og tá tað kemur til makrelstríðið altso hvør stóð á odda tá fyri tí samgonguni tað var sambandsflokkurin sum hevði løgmann og sambandsflokkurin stóð eisini á odda og hevði uttanríkismál tá ið mann fór avstingaran yvir til russlands fyri at rædda føroyska útflutninginum var tað at fylgja donskum interessum nei tað var at fylgja føroyskum áhugamálum ág ongum øðrum og tað stóð sambandsflokkurin á odda fyri so at undirgera tað at mann alla tíðina fylgir donsku stjórni og so víðari at mann hevur eina støðu tá tað kemur til at mann er partur av vesturheiminum er væl ikki nakað undarligt í øllumførm ikki mínari verð eg havi eina púra greiða støðu ja eg haldi vit eru ein partur av tí vesturlendsku mentanina og vesturlendsku demokratinum tí vesturlendsku virðunum og sovíðari eg veit væl at tað er eisini nøkur skør í tá tað kemur til ávís lond sum eru partur av nato ogsovíðari sum seinni eru farin burtur frá teimum virðunum sum vita í vesturheiminum annars ganga fult og heilt innfyri tað er so ein heilt onnur søk men at blanda tað upp í tað orðaskiftið sum nú koyrir millumboykott og handilssáttmálar og uttanríkspolitikk og sovíðari tað haldi eg ikki ordiligan er er upp á sít pláss men tá tað kemur til uttanrítkispolitikkin hjá føroyum so er hann púra greiður tað verður til ein g hvørja tíð føroysk áhugamál vit arbeiða fyri takk harra formaður
ja takk so er hasin spurningurin avgreiddur næsti spurningur tann sjendi røðini hann er eisini til løgmann bárastein nielsen mann er viðvíkjandi heimild at seta nei jú orsaka hermanarútgerð upp í føroyum og spyrjarin er eisini høgni hoydal ger so væl løgn hoydal
harra formaður hetta snýr seg meira ítøkiliga um orðaskifti um at seta hernaar útgerð upp í føroyum ein hernaðar radara og løgmaður og landsstýrismaðurin íuttanríks o mentamálunum hava feriatferð ført fram at hvørki føroya fólk ella løgtingið sum løgting skuldu samtykkja ella geva heimil tum ett annað land ella onnur lond kunnu seta hernaðarútgerð upp í føroyum heldur ætlan landsstýrið at eina avtala um at seta hernaraútgerð upp í føroyum skal fremjast eftir eina ráðførslu í uttanlandsnevndini løgtingið hevur ongantíð samtykt gjørt nakað lóg ella á annan hátt givið nakra heimild til at hernaðarútgerð kann setast upp í føroyum tvørturímóti og til upplýsing fyri partar av fólkaflokkinum ikki jakuv vestegar hann veit tað men kristan andreasen som var altso fólkaflokkurin sum legði tar fyrstu hernaðarsamtyktirna fram í tinginum holgun djurhuus har tað var púra greitt at føroyingar taka ikki lut í stríði stórvaldana millum og skuldu ikki hava hernarítgerð í føroyum tí verðu løgmaður spurdir um við hvørjari heimild landsstýrið ætlar at gera og fremja eina slíka avtal hvør hvørj heimild er í føroyskari lóg og føroyskari at gera slíkt til dømis kann ein landstýrismaður gera avtalu um at seta kanónir upp í føroyum at lova danmark ella bretlandi ella usa ella russlan at gera tað bara við at fara utanandsnevndina so hetta snýr seg um tað demokratiska grundarlagið hvør er tað sum ræður ið gevur heimildir til tað sum landsstýrisfólk kunnu gera í føroyum so spurningarnir eru við heimildir hvørjari løgtingslóg ella aðrari samtykt kann ein landsstýrismaður bert vyri eini ráðførtu uttanandsnevndini gera avtalur við eitt annað land um at seta hernaðrar uppgerð upp í føroyum í øðrum lagi heldur løgmaður et ein landsstýrismaður hevur heim tit at gera avtalur við til dømis danmark nato ella russland um at seta upp til dømis kanónir ella kjarnaorskomusil í føroyum bara eftir einari ráðførslu í uttanlandsnevndini og í triðja lagi heldur løgmaður at talan er um fólkaræði í føroyum um slíkt verður gjørt
ja takk so fyri løgmaður orðið ger so væl
ja takk harra formaður ja eg sambært heimastýrislógini so eru trygdar og verjumál felags mál tað vænti eg eisini høgna hoydal veit væl sum verður umsitin av ríkismyndugleikunum trygdar og verjumál kunnu eftir greina eitt í yvirtøkulógini ikki yvirtakast tavil siga tey eru verandi felagsmál men tað er full semja millum donsku stjórnu og landsstýrið um at landsstýrið skal hava innlit í og ávirkan á allar tilgongdir um mál uttanríkis og trygdarpolitiskum slag sum eru viðkomandi fyri føroyar tí hava vit eisini sett á stovn tað nýggja samstarvsráðið sum skal tryggja okkum hesa ávirkan og fyrsti fundurin í samstarvshavnum han verður altso í føroyum í juni mánað í summar og tað er hetta er eitt nýbrot í ríðisferasskapinum har ið vit koma at viðgerð hes málini í felag donsku verjumyndugleikarnir hava meira enn einaferð sagt at ætlaði raddarin verður einans settur upp um undirtøku er fyrití her heima í føroyum í hesum sambandi hava teir vent sær til landsstýrið sambært stýrisskipanalógini umboðar landsstýrið føroysku myndugleikarnar mótvegis ríkismyndugleikunum sambært grein einoghálvtrýss stykki eitt í stýrisskipanini er tó eisini ásett at landsstýrið skal ráðføra seg við uttanlandsnevndina í sambandi við samráðingar við ríkismyndugleikarnar av stórum týdningi fyri viðurskiftini føroya og danmarkar ímillum og hetta er so ásett í grein fýraoghálvtrýss stykki tvey men sum eg segði í áðni so er tað sjálvandi soleiðis at vit eru nú ein inngrógvin partur í uttanríkistrygdargverjupolitikki og tí er tað eisini up á sett pláss at vit yvirskipa umrøðusviðurskiftini á løgtingi svar til spurning tveyogtrý sum nevnt eru trygdar og verjumál felags mál sum vórða umsitin av kismyndugleikunum og landsstýrið kann tí ikki gera avtalur á trygdar og verjuøkinum við onnur lond um uppsetan av vápnum í føroyum um ríkismynduleikarnir ynskja at seta vápn upp í føroyum so høvdu teir vent sær til landsstýrið fyrst og landsstýrið hevði síðan tikið støðu til
er víðari skuldi farast fram eins og stýrisskipanarlógin ásetir tíðin er farin pakkar um har so eru aðrar ringmenn sum fáa orðir tað fyrsti er beinta løgu jacobsen
ger su væltakk fyri harra formaður eg hugsaði at eg spyrja løgmann nú hann vísir á at danir hava spurtir fyri í føroyum so hugsaði at spyrja hava løgmaður og ella landsstýrið svarað dønum viðvíkjandi radaranum altso hava løgmaður og landsstýrið givið dønum ennaleygs svar vívíkjandi radaranum og um so er at løgmaður landsstýrið ikki enn hava svarað døminum nær kunnu danir so vænta at fáa svar frá løgmanni og landsstýri takk fyri

sum fær orðið gersu væl akfyri formaður nú veit ikki hvussu álvurligur mann skal vera við at lata vápn at vera í hondina á jenus a rana uttanríkisráðra um mann skal rættind eila seta vápn upp her og taðer í føroyum tað eg má siga at tað er tað er nokk so leyst mesileftir mínum tykki men men mær dámar ikki hesi orðingina hjá hjá løgmanni tá ðhann tosar um felagsmál tí at eg haldi tað er nógv greiðari at at vit tosa um føroysk mál yvirtikið mál ella donsk mál tí vit vita tað tað sum løgmaðður kallar felags mál tað er eitt mál har sum danir ráða fult og heilt og tí er tað skeivt at kalla tað fyri felagsmál
ja takk so tað hennisahol
pulsenor gersuvæl ja takk harra formaður allar míarni uppvegsur fra óitu av so havi eg sovið undir nøkrum antennium so vorðið her eitt absolutt bombumál undir krígginum upp í eggini vágir bleiv settir meistrar upp til at eingflúgvarar kundi navigerað eftir og tað hendi ongantíð tað vórðu annað hvønn dag týskir flúgvarar fórbí tað var ikki so mikið tað skotið er skot eftir tí en ganga tað stóðskríggið var farað afturum og nakað væl afturat eg haldi at tað er fantastiskt at vera í eini verri skipan og brúka eitt petti sum eso lítið at at radara kann standa á so snakka tað mær bombumál hvør í víði verð fer at brúka eina bombu upp á einar radara tað e ein ein mesilig av stødd við mylkablikk er ivaleyst sleppa ombat radara niður vst visti er tað man ætlað men tað er fantastiskt at vera í inni skipan far mann bara t sindur ein ein sleppur sleppur við at seta ein radara upp tatað er gott sloppi hann tekur ikki meira pláss tað er ikki ein ganga at veðrið kann liva av tí ssum sum øki økini draga seg um
eg nakk sum eina
kilsinisensum far orðið ger su væl takfyri har formaður eg eg havi ringt við at skilja logikkin hjá høgna hoydal aftan fyri hetta her við við beinleiðis demokrati tí hann vil hava beinleiðis demokrati og fólkaatkvøðu um viðurskiftir sum í í øllum øðrum londum eru beslagløgd við við trygd við trúnaði og og og hvar ið upplýsingar helst ikki skulu liggja og flóta úti í almenna rúminum tí at tað er til skaða fyri teg sjálvan men tá ið tað í seinasta samgongu kom til at gera seg inn á grundleggjandi virðisviðurskiftir og eitt stórt ynski var um at tað skuldi verða koyrt til fólkaatkvøðu tá segði høgni hoydal nei tað er eingin grund til at koyra sovorðnið viðurskifti vili fólkaatkvøðu tí tað kunnu vit á einum smali smæli meiriluti á løgtingi taka avgerð um eg skilji ikki logikkin hjá høgnum hoydal
ja takk so fær spyrjarin orðið aftur ger so væl lígni hoydal
harra formaður so fingu vit eisini tað staðfest frá háttvirðda billi justinussen at hann heldur at tað at nokta nøkur fólki rættindi at liva sítt egna lív í føroyum frælst eftirteirra egnu avgerð uttan at gerast enna nakan annan tað skal eit fólkakvøðu men at annað land skal seta krígsútgerð upp í føroyum nei nei nei ni nei tað hevur einki við okkum at gera taðhevur einki tataðtaðhevureinki fólkaræði at gera tað skal fólkið ikki spyrjast um og løgtingið hevur ongantíð samtykt at eg eri ótrúliga harmur um tað søgu loysir sum vísir seg at fara fram í úttalisinum frá okkara landsstýri okkara løgmánni og fráa føroysku politikarum gjøgnum alt kalda kríggið var eg stríði um tann sum radaran sum danir settu upp á samfetti uttan at spyrja føroyingar og tað vóru allir flokkar tit kundu lesa málini sjálvi eisini sambandsflokkurin ínitjandum einogtrýss høgdu trúgvi samuelsen og lejon joensen at teir góðtóku slett ikki at mann setti nakað krígsungerð upp í føroyum tí at teir søgdu at føroya fólk og føroya løgting høvdu ongantíð samtykt tað hvørki í sokallaðum heimastýrislógum ella øðrum ambslógum og tílíkum tí tað er eit tað størsta málið sum eitt fólk kann taka støðu til skulu vit seta hernaðarútgerð upp í okkara egna landi skal onkur annar brúka okkara loftrúm okkara sjógv til síni endamál tað er ein øgiliga øgiliga stóra avgerð og tað er tí spurningur hjá mær settur heldur mann veruliga at tað kann avgreiðast við einari ráðførtu í uttanlandsnevndini har í prinsippinum fýra ella trý trý fólk kunnu siga ja og soskal landstýrsin bara geras sum mann vil tí hevur einki ið fólkaræðið at gera er tað er tað demokrati eg tað fólkaræðið nei tað er tað ikki tað haldi eg vit kunnu vera samd um og tí havia sagt sum minstamark og vit hava okkara greiður støðu til hvat mann ger við ein radara og vit sjálvur taka ábyrgd sjálvi men sum máttað sum minstamark leggjast fyri tingi sot er ein lógarheimild til tað og løgmaður hevur enn ikki svar upp á hvør er lógarheimildn hann vísir til heimastýrslógina tað var hvussu sambansflokui ikki samdur í fram til tennadag tað var hann ikki
men tað er løgmaður ovarsamdur í nú og tá hevur mann altso verið og lagt seg niður á grønla og eg sigi bara reisu tykkum endiliga nú tað er vinarbesta nú er tað løgmaður sum fer á lívsferðsval
ja takkharra formaður høgni hoydal brúkar altíð at her øll hini eru søguleisingar uttan hann og so agumentera út frá tí at eingin kennir søgun uttan løgnum hoydal men í hesum førinum er so heldigur at eg kenni søgurna rýmiliga væl tá tað kemur til søguna hjá ja føroya søgu og tá tað kemur eisini til sambandssøguna og eg giti etta uppskotið sum høgniheita sipaði til her hjá trúgva samuelsen er tað uppskotið sum eg nú fari at lesa upp her við loyvi
hann er formannin um ikki er serligur har ið minnilutin tryggur saman sum setir fram hettar uppskot til samtyktar føroya løgting mótmælir at hermenn verða knýttir at sondføllis ella oyðistøðini og nokta fyri at krígsútgið verður goymd ella nýtt á føroyskum land ella sjóøki tó undantikin tí ið er neyðugt fyri at røkja sjóvegina fiskaríinspektiónina hetta bleiv so samtyktkt av leiktingi einmælt so hetta er premissini um at tað er altíð søgan hjá høgnastuna rætta hon er ikki altíð røtt men eg skal ikki handfekta høgni hann kennir væl søguna og serliga stríðir móti loysing ella fyri loysingini og so víðari men hetta málið her um hvør heimildin er og so víðari har vísti eg púra greitt á at heimildin liggur í hjá felagsmyndugleikunum hjá donskum myndugleikum men tann nýggja nýggja tíðin í ríkisfelagsskapinum er nú tann at ja nú verða føroyingar tiknir við og føroyingar skulu nú siga ja ella nei og tað er heilt nýtt tað havi eg púra greitt svar uppá og beinta løðu jakobsen orsaka hon spurdi um nær hava vit svarað og nær eg kann siga nei vit hava ikki svarað tí málið liggur í uttanlandsnevndini og vit bíða eftir svarið og ikki fyrr enn tað svarið gangi út frá kemur við landsstýrismaðurin geva nakað svar heldur til danskar myndugleikar og danskir myndugleikar hava mær vitandi gott tol eg haldi ikki at nøkur tíðarfreist er sett á nær ið teir skulu hava hetta svarið men sjálvandi haldi eg ikki at tað sømis hjá okkum at liggja alt ov leingi á einum slíkum svari takkara formaður takk so er tað spriðað næstursbróðrið gjørdist væl eina ídæl
harra formaður í fyrsta umfær gleðiltat meg at løgmaður eisini fór aftur í nøkrum teimum gomlu skjølunum men tað harmar meg at hann ikki las alt skjalið tí at tað sum bleiv samtykt tá í nítjan hundrað og einogtrýss og taðva eitt uppskot hjá hákunu djurhuus formannin í fólkafloksins tað var aftan á nevndar viðgerð uppskoti hjá hákonu djurhuus og tað var at mann skuldi slett ikki hava nakra hernara útgerð í føroyum og upprunauppskotim segði at føroyar skulu ikki brúkast og fara inn í eitt stórvalda kríggj tí at føroyar stóðu seg best við at vera uttanveltað tað óast tað var støðan hjá øllum flokkum eisini sambandsflokkinum tað var tað sum varð samtykt bara so er tað bara rætta so kann løgmaður siga men hvat er hent síðani ja tað er so ongantíð givið nøkur heimild rá løgtinginum tað er ongantíð givið nøkur heimild frá føroya fólki til at ein landsstýrismaður sum kann vera ein og hvør løgmaður kann ú skifta jensa rana út í morgin við meg ella við við orna skóli er tað so vit sum kunnu fara niður tl danmarka at gera avtalalr um at seta útgerð upp í føroyum bara við at spyrja uttanlansnevndina sum minsta mark má tað finnast ein lógarheimild og ein heimild frá løgtinginum til at føroyski politikarar yvirhøvur kunnu samráðast um at seta krígsútgerur upp í føroyum tað má vera minsta mark í eium fólkaræði eitt minsta mark í einum tingræði og tað er har vtað er har spurningur snýr seg um og eg skilji ikki hví mann ikki ger tað tí at vistu ta er rætt sum haldi at at kristjan andreasen ella hennrik old s segdu hennik old segði tað her í dag at at tit stórur meirilutin fyri tí í tinginum at vit skulu bara lata dømir upp í hendur at seta krígslíkiúp føroyum som brúka okkum at selja okkum til til til aðrar tjóðir jamen so so er tað tað og bara fyri at minna tingið á harra formaður danmark hevur altso ongantíð vart føroyar teir hava hvørja ferð selt okkum klokkan annan og brúkt føroyar sum eitt kort til at spara sínar egnu ver útreiðslur hetta veit landstýrismaðui í uttanríkismálnum betur en nakar annar tí hann hevur fingið eina frágreiðin frá landsstýrinum sum
vissir tað hvussu nógvar milliardir spara teir eg haldi at tað vóru sjeyogfýrs ja takk og bara uppá eg bara uppá trettan ár so fyrr løgmaður vóru aftur ger so væl bara send hesin
ja takk harra formaður mann blíivr við at fasthalda tað at jamen hvar er heimildin altso eg kann endurtaka tað at tá tað kemur til verju ogtrygdarpolitikk so er tað eitt felags málsøki og sambært yvirtøkulógini í tvey túsund og fýra fimm ar tað tá bleiv eisini samtykt at hesi málini í málsøkini kunnu ikki yvirtakast tí tað merkir tað sama sum a vit taka okkum úr ríkinum og tað málið hevur høgni arbeitt høgni hoydal orsaka arbeitt við alt sítt politiska virki og enn er hann so ikki komin á mál men tað er tann vegin mann má arbeiða harra høgni hoydal um tað er ynski so støðan er púra greið í løtuni at vit eru í einum ríkisfelagsskapi har ið trygdar og verjumál eftir yvirtøkulógini ikki kunnu yvirtakast ergu tey eru umsitin á donskum myndugleikum men tann nýggja í ríkisfelagskapirum er tað at nú erða føroyingar spurdir eftir og skulu taka støðu og tað er ta støðuna vit sita í nú og tað er tað málið sum hevur verið til viðgerðar ja í dag í fleiri spurningum í fleiri umførum í dag og tað liggur í uttanlandsnevndini í løtuni til viðgerðar og har kemur so eitt svar til landsstýrismann og sambært stýrðisskipanalógini er tað eisini ásett at tað er landsstýrið um altso umboðar altso í sambært trýðisimánlalógini umboðar landsstýrið føroysku myndugleikararnar mótvegis ríkismyndugleikunum so tá tað kemur til ríkismál so er tað landsstýrið sum umboðar føroyska myndugleikan so eg dugi ikki at síggja hvar ið avbjóðingin sambært heimildunum sum høgni hoydal royn sæt upp her liggja tí í veruleikanum eru verju trygdarmál eitt danskt málsøki fyri at fylgja retarikkinum hjá pálla reynatúgvu meðan og sambært stýrðisskiparlógini so umboðar landsstýrið føroysku myndugleikarnar mótvegis ríkismyndugleikunum so tað er so tað sum liggur í hesum málinum men vit bíða enn eftir einum svari frá uttanlansnevndini og tá tað svarið fyriliggur verður so støða tikin til hvussu víða
hvat veðurfarið fram málinum takk harar formaður ja takk so var hasin munni fyrispurningurin svaraður og næsti spurningurin er til árna skoli landstýrsmannin í fiskivinnumálum og hann er viðvíkjandi upsa og svart kalvwi spyrjari er jóanes joensen ger so væl orsaka tað er vítjandi minst løn til sáv fiskimennja

takk fyri harra formaður ja hetta er ein munnligur fyrispurningur til landsstýrismannin í fiskivinumálum árnas skoli og minstløn hjá fiskimonnum spurningur ljóðar soleiðis heldur landstýrismaðurin at minsta lønin á umleið elliv hundrað krónur um dagin er nøktandi ætlar landsstýrismaðurin at samstarva við stýrið hjá trygdargrunnunum um at broyta støðuna nummar trý er vandi fyri at sjófólk missa hugin til sjógvin tá inntøkan er størri á landi ummar fýra er talið av útlendskum fiskifólkum økt í føroysku fiskivinnuni í viðmerkin kann nevna ein av stóru avbjóðingunum innan ávísar skipabólkar í fiskivinnuni er ótryggleikin í inntøkugundarglagnum hjá føroyskum fiskifólki sum flest onnur hava fólkini umborð hesum skipinum húsarhald familjuhúslág tí er neyðugt at hava eina trygga inntøku ótryggleikin í inntøkugrundarlagnum ger at fleiri og fleiri leggjast upp á land at arbeiða har lønin samanborið við hesar skipabólkar er hægri og tryggari í onkrum førum koma útlendingar í vinnuna teir taka forvunna peningin heim til teirra land har kostnaðarstøði ofta er væl lægri enn í føroyum fortreytirnar eru tí ymiskar tí er minsta lønum ein sera góð trygd tá ið tað gongur illa í vinnuni onnur reiðarí nei onkur reiðarí hava av sínum eintingum sett mynstløn upp vit mangla tó at øll sjófólk í føroyum fáa somu sømdir tá tað kemur til minstløn trygdargrunnurin avger støði á minst lønini men hon er ikki broytt síðan tvey túsund og fjúrtan kostnaðarstøði er hækkað við fleiri prosentum síðan tá og tí er minsta lønin nógv minni verd í dag takk fyri ja takk so fær landssmaðurin í fiskivilmál orðið ornaskóli gersovæl
takk fyri spurningin heta a fyrstu ferð standi her so heta eit sindur spennandi eg fari bara at svara spurningunum heldur landstýrismaðurin í minstlønin á elli hundrað krónur um dagin er nøktandi trygdargrunnurin hann hevur til endamáls at tryggja tí einstaka fiskimanninum eina inntøkutrygd og vit hava valt at velja eitt stýri at sita fyri trygdargrunninum stýrið tað er manna bæði við umboðum fyri skipa oyðarasíðuna reiðararnar og fyri manningarsíðuna kemur stýrið til ta niðurstøðuna at ntryn ikki er nøktandi so vil eg so rokni eg við at stýrið ger eitt uppskot til broytingar til landsstýrismannin og so fái eg eta og so fari eg sjálvandi at taka tað til ekturtektar spurningur tvey ætlar landstýrismaðurin at samstarva víð stýrið um trygdargrundin um at broyta støðuna landsstýrismaðurin sum landsstýrismaður frá við ætlanir sjálvandi at viðgera virksemið hjá grunninum í síni heild saman við stýrinum eg meti ikki at eg ætli meir ella fari inn í einstøk mál sum til dømis hesa krónuásetingina sum vit snakka um beint nútað er nakað sum vist tað skal broytast ma koma sum eitt uppskot frá stýrinum til landsstýrismannin so um tað er vandi fyri at sjófólk missa hugin sjálvandi er vandin til staðar men tann vandilin er til staðar í øllum vignum fyri vinnur har sum sveiggini eru stór orsakað av broytingum og tað kenna vit sjálvandi serliga væl frá fiskiskapi har sum nøgdirnar broytast og prísirnir broytast er vandins størri tó skal sigast at at hesi fólkini í fiskivinni tey vita tað tey vita at so ger at tað kemur ov fer so tað er tað so til ta
jaja takk tað eri farið væl at ti síðna su lansirsmennímá taka htað við í næstu umfarinum so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur nei orsaka tað er tað er er ørn tingfólk orsaka ger so væl eygun samulsen
takk fyri harra formaður ja eg haldi at hetta er ein sera viðkomandi spurningur at tað er her við at minstu lønin sum er eini týdningarmikil partur av inntøku mann sær inntøkutrygdini hjá hjá sjómonnum ella fiskimonnum at hon hevur staðið í stað nú í átta ár og at mann alt annað í samfelagnum broytist prísirnir hækka og og so víðari at hetta missir virðið so sjálvt um sjálvt um landsstýrismennin kanska sigur hann ikki vil blanda seg í tað sjálvt krónutalið so haldi eg mann burdi viðgjørt at hervið vit hava fingið eina javningarlóg sum mann kundi kanska viðgjørt tað um um handan har upphæddin ikki skuldi verið prísarviðgjørd hvørt ár mann kundi kanska broytt tað lógina so hon eisini umfataði tann partin tað haldi eg guds er at uttan at mann mann brýti seg inn á nakað kundi kanska tikið tann spurningin upp takk fyri

harra formaður vegna tjóðveldið so farið at at ynskja árna skoli jávandi vælkomnin á ting og til lukku við hansara fyrsta fyrstu røðu á tingsuns røðrarpalli sum landsstýrismaður h og árni skoli svaraði jú teir tað tann tað formliga rætta svarið at at stýrið fyri trygdargrunnirin er jú sett saman av pørtunum vanningarfeløginum øðrummegin og reiðar síðuni hinumegin so við einum formanni og formelt skulu teir biðja um hetta ettsindur sum alsskipanin kunnu v kunnu vit rópa tað men kortini so so haldi g ikki at tað at tað ger nakað at landsstýrismaðurin hevur eina meining um málið tí eg eri samdur við spyrjaran í at minstulønin hjá fiskimonnum er eftir hondini á eini støði sum sum als ikki er nøktandi fyri yvirhøvur at kunna hava tað endamálið hon hevur nevniliga at kunna manna skipini og at kunna standa ímóti móti bundtúrum og øðrum og og hana líkinda inntøku so landsýrsmaðun kann gott hava eina meining um tað og og komunikeratalið í stýrið so kann stýrið fara víðari harfrá
er teð hagsat edva jacobsen sum fer
hjá fær eina hægstaðarformaður er minst til henni úr altíð hava vit tosað inn um her í løgtinginum upp til fleiri ferð og hon hevur stóran týdning fyri fyri fiskivinnuna tá ið tað sum mann sigur ikki gongur væl og eg hugsi bara at hon er ikki broytt sær eina tvey túsund og fjúrtan og tað hevði verið øgiliga fáar lønir sum kundu akceptera tað at høvdu tey stað líka sær eina tvey túsund og fjúrtan viðst tey verða á vanliga arbeiðsmarkðsmarknaði so at mann sagt tað var púra óhoyrt at at mann ikki mann sigur gav eina hækkan aftaná so nógv ár so øllum fóðar so er tað gott at hava eina debatt um hetta málið tí at týdningarmikið er ein góður fyrispurningur og at mann møguliga tekur tað upp í samband við stýrið at at hvussu sær mann sigur karmurin út har og hvussu sær fíggingin út á og tolir honi hvat tol hvat fyri hækkan hevði hon tolt so at sjálvum tað er stýrið so so haldi eg at kjakið er gott vónandi lurta tær eisini og kanska kann mann líka sum taka tað prátið upp
ja takk so er tað jakovestegaard sum fær úr esin
ja takk fyri at formaður átni skálri hann hevur jú tað sama politikkin sum undanfarin hevur fiskimálaráðar á havt at tað er stýrið fyri grunnum sum kemur við teimum tilmælum og tað er jú upplagt tí stýrið er samansett av reiðarasíðuni og av manningasíðuni og tey áttu alt annað líka at vita best hvussu hesi tingini skulu skipast men tá ið tað er sagt so er minsta løninum ikki serliga stór tað eru nokk so nógvir bólkar her í høvuðsstaðnum sum tjena meira um tíman enn at minstalønin er fyri ein eitt heilt døgn takk fyri harra formaður
ja takk so fær johanus joensen orðið ftir
gersuvæl a formaður og til lukku landssmannin fyri fyrstu røðuna fist skal eg siga altso tað sum eg hugsi tað er tað at tá man er vitandi um at nógvir pengar eru í grunninum at mann heur hoyrt hundrað og hálvtrýss milliónir sum eitt eitt tal men tað veit eg ikki tað kann ikki siga kundi e husa mær at vita hvat grundgevingin fyri at mann ikki til dømis prísdaltsviðgerð veitingina ella ella mann hækkar hann so líðandi í mun til hvat ið tørvurin ella hvat hvussu umstøðurnar eru rundan um fiskivinnuna tí øll síggja tað at skipilið gjvar kay tað erikki bara tí at at eingi fiskur at fáa men tar eisini tí at mann fær ikki manningar og skal mann so hava eina fiskivinnu í føroyum við útlendskum manningum burturav á summum økium og summum skipabólkum so missa vit øgiliga nógva vitan innan fyri tey økini og so ern spurningur um um fiskivinnin hevur lív leygar innanfyi teir bólkarnar visti tað skal vera í pá handan mátan tí at so verð tað ikki føroysku fiskivinnuna so verður tað partvíst útlendsfiskivinna vit hava í føroyum so í mínari ferð so má mann hyggja eftir mannlandsmaðurin kundi farið inn og tosa við grunninu um grundgevingarnar fyri hví hví mann ikki ger nakað og so havi eg eisini hoyrt tað at fiskimenn ella fiskimannafelagiður verið frammi fleiri ferð at teir vilja hava minst til aina hækkaða men so vitu skylda up á hinar partarnar í grunninum sum hava for stóran makt siga teir og so so vevrur ter keklarí um tað men ommar so blíva teir ikki samdur um eina hækking og eg veit tað at tvey túsund og fjúrtan til í dag t tá er nógv broytt í samfelagni hjá okkum og kostnararstøðið hækkar rættiliga nógv so eg hugsi at fáa nýggj ng uung fólk inn í fiskivinnuna at rekka fski ella tríva fiskivinn ella hvussu er at vera verða við hesum fiskiskipinum sum sum kanska kann vera øgiliga svingandi tað er trupult tá tú skalt forsylgja eina familju og hava lán og annað tí tá krevur bankin at tú skal hava trygg inntøku og tað nytta iki a koma og siga tað at e eg veit ikkihvusu inntøkan hjá mær verður komandi árið
tá má mann vita nøkulunda ja takk hvat botnin er takk fyri so fer landsmaðurin við sínum orði aftur á gjørt so væl á tískáli
harra formaður eg komi ikkil hendan spurninginummar fýra so eg fær í í kundana ári svara honum eg havi ikki ítøkil í hagtøl tó í morgun havi eg fingið eitt lítið yvirlit frá frá hagstovuni tað eru forholdsvíst fleiri útlendingar við føroyskum skipum í dag men tað er bara prosent vís tí at tað samlaða talið av sjómunnum av fiskimonnum í føroyum er fallir so nógv so tey síðstu tretivu árini tað er í tali er tóðr ikki so øgiliga nógvir fleiri eftir teimum tølum sum eg havi fingið so til nakar tí sum verður ført fram eg veit ikki um spyrjarin mær dámar øguliga illa at siga at ting eru skeiv ella ella tað er ikki rætt tað sum erur sagt her frá men eg má siga tað at tá ið eg hyggi eftir hvørjir satsir hava verið galdandi síðani tvey túsund og tíggju tá ið samt løgting setti hetta á stovn við trygdakrónunum so var minsta lønin tá fimm hundrað og fimmogtretivu krónur um dagin í tvey túsund og sekstan síggja at hon er hækkað til syrkar túsund krónur tað onstan har ímillum hevur hon verið sjey hundrað krónur um dagin og í tvey túsund og átjan eru hin hækkað til ellivu hundrað krónur um dagin so at siga tað at minstalønin ikki broytt síðani tvey túsund og fjúrtan tað er beinleiðis skeivt so eg haldi at nevndin í trygdakrúnum ger eitt gott arbeiði og og tað haldi eg tey skulu hava loyvi til takk fyri
ja takk so ferði spyrjarin orðið eftir johannes joensen gjørt so væl
ður ja nú skuli eg ikki skiljast soleiðis um ain nevndin ikki var dugnalig í trygdargrunninumu m ta eg ivist ikki við tay eru men hett er bara nøkur tøl sum eg hatta ví tey túsund og firtan havi hvussu eg fingið upplýst men tú sigur nú sigur landssmaðui ítvey túsnd og átjan plag hanat regulera ja so so er hvussu er nógv styttri ímillum reguleringarnar men eg kundi hugsað mær at vita hví mann hevur regulerað tað at mann sær hatta talið vera tað rætta tað er kanska ein forhandligsspurningur tað tað tað nú veit g ikki men eg hugsi bara í mun til lønarstøð í samfelagnum og mun til kostnaðarstøðið so er hatta rættiliga lítið í mun til hvat ið aðrir bólkar fáa í inntøku og eg hugsi visi man skal kappast við inntøku á landi so er tað trupult tí at fiskivinnun er ótrygg tað veit mann og hetta her er garderar fyri ella eg garanti fyri at at ein ungur fiskimaður við familju kann hava eina trygga inntøku og tað er serliga tað í mun til tey ungu sum skulu seta búgv at tað krevur at tú hevur eina trygga inntøku tá verðurtað ein avbjóðing serliga hjá teimum men sjálvandi hjá øllum fiskifólki men eg vóni at landstýrsmaðurin kann hava eitt samskifti í trygdarkrunnini so at mann fær kvinka tað upphæftir er hvussu er víst tu á at at at hhenda inntøkan ikki er nøktandi í dag takk fyri
ja takk so fær landstýrsmaðurin orðið ger so væl át skúli
landstýrismaðurin fer sjálvandi at tosa við við tey sum vara av trygdargrunnunum øog og fyri sjálvandi at at líka sum seta seg inn í tað eisini nú eri eg fórhálvsýss nýggjur í hesum her og eg havi skula havt fund við tey men vegna korona so hava tey hevur tað ikki borið til enn so eg havi ikki prátað við tey enn men tað verður eina ja so skjótt sum tað ber til so takk fyri spurningin takk fyri
ja takk so var hasin spurningurin avgreiddur og næsti spurningur hann er eisini til árnaskoli lansirsman í fyskimálum viðvíkjandi upsa og svartávái og tað er eisini johannes joensen sum eiður spurningin ger so væl henjhunjohannes joensen
takkfyriharra formaður ja hetta er ein aftur ein munligur fyrispurning til árna skoli landsýrsmann í fiskivinnmálum hetta er í sambandi við svartkalvauppsalvai øhspurningar ljóðar soleiðis skulu svartkalva skipini sum royna djúp um vatni og royna eftir svartkala burturav brúka skiljulist nummar tvey er ætlanin at tillaga treytirnar soleiðis at skipini kunnu troyta fiskiskapin betur og og tó burðardygt og nummar trý ætlar landstýrismaðurin at broyta krøvini um hvussu breiðar restilimarnar eru hjá trolbátum sum royna eftir uppsa og í viðmerkinum kann eg nevna at kravið um at brúka skiljiryst til trolfiskiskapin undir føroyum verður sett í gildi av undanfarna fiskimálaráðhara hetta skuldi vera liðugr í ait opna ávísar stongdar leiðir og troyta fiskiskapin burðardyggari har fyri at fiska burðardygt varð avgjørt at brúka skijiryst í trolinum soleiðis at smáfiskur kundu sleppa ígjøgnum skyllristina og tann størri fiskurin varð veiddur royndarfiskiskapurin vísti góð úrslit hetta var serliga ætlað toskahýsu og uppsafiskiskapinum fyri at tálma veiðu á smáfiski tað hava tó verið royddur frammi um at ristrimabreiddin er ov stór soleiðis at størri fiskurin eisini svemur gjøgnum ristina grannalondini hava væl linari treytir hesi viðvíkjandi fleiri vísa eisini á at stóri svarkalvin svimur lættliga ígjøgnum skiljuristina tað loysise ikki at royna eftir svarkalvá í verandi støðu um skiljuristin er tungin til svarkalva veiu og rimabreiddin taðn sama fyri at fáa greiðu á ætlaninum hjá landsstýrismánnunum á hesum øki verður hesin fyrispurningurin settur
ja takk so kann eg hilsa teg meðan tú orði ger so væl á diskoli
tann fyrsta septembur tjúgu einogtjúgu var kunngerið um skiljilist í samband við fiskiskapið við bottrol í føroyskum sjógvi sett gildi og samstundis m vóru nakrar leiðir opnaðar sum høvdu verið friðarar og kravið um skiljist er galdandi tegenerelt tað er fyri øll og tó er tað nakrir sum verða undantiknir og har er millum annað blálonga langar sporstinglaksir kongafiskur fralfiskur og gulllaksir og so iskiførini í bólki fýra t í undantikin fiskiskapurin eftir svartkava er ikki undantikin hann er í tí generellu samtiktini til spurningur nummar tvey landsstýrismaðurin er kunnaður um at kravið um skiljrist hevur ávirkað fiskiskapin hjá trolaranum sum burturav fiska eftir svarkaða og í sambandi við eina møguliga broyting í reglunum um skiljulist so fara vit eisini at viðgera um beinleiðis fiskiskapur eftir svartkalva skal verða undantikin kravinum til skiljirist og tað verður sikkurt resultati fyri nøkrum árum síðan spurninu nummar trý so skipaðu havstovan vørn trolur ikki vónin orðoiðarí fara origin fyri royndarfiskiskapið eftir og upsa har fiskar var bæði við og uttanrist og allir partar vóru øgiliga væl nøgdir við tær royndirnar og við støði í teimum royndunum so varð ein kunngerð loyst har sum kravið um ok brúka skiljurist bleiv setta í gildi fyrsta septembur í fjør og so lógu vit nakrar kassar upp eisini men síðan er tað komin fram at tørvur kann vera á at gera broytingar í tí teknisku spisipikatióninum av listini har ímillum at minnið skal vera ímillum rimarnar seinastu tíðina tavilsiga í næstsíðstu í síðstu viku hava trolarar í samstarvi við havstovuna og vónina gjørt royndir við tveimum øðrum ristum og úrslitini frá hesum royndunum verða nú viðgjørd og síðan vstøða tikin til hvørt tað er grundarlaga fyri at gera broytingar í spresifikatiónum til ristina takk fyri
ja takk so er tað edva jacobsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður nú er tað hetta her í sambandi við svarkalva og men tað at brúka rist tað bleiv gjørd ein broyting fyri trolararnir ogdjúpatstrolararnir og í sambandi við eisini við uppsafiskiskap at mann mann broytti nøkur økir mann gjørdi nakar goyrar møguligar at at táa forbý og so skuld mann brúka rist men tað vísir tá mann tosar við persónar sum hava verið skipaðr við hesum skipinum í øgiliga nógv ár so vísi ta seg at at tað tað er ikki s væl tilpassað akkurát tann goyrin sum teir brúka at ristin kemur ikki til sítt gagn og tað e vísti stat ver øgiliga trupult tað var so tað var so ein partur av hasum her ikki altíð tað sum hetti her spyr um men tað at mann setir eitt nýtt amboð í verk hugsi eg bara um hvussu tað er við eftirmeting soleiðis í forhold til tey skipini sum sum brúka hefta her tí at eg vísti at at tey hava ikki ikki læt væl at at mann hevur at j

øtakk fyri ja eg haldi a hetta er interssant við hesum uppsafiskiskapinum at teir eru farnin at fiska við við ristini men men sum tað tíðir uppá so er tað øgiliga nógvur fiskur sum fera ígjøgnum at tað er bara heilt stórir fiskur at fáa við hasim ristini so eg haldi at tað ljóðar intersant at teir hava gjørt onkrar royndir nú við við smærri ristum at tað er stykki ímillum so eg eri spentur upp á at hoyra tey tølini hvussu tað vísir tí tí tað er viktigt at mann fiskar tær røttu støddirnar av óupsavnin og ikki bara tann heilt stóra men at mann fiskar tað sum ann nú logtil fisk takk fyri
ja takk so fær johannes joensen orðið aftur ger so væl
takfyriharar formaður ja tað er gott athoyra takka landsstýrismannin fyri at hann ger nakað við málið hetta her málið eisini ellahvussu her við hetta málið í øllum førum at at at tá mann kemur til varkalda skipini sum royna djúpum vatni so so gevurtaðikki meining av rist ogtað er gott at mann ætlar at lat tað vera við tær skulu brúka tað tí hjáveian er rættiliga rættiliga lítil tað er svartkált burturav sum kemur har og tá loys tað seg næstan sletki eg at fara royna vissu mann skal hava hesar restirnar sum eru nú tá að kemur til uppsafiskiskapin so so kunnu royndin sjálvandi vísa hvat ið mann ætlar at gera hvat riggar betur og vónandi verur tað soleiðis at vit kunnu brúka eina loysn sum øll eru nøgd við og at vit kunnu troyta tann fiskiskapin sum er tí vit vita at at at stovnurn ag upsa er er hvussu ikki í minking men mannhevr bara ikki fingið altso veiðan hevur bara ikki verið nøktandi í mun til hvat mann sigur stovnsmetingarnar eru so vónandi kemur tað í rætta lag vig takka landsrsmann fyri positift svar takk fyri
er so væl hóast smærum og fiskimøllum orðaftur ger so væl á skúli
sjálvandi ein kvør skipan sm mann setir í verk skal eftirmetast viðhvørt um mann skal hyggja eftir um tað sum hann hevur gjørt er í ordan so tað er eingin ivi um tað at at tað er nakað sum vit gera nokk so leypandi í í fiskimállaráðnum tað er ikki nógv hjáboa tá ið talan er um umsparkakalvavogið tað sum eg havi fingið upplýst sumjómannes joensen sigur so so eg vænti at tað gangur ikki so øgiliga lang tíð til at vit eru komin til eina niðurstøðu um at broyta ta kunngerðina sum loyvir undantøkum so tað er tað takk fyri
so varð hasin spurningurin svaraður næstspurningur hann er til kelly hólm johannesen landsliðsmanna í heilsumálum og hann viðvíkar nýtslu av opioydum í føroyum tvang sum hevur spurningin í gerandisdøgum
takk fyri harra formaður ja hetta er ein spurningur um nýtslu av opoitum í føroyum opioiter er eitt slag av pínustillandi heilivági sum skal eg slett ikki gera meg klókan upp á hetta her men orsøkin til at eg taki spurningin upp er at seinastu tíðina hava serfrøðingar innan danska heilsuverki rópa warskó um nýtsluna av sokallaðum opioitum í danmark orsøkin er millum annað tann at mann í usa hevur staðfest at nærum annað hvør amerikanari í tvey túsund og tjúgu fekk útskrivað opioitir og mett verður at eini fimm hundrað túsund amerikanarar eru deyðir av yvirdosi seinastu tjúgu árini tað er so galið at mann nú tosar um eina opioitkreppu í usa sum djóbaietren hevur sett sær fyri at loysa og í europa eru vit als ikki íá sama støði men allíkavæl so sæst eitt rák við vaksandi nýtslu í danmark og og tað er serlig í danmark og ísland sum liggja høgt í europa og aftur har sum sagt eg skal ikki gera meg klókari enn heri upp á hetta her tað er ymisk sløg av opioido men tað er nøkur sløg sum er serliga farlig og eitt av teimum er oksikodom sum verður nógv brúkt í danmark og vandin við hesum heiliváginum er at tað ikki bara virkar pínustillandi men tað eisini gevur ein rús sum kann minna um alkoholrús og tí er tað at akkurá hetta slagið er serliga í vanda fyri at fólk gera gerast bundin av tí og at koma at misnýta hetta her sameitt við annan pínusptillandi heilivág so mín spurningur til landstýrismannin hevur heimsumálaráðið kannað um nýtslan av opeitum í føroyska heilsuverkinum er á rímiligum støði og um nýtslan er vaksandi er orsøk at stúra fyri nýtsluni í føroyum og í fall hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at gera nakað avð støðuna takk fyri
takk fyri síðan er tað landsstýrismaðurin kalioholm johannesen sum fær høvi at svara ger so væltakk fyri frú
takk fyri spurningin hetta er ein sera relevantur spurningur tað er so skipanin hjá okkum í føroyum tað er landslæknin sum hevur ábyrgdina og eftirlitið við hvat vit innflyta
av heilivági og reint konkret tá ið vit tosa um henda hetta slagið av heilivági so er tað soleiðis at landslæknin biður apotekið um at fáa heilivágslistar eisini konkret við opiitum og hvussu forbrúkiðer og tað ger hann einaferðirnar um hvartali fær hann lista upp á ther og sambært upplýsingum sum vit hava fingið eitt og hvørt gramm sum verður tikið av hesum her kann mann siga er for nógv ha men vøksturin er ikki allarmerandi av eg veit iki hussu rutt vang nevndi tað okcekodom eg dugi so at eg erikki orliga fakmaður í hesun her okrcekodon og tað er ikki ein ein stórur vøkstur og vit liggja generelt lægri enn tey norðuranlond sum vit samanbera okkum ofta við tað er tað sum vit hava fingið at vita frá landslæknanum og tað haldi eg er er positivt í hesum her men vit koma framhaldandi at hava bakið eyga við hesum her og hetta er eisini hvat er altso generelt tá vit snakka um hett hr við rúsevnum a hvussu fært tú fatur í tað hvussu lætt skal tað vera so tað verður hildið eyga við hisn her og vit liggja lægri enn hini norðralondini í júst hesum her evnum takk fyri
takk fyri so er tað onnur ting fólk ið hava høvi at fáa viðmerking og tað er edva jacobssen ger so væl
takk fyri frú forkvinna sat og hugdi eftir tá ið tá ið eg sat o las hendan spurningin mann mátti eisini byrja ruttvang hvat hvat hvat hetta var um tg kenniseg ikki við við hes nøvnini men men eg haldi tað er áhugaverdur spurningur tí at alt sum hevur við mililsinnýtslu at gera tað er eisini tí mann hevur sett sær fyri í landsstýrinum um at at styrkja um sambandið millum bæði apotek og landssjúkrahús og og onnur við við tí kt bara fyri bara fyri at tað skal gerast meir møguligt og betri at kunna fylgja við tí tað tað er sera týdningarmikið at tað verður eftirmett alla tíðina hvussu nýtslan er av hesum ymiskm heilivágunum og hvatð hvat tað ger við ein tí at tað verður sagt at tað bleiv sett ein kanning í verk eisini hattað vóru rættiliganógv heilivág sum kanska vórðu nýtt longri enn neyðugt tí mann ikki tók tað av mann sett nýtt við og so forsetu fólk bara við at taka tað sama
takk fyri vit venda aftur til spyrjaran tað er ruth vang sum fær orðið
ger sovæl takk fyri eg fari at takka landsstýrismanninum fyri svarið tað ljóðar gott at vit liggja lægri og tað skal so sigast at hetta er góður heilivágur til endamálið men men tað er nokk rættast at brúka tað til lívopporeraðir fólk og so eisini til kansar sjúklingar sum hava sterka pínu og mann metir ein orsøk til at brúkið kanska blívur í meira lagi er eisini tað at tit trýst á sjúkrahúsið fólk kanska verða tíðliga útskrivað og við við sterkari pínu og tá ið tey so koma heim so forsetir nýtslan av hesum her medisinum og og uppfylgingin í primerageiranum kanska ikki heldur fær steðga tí týsnokk og og nú var edva jakobsen inni á hesin her við við filemedisinering og tað vísir seg so eisini at optu er eitt av teimum heilivág sløgunum sum oftast í í hagtølnum koma fyri sum feilmedisinering so so tað tað er eisini orsøk til at vit halda fokus á hetta her ná men eg eri glað fyri svarið nú havi eg lisið so nógv um hetta her í danmark so eg támt at hava tað hevur verið áhugavert at fingið lýst tað í føroyum h og serliga tí at brúkið í í danmark er rættiliga høgt takk fyri
takk síðan er tað landsstýrismaðurin fær orðið aftur ger so
ja frú forkvinna akkurát í hesum døgum meðan vit tosa so er tað einrelevant svar eisini at vit eru fer vitað størstu reingeringina í føroya søgu tá ið tað kemur til midisinlistar og tað er tað sum kommunulæknan situr og stríðast við nú at koyra yvir í nýggja skipan viðvíkjandi hetta her uppstigjani av kostmikk og tað sum hevur verið ein stór avbjóðing í føroya landi tað hevur verið svfeilmedisinering eisini úti á ellisheiminum sovorð nakað at tað er viktigt at vit alla tíðina fylgja teg upp soleiðis at vit fáa reinar rættar medisinlistar og at tær eru uppdatteraðar til eina hvørja tíð og tað er óalmindiliga viktit at skipanirnar tosa saman soleiðis at mann kann brúka hesar medisinlistarnir optomat og taðn sum hevur prøvusier opiotirnar ðtað tatað kann vera lætt at blíva avhangri av visti mann ikki vistit ikki verður tikið frá einum aftur so spurningurin tú skal ikki hava tað for leingi heldur a so so alt tað sum er við pínustilluni at gera tað er hann skal mann hava størstu virðing fyri at mann hevur atkongd til tað eisini
ja takk fyri ynskir spyrjarin at fáa orðið aftur so er hesin spurningurin svaraður í fara víðari til tann næsta munnliga fyrispurningin og tað ereisini til kaileoholm johannesen lansstýrismannin í heilsumálum og hesi ferð er tað viðvíkjandi sálarfrøðiligari skaðastovu og tað er hervør polstóttur sum fær orðið
ger so væl takk fyri eh ja eg seti eini fyrispurning til kale oholm johannesen landsrsmanníheimsumálum um eina sálarfrøðiliga skaðastovu tað hevur verið arbeitt við at gera eina sálarfrøða skaðastovu tá skal tað ikki skiljast sum atað er neyðugt at gera eina heilt nýggja men at hon kann rúmast inni í tí verandi skaðastovuni á sjúkrahúsinum har ið bráðfeingishjálp kann veitast teimum ið hava tørv á á tí tað hevur týdning at vit megna at hjálpa og lofta fólki um tey hava heilsutrupulleikar tað verður so kropsligar ella sálarfrøðiliga tá ið vit bróta beinini so kunnu vit fara inn á skaðastovuna og fáa bráðfeinishjálp men soleiðis er ikki um vit hava ilt í sálini og hava tørv á sálarfrøðiligari bráðfeingishjálp ein ein sálarfrøðilig skaðasova hon kann bjarga mannalagnum og mannalívum og tí sethndfyrispurningin fyri at kanna hvussu tað gongurviðhsum arbeiðinum eg haldi hett r eitt arbeiði sum allir flokkar eru rímiliga la tað virkar tilat vera øgiliga mli stór semju um at vit skulu hava eina sálarfrøðiliga skaðastovu og tí er tað eisini eitt mál sum mann eigur at kunna arbeiða eitt sindur skjótt viðtakk fyri
takk fyri seinur tað kai leogholm johannesen landsstýrismaður sum fær orðið
gersovælja takk fyri frú forkvinna øh og takk fyri fyrispurningin sera relevant fyrispurningur sum eg havi veldihavt stóran áhuga í eg ætli at byrja tað fyrsta at vil ikki verða belærandi upp á nakran máta tí eg sjálvur stóð her uppi og tosaði um hesa her sálarfrøðiliga skaðastovuna og aftan á at snakka við fakfólk so so er tað forkert at vit kalla tað eina sálarfrøiliga skaðastovu tí at tað er beint ímóti tí virðunum sum vit hava koyrt upp á tey seinastu árini við ikki at stigmatisera meg vissi eg fái ilt í sálina í mun til vissi eg fái ordiliga ilt í beinin so tað vil siga at soleiðis sum eg arbeiði við hesum her tað er at vit hava eina skaðastovu og tað er líkamikið um tað er ilt í sálini ella sálini ella øgiligt beinum tað vil siga at vit ikki stigmatisera at vit fáa fyri fara inn ígjøgnum eina skipan og tað er líkamikið hvat tú hevur av avbjóðingum eg havi arbeitt við tí vit hava fleiri fundir ið havi sett byrjað við at seta tvær milliónir av eg ætlaði at seta meira pengar av til næstu fíggjarlóg og eg ætli virkuliga at gera eina eina eina fullkomna tilbúgving eg hugsii bara sjálvur beinanvegin veitst tú ókey hetað gongur nokk ein sálarfrøðing el okkur svorði nakað ha eina millión og og men men tað er slett ikki nokk tú skalt hava eina ordiliga tilbúgving her so smakka vit um nakrar milliónir vit snakkað kanska um einar fýra fimm milliónir so hava vit eina fulla tilbúgving fýratjutímar døgni og tað ætli eg mær at arbeiða fram ímóti og eg havi sett mær sjálvum sirka til eitt eitt ár at vit fáa sett tað í gongd í ei síðuloypandi havi eisini arbeitt við sær her sum vit hava hoyrt nógv um viðvíkjandi neyðtøkutilbúgvingini ið haldi ú hevur gingið alí for seint og nú hava vit aftur spurt nú kunnu vit næsta lova innanfyri ein mánað ella tveir so koyra vit hædd við neyðtøkutilbúgvingini so tað er eisini tað er ikki akkurata sama eg veit men tað er eisini ein partur at mann fær eina professionella hjálp tá ið mann hevui verið útfør sovorðnum dramatiskum hendingum ha so innan fyri eitt ár hevði eg sett sum eitt mál hjá mær sjálvum men vit skulu byrja taðtað ber ikk at ver altíð senn vit kunnu byrja tilgongdina haldi eg rættiliga skjótt og tað komi at tosa við deplinum
takk fyri síðan er tað onnur tingfólk tann fyrsta er ruth vang
so væl takk fyri ja eg haldi at hetta er eitt týdningarmikið øki sum sum har verður postaftur settur sjónvegnu á og eg vil bara siga at tað er fullur stuðul frá okkum um framsóknina at fáa hetta her sett í verk og at fáa tað raðfest og eg eri glað fyri at hoyra landsstýrismaðurin arbeiði við málum takk fyri
takk síðani er tað djónur nolsø joensen
takk fyri frú forkvinna ja eitt sera áhgavert evni sum verður royst her og reisttillanstýrismannin og sum eg skilti á svarinum hjá landstýrismanninum so kann mann gera tað kanska undir tí skaðastovuni sum er nú og manja u eg veit kkium landstýrismaðurin men hetta hoyrir kanska eisini upp í tað sama tí at eg haldi tað sumeisini manglar er eini barnaungdómssjokuratisk deild altso tað vil siga kundi mann líknandi smá skaðastovuni kundi mann tá ið tey ungu sum fáa sum koma so illa fyri at soguratiska deild hevur eina deild til børn at liggja á ella ung tí sum støðan er nú so er tað hendir tað tíverri sjálvt um mannpolitiskt hevr bestemma at tað ikki skal henda so verður mann í summum førum noyddur at senda nógv ung øsum hava sokuralskar trupulleikar til danmarkar enn ha og og kundi tann deildin verið útbygt so hevði tað veriðeitt eitt eisini eitt øgiliga stórt framstig
r takk fyri síðan er tað uni rasmussen
ger so væl takk fyri ja eg haldi at tað er ordiliga viktigt at ein skaðastovan fongerar væl og men eg hugsi eisini í samband við tá ið fólk koma inn á skaðastovu men eisini koma inn á ein bolla mann hoyrir so nógv dømur um at tey skulu bíða so øgiliga leingi og hava ikki serliga góðar umstøður tá ið tey bíða altso fólk sum eru ordiliga sjúk skulu sita beint upp og niður og bíða at tey skulu faktiskt vera rímiliga væl fyri fyri at klára tann partinum um mann eisini hugsar um tað tey sum eru alvorliga sjúk at tey hava umstøður at hvíla seg meðan tey bíða
edva jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna hetta er sálarfrøðiliga skaðastovu takka lanstýrismanninum fyri at hann tekur hetta málið ella vilja ordiliga sett hol á hetta málið og arbeitt við tí tí tað vísir seg at vera eitt nokk so stórt mál árn mann fær tað upp at koyra ordiliga og tað skal bæði nógvar krónur til og eg og eina góð grundgeving akkurát har við at tað skal vera ein skaðastova tað týdningarmesta tað er tað at at fólk erlat fáa fatur á ta tíðina tá ið mann tá iðmun veruliga hevur brúk fyri at onkur er í í rørunum í hinum endanum tá ið tá ið harðast leikar á og tað er kanska týspunkt sum ikki hoyrir einari vanliga arbeiðslíð til men men kann vera seint kann vera um náttina so tað tað er ómetaliga gott at hesin málini veða gjøgnumførd tí at vit ynskja tað øll so ómetaliga nógv men tað vísise ofta øgiliga tungt at fáa sett hola so tað veruliga blívur til gagn fyri okkara borgara so tað tað haldi eg er óført ta
takk síðani er tað høgni hoydal ger so væl
frú forkvina eg haldi heta var framúr góðum spurningum hjá herrur polsdóttir og at og í veruleikan eitt uppskot um at fáa framtíðis sálarfrøðiligu skraðastovuna og vissi e skilfti landsýrsmannin rætt so so er tað á veg men kann hann greiða okkum nærri frá hvussu tað skal gerast hvar tað skal vera g il tær spurningar sum onnur tingfólk hava havt um hvussu tað verður skipað um at tryggjar at tað verður eitt at tað verða eitt trygg stað at koma sum mann ikki heldur seg aftur at fara inn avt stað har man kanska skl sita millum nógv fólk og eina tílíkt
takk fyri síðan venda vit aftur til spyrjaran hervør pálsdóttir ger so
takk fyri hvigjarn takka landsstýrismanninum fyri svari gleðist um at neyðtøkutilbúgvingin er við at verða klár men eg byrjaði eisini sjálv spurningin hjá mær við at siga at at eg sjálv ikki haldi at vit skulu opna eina heilt nýggja skaðastovu meðurin skal verða partur av tí verandi soleiðis at mann nemliga ikki sigmatiserar henda bólkin av fólki men eg haldi eisini ati man til dømis tað er eitt sum mann kanska kundi framt eitt sindur skjótari enn alla sálarfrøligiligi skaðastovuna at mannkann seta ein telefonlinju har ið fólkundu ringja inn tað e ikki sikkurt at fólk sum hava brúk fyri bráðfeingis sálarfrøðiliga hjálp g hava brúk fyri ella hava hug til at koma inn á skaðastovuna men a tað vilja sleppa ringja inn til ein persóns skal hjálpa teimum tað eð eisini gagnað teimum sum ikki hava somu atgongd at koma til havnar á skaðastovuna samstundis haldi eg eisini at tað er tørvur á at mann á hesari skaðastovuni sum bæði er fyri kropsligarikropsliga bráðferinishjálp og sálarfrøðiliga bráðfeingishjálp kann skermast visman hevur tørv á tí soleis at mann ikki noyðist at sita og bíða saman við øllum ug mann kann fáa eitt sindur av anonimiteti men eg kundi kanska támt mær at landssýrismaðurin greidi eitt sinur frá hvat tað er vit kunnu vænta okkum um eitt ár og kanska um mann kann greia it sindur frá um tað eru nøkur langtíðarætlan gjørd fyri hesa stóru sálarhsella sásálarheilsuálitið sum er har nógv átøk eru sum kunnu vera við til at fremja sálarheilsuna í føroyum um mann arbeiði við einari langtíðari ætlan fyri at seta tey átøkini í verk takk fyri
ja takk fyri frú forkvina eg haldi at mann kann siga at tað gleðiliga er hent at vit hava faktiskt gjørt byrjaði ordiliga nógv við sálarfrøði altso vit hava longu yvir trý hundrað børn í einai nýggjari skipan sum vit hava sett í gongd øll somul fimtan fimmogtretivu ár gratiskt sálarfrøðishjálp og tað eru kotelefonlinjur í dag mann kann hvar mann kann venda seg til við við trupulleikum runt um í ymiskum sektorum og eg haldi eisini r viktit at mann samskipar tey tilboðini eisini og tað sum djónes joensen var inni á tað er øgiliga viktigt fyri meg eisini og eg haldi tað mest spennandi sum eg har úti tað er hetta her teirra arbeiða við nú við familjudeplinum hvar ið tú fært eina ábyrgd at fylgja barninum frá altso fá tú bívur grav ita altso og heilt upp til átjan ár aldur at vit fylgja barninum og beinanvegin tað ferð vist tað eg fari avbjóðingar heilt ungt soer skuldi tað skal taðn rætti myndugleikiur íbinn og tað skulu vit hava ella familjudepilin hava ábyrgd av at tað at tað hendir soleiðis at børnini ikki detta nir ímillum og tað haldi eg verða rættiliga spennandi og eg havi vri øgiliga upptikin sjálvur av tí at børn ikki verða koyrd inn saman við vaksnum til dømis taðhavi eg diskiterað nógv við við siristenberg eisini um tað tað tað vildi var hon eisini áhugað áhuga í so at reint reint praktiskt er tað øgiliga viktigt at ja tú bara sleppa inn ígjøgnum eina telefonog tað sum unu rasmussen var inniá havi eg eisini at hoyrt nakað um seinastuni tað ætlir meira absolutt at fara at hyggja eftir og spyrja inn til mann skal hava góðar umstøður tá mann kemur har út og situr o bíðar til dømis um kvøldið at tað skal ikkiver ein kommunulækni sum er ovberaður forvegin at tú situr fleiri tímar og tú ert illa fyri hatta skal eg absolutt fara at spyrja inn til eisini so er at mann følir seg væl tá mann situr bíðartakk fyri frúforv

ja takk fyri eg ætlaði t bara at nýta inatumfar til at líka eg syrja umaftur fyri at fáa svar hvat tað er vit kunnu vænta okkum um eitt ár landsmaður sigur at vit kunu vænta okkum eina sálarfrøðiliga skaðastovu um sirka eitt ár men tað er ikki nokk av pengum svera settur av á fíggjarlógini fyri í ár til eina a altso til alt tað sum tað inniber so hvat er tá ið vit kunnu vænta okkum tað næsta ár
og síðani er tað
aðum vit kunnu vænta okkum heilt konkret tað er tað at tú fær eina líka góða tænastu visti tú vevrur øgiliga øgiliga ilt í sálini sum visti tú hevur øgiliga øgiliga ilt í beinum ella tú feitt ot brotið bein eg haldi ikki eg kann siga tær greiðari tí at tað hava vit ikki í løtuni tað vil siga tá ið eg ringi inn eitt sunnukvøld ið ætlai at taka g taka lívið áv mær sjálvum tá skal eg hava fatur á tí røttu hjálpini beinanvegin um vissi hon ikki akkurát er har sum eg ringi til so skal tann sum er tekur telefonina syrgja fyri at eg fái tær rættu kompetansirnar inn soleiðis at eg pá einanan máta komi á betri tankar altso tað ertað er tað tilboðið eg veit ikki nær detalji er er sjokuætari eg veit ikki ordiliga niður detaljir ø hvussu tey fiksa ella gera mínar brotnisál aftur eg veit ikki ordiliga men eg skal hvussur gera mítt til at syrgja fyri at tað verður gjørt ella fyri eitt ár
takk fyri síðani varð hesin munnligi fyrispurningurin svaraður vit fara víðari til spurning nummar tólv í dag sum enn einaferð er til kaili o holm johannesen landsstýrismannin í heilsumálum hesu ferð er tað viðvíkjandi at útbyggja og tryggja kanningarførleikan í føroyum til farsóttir og tað er høgni hoydal tingmaður ið spyr ger so væl
frú forkvina fáur mál ivast í at heilsufrøiga starvsstovan og sjúkrahúsverkið við sínum áræði og rættstundis umhugsni hava gjørt eitt einastandandi arbeiði og verið høvuðsamboð undir koronafarsóttini við sínum kanningum sprotti úr kanningarn á fiskasjúkum vórðu tey klár seinni komu eisini privata fyritøkur bjóða seg fram og alt gott um tað men tað tykist sum einki lutfall og eingin politisk ætlan hevur verið fyri hvussu peningurin er brúktur bæði tað sum landið hevur goldið og tað sum fólk ferðafólk ogonu sjálvi hava goldið tjóðeldið skep beinanveginr upp at vit áttu at sett eina upphædd av til heilsufrøðiliga starvsstovuna og sjúkrahúsverki til tess at menna kanningarførleikan starvsstovu kanningarførleikan upp aftur meira til at kunna gera allar slíkar kanningar bæði nú og í møguligum komandi farsóttum tað er við ein viðurkenning av okkara dugnaligum fakfólkum og ein íløga í framtíðini sum eisini kann gagna gransking og kanning í umfarissjúku sum heild og bæði hjá menniskjum og djórum tí havi eg spurt landsrsmannum hesar spurningar hvussu nógvan pening hava landsstýrið í føroyska samfelagi brúkt til at privata fyritøkur gera kanningar ella selja kanningar heruppi í skundkanningar undir koronu farsóttini í øðrum lagi hví hevur landsstýrið ikki skotið upp og fingið framt at bara ein partur av hesum peningi varð játtaður og settir av til heilsufrøða starvsstovuna og sjúkahúsverki til tess at útbyggja og menna kanningarførleikan nú og til komandi farsóttir og í triðja lagi hvat hetta kostar gjørt íløgur í og fíggjað rakstur av kanningarforleikunum hjá heilsufrøða starvsstovuni g sjúkahúsverkinum til at fremja allar slíkar kanningar og so hav et endað ein spurningur um landstýrsmaðuin heldur tað er skilagott at gevast at kanna við landamørkini fyri koronu sjálvur haldi eg vit áttu t hildið fast við við teir almennu kanningarnar tæir hava veð okkara besta amboð og bara sett tann neyðuga peningin av tí í løtuni er hann farin allan møguliga aðrastaðni inntil akkurát har sum vit kundu bygtu okkara almenna førleika upp takk fyri
kalio holm johannesen
gersovæltakk fyri frú forkvinna eg vil geva høgni hoydal púra rætt í tí at vit hava fingið upp sett up ein tann besta testkapasitetin í øllum heiminum tað byrja við heilsufýri starvsstovuni og vit brúka og betala fyri teir góðu heilarnir at teir brúkaru sum heila tí havi er sagt fyrr eisini á tingsrórðarpalli og tað gjørt bleiv gjørt allarhægsta grat og síðani tóku vit eisini eina avgerð um at eisini at gera bjóða at at gera at privat kundi vera við til tað og tá tá skallæra vit upp alvorligt og tað haldi eg hevur gingið óalmindiliga væl og her er sjálvandi eisini ein rættiliga prinsipiellur spurningur um hvussu nógv orku sjúkrahúsverkið skal brúka til frísk fólk okkara høvuðsendamál er at taka okkum av sjúkrum fólkum fyrst og fremst sjálvandi skal tað eisini verða viðvíkjandi fyribyrging men eg arbeiði við eini ætlan at vit fáa uppstyja ta útgerð sum vit hava inan sjúkrahúsverkið tí taki eg partvíst undir við spyrjaranum at vit gera tína fyri okkara og eg siti ikki við ábyrgdini av heilsur starvsstovuni tað er ein annar landsstýrismaður men eg haldi at eitt gott hugskot at mann hevur tað neyðugu fórleikarnir til og eisini kapasitetin til at gera hetta her tí attað tað verið testað øgiligt við við við pccrtesum og skundkanningum og tað eru vit á veg nú sjálvandi útúr og vónandi fer tað at ganga væl ganga gott men eg havi bara størtivirðing fyri sjúkrahúsverkinum heilsa fyri starvsuum og øllum teimum sum standa og arbeiða í frongtlinjuni við potingum og soorð nakað tahevur verið eitt øgiligt lív og tey hava gjørt eitt gott arbeiði serliga sigur ungu fólkini við við fartelefoninmi tá man hyggur eftir hvussu skjótt tey handfara sær fartelefonina frá tí duga eitt gapar til tú aktiskt fært úrsliga kanningin so er tað einastandandi gott arbeitt takk fyri frú forkvina
takk fyri so var hasin spurningurin svaraður og vit fara víðari til næsta landsstýrismann sum er áhorsaka orsaka orsaka nú hevur forskvinnan her fullkomiliga mis pippi vit halda fram í hesum spurninginum sjálvandi og tað er spyrjarin høgni hoydal sum fær orðið eg biði um fyrigeving ger so væl
neyvan her forkunan vir vsti fiðtí men men landstýrsmaðurin svaraði øliga jaliga og tað tað fegnist eg um øhog eg púra samdur við landstýrismánnin at at tað tann tilbúgvingin sum eg traðkaði til og øll tey sum hava staðið sum podarar og greinar laborantar og flutningsfólk hava gjørt eitt einastandandi arbeiði og eg samd við honum at eg rokni næstan við at tað má vera tað má vera millum tar allar bestu testkapaseturnar vit hava bygd upp í heiminum og tí dugi ikki t síggja annað enn hetta er eftir okkara besta amboð bæði til vónandi eru vit komin um tan ringasta við koronufarsóttini vit vita ta ikkiu hon kemur aftur í øðrum formun men tað koma uttan iva aðrar farsóttir í framtíðini bæði millum menniskjur og djór og tí var tað einasta sum eg saknaði í svarunum hjá kale oholm johannesen tað var tá eg spurdi um hvussu nógva hvussu nógv pening hava vit egentuliga brúkt tann púra keypat ataka allar etalju við men hvussu nógva pengar hava vit brúkt eitt tal var fram i fýrs milliónum til til til privata fyritøkur og tað sum eg bara havi forhoyrt meg um tá mann møti nakrav teimum dugnaligu fólkunum sum arbeiða innan fyri sjúkrahúsverki og starvsstovuni og á teimum ymsu laperatoriunm ella kanningarstovunum so høvdu vit kanska fyra eina upphædd upp á sjey milliónir í íløgum og so sjálvandi kosta að eisini rakstur og annað høvu kunnað gjørt eina veruliga streytofta í art tilbúgving til at standa uppaftur betr brynjileiði til møguliga komandi farsóttir ella avbrúgdi av koronu so tí kundi hugsamær t landsrsmæaðurn kanska legði tað afturat at hvat er tað fyri pengar vit tosa um her er farin so øgiligir pengar til hetta og serliga privata fyritøkur kanska íðani nógv eftir mínum tykki tað er gott at bjóða seg fram men eg haldi tað er lutfallið hevur verið púra skeivt í staðin fyri at gera íløguna í tað sum kann hjálpa okkum øllum frameftir og so má eg leggja afturat frú forkvinna at ella frú formaður na aharra formaður er komin stórin orsaka at eg skilji ikki hví vit eru givin at kanna eg skilji væl mæl sigr at sjúkrahúsverkið skal ikki brúka pengar óneyðugt men eg haldi kanningarkappast setur lat hann endiliga vera bæði við mørkini og her heima soest a einoghvør at kanna ser skjótt tað hevur veri okkara besta amboð í allari kurotnu forsóttini
ja so er tað landsstýrismaðurin karli joholm
sræja vit høva goldið seksoghálvfems milliónir til privatar fyritøkur og eg haldi at tað gekk so óalmindiliga væl við seg samanlukkuna við marks høgni hoydal o damarsa var samanlkkuna við danmark ha tí at teir vildu ongantíð lata privatar koma inn og teir komu eisini í trupulleikar við testkapasiteti niði í danmark sum teir stríddust við eina langa tíð tí at teir fingu ikki uppskat læra so skjótts møguligt vit valdu at uppskal læra upp á ein eina viku tvær vikur fyri at fáa privatara inn vit fóru frá fimm hundrað upp á trý túsund testir upp á eina lítla løtu og tað var ein dungrandi sukse meðan danir vinirnir hjá høgni hoydal høvdu nógv longri um at koma úr starvsholinum tað burdu glett at knýta faktiskt at vit gjørdu tað betri tá ið tað kemur til test kapasitetið altso indagarnir gera so at eg haldi at riggar øgiliga væl við privatum og almennum men allíkaval skulu vit kunna gera íløgurnar so at vit hava rannsagnarstovur sum eru í ordan men eg eri mótstandari av at vit taka for nógv á okkum at testa frísk fólk lat frísk fólk hava frið favsomtomur ell okkurt fær so vit testa tað altso og tað er tað er psrnella pesierkanningar eru gott til nøkur fólk og skundkanningar men men eg vóni at vit fara at halda uppat um ein mánaða at tosa um aft hær at testu testu testa
tað gongur við børnini so ráður hann veit av hvønn fald
harra formaður ja so nú svaraði landsýrsmaðurin takk fyri tað seksog hálvfems milliónir krónur hava brúkt til pivatafyritøkur og eg siti íg fínt mann fekk taðh vent eisini tað er dugnalig fólk sum arbeiði har men tað er et púra skeivt lutfall atvit hava brúkt seksog hálvfems milliónir krónurtil eina privata fyritøkur at kanna korona tá ið tað vóru okkara egnu myndugleikar og annað sum sum bygdu alt upp g tí sigu tey bara henna høvdu vit bara brúkt tíggju milliónr av teimum ella fimtan ella tólv ella níggju so høvdu vit havt veruliga bygt út førleikarn hjá teimum sum í veruleikanum vóru klár beinanvegin tá ið farsóttin kom og so kann eg ikki bara mær fyri at at siga við kale joholm johannesen tá hann tá hannfer at tosa um onnur ting eg skildi heldur ogant hví vit ikki kanna við landamarktaði allatíðina eg skilji tað ikki og hví mann ikki læt aftur eisini fyri tí tá ið tá ið kokoronufarsóttin kom tá vog tá var tað eisini testing tá máns k lata upp sum var púra avgerandi eg haldi vit sklu hildu fast við tað eg haldi eeldi púra greitt og og vustu pengarnir tá eisini fara til at byggja upp á okkara okkara granskingarog vísindaliga og kanningarførleika so ongantíð betur og so má eg siga eitt at til landstýrið sjált sum biðið fólk kanna ser so sigur landssmaðuin manskal ikki kanna seg altso tað eru øgiliga løgin signalur at koma við og tað mest løgna og nú vendi mær eisini til onkran annan her í salinum tað er tað mann hoyrir sum tað uppáhald sum verða søgt ja vit kunnu ikki brúka pengar uppá at kanna frískfólk jú í einari fars søktu mást tú kanna øll og kanna frískfólk so sigur onkur eisini ja man kan ikki vaksionerað onnur sum sum sum ikki ikki eru sjúk segði onkur ha haøll vit eldri hava koppseting vit hava tú bert vit vóru tiltú bert hvør einasta ár eg eg var til skips eg skuldi kannast so bertlar tað verða søksonnur øll øgiliga øgiliga løgin ting tá tað er ein farsótt ið skal fyribyrgja og sjúkahúsverkiðka sanniliga eisini fyribyrgja er eg skilji væl at sjúrahúsverki er troytta av hesum her men sjálvandi er tað eisini ein uppgáva hjá sjúkrahúsverkium at fyribyrgja og at kanna og at byggja tann kapasitetin upp tey mugu bara fáa pengarnum til tað í staðin fyr ty sulu brúka núkr pengar frá øðrum tænastum til hetta her tað er tað er væl har vit kuna semjast um harra landstýrismaður
so er tað landsstýrismaðurin sum fær tað síðsta orðið í gjárkvøldið
heldur ikki blíva so sjálvfeit at vit halda at vit eru heimsbesta og eingin kann gera nakað betur bara vit tí at tað er altso eisini onnur lond altso áland høgni hoydal tað veit hann alt um hvussu teir grýpa dan har eru eisini serfrøroyingar sum arbeiðt hjá bho innan fyri pandemiur teir testa fimm hundrað um vikuna í álandi og teir hava fínt kekk av tí so tað sum eg sigi eg sigi seg ikki at tú ikki skal testast sjálvandi skulu vit testast men alt má vera við einum skilsemum máta at testa fimtan túsund fólk upp á tríggjar dagar við pcrkanningum gevur bara ikki meining tað er for nógv í mun til reint matematiskt eisini altso hví testa allar føroyar bara hvønn dag eina ferð um dagin altso nær er nokk og tí søgdu vit at mann kundi eisini brúka snarkanningar og tað er tað sum vit hava roynt tað koyrt út at tað eru snarkanningar til teir viktuu tingini og hittfilgud ella mann skal egja eina veitslu ella ovrð sovorð nakað so keypa eina snarkanning sjálvir so at túg ikki gangur út yvir okkara sjúkufólk
ja so var hesin spurningurin svaraður avgreiddur o vit koma til tann trettanda spurningin hann er til sólvitt nolsøe landsstýrismann og viðvíkjandi umstøðun hjá børnum í kvinnuhúsinum og tað er eykum samuelsen sum fær orðið at spyrja ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er ein spurningur til sólvitt nólsoy nýggja landsstýrismann í almannamálum og tað snýr seg um umstøðurnar hjá børnum í kvinnuhúsinum tað var eitt tiltak í novembur í tvey túsund og einogtjúgu sum almannamánaráðið var var við til at fyriskipa sum sum var í sambandi við altjóða dagin fyri harðskap móti kvinnum og og har kom nógv ymiskt fram millum annað tað at kvinnuhúsið hevði tørv á betri kørmum fysiskum kørmum og hetta her við at børnini hjá teimum kvinnunum sum komu inn har at búgva eitt tíðarskeið sum hava verið fyri harðskapi at tey børnini kanska høvdu brúk fyri at fáa neyðuga hjálp og at tað hevði stóran týdning at mann upplýsti undirvísti um hetta evnið og vit vita tað at at tað er øgiliga oftani at at børnini flyta við mammuni inn í kvinnuhúsi at tosa við tey fyri kortinum at tey sum búgva har nú har hava øll allar børn við og umstøðurnar har í húsinum eru íkitær bestu til tað h tí spyrji landsstýrismannin um hann metir at umstøðurnar hjá børnum sum hava upplivað harðskap og flyta inn í kvinnuhúsið saman við mammunum er nøktandi um hann metir at tað er tørvur at útvega hesum børnum arfrøðiliga og aðra viðkomandi hjálp og tað er meira nevnir sálarfrøðiliga hjálp tað er orsakað av tí at hesi børnini hava kanska liðug í harðskapi í langa tíð tí tað vísir seg øgiliga ofta ganga leingi áðrenn kvinnurnar í kontakta kvinnuhúsið koma har og um mann hevur nakrar ætlanir um at bøta hesi her viðurskiftini nú veit eg gott at kvinnuhúsið er ein stuðulsjáttan tað er ikki ein stovnur sum liggur beinleiðis undir almannaverkinum men tað er almannaverkið og harðskapsverkætlanin sum í stóran mun fíggja húsið so ati so ella so so haldi eg at almannamálaráðið hevur tikið sær ábyrgdina av tí og varar av tí húsinum tí hesar spurningarnir takk fyri
ja so er tað landsstýrismaðurin sólvá nolsøe
gersvæltakk fyri og takk fyri spurningin eygum samelsen sera viðkomandi tú vísti á eina ráðstevnu sum hevði verið í norðurlandhúsum har havi eg tíverri ikki verið við so eg veit ikki alt sum kom fram tað var í novemburmánað men harðskapsraktarkvinnur hava tí betur møguleikan at uppsøkja sær hjálp á kreppumiðstøðini kvinnuhúsinum og í hesi støðu verður neyðin verður hjálpin í hesi neyðstøðu verður hjálpin tíbetri eisini veitt kreppumisøin hevur í góðum samstarvi við myndugleikar samskipað eina tilgongd at fáa ta neyðugu hjálpina til vega tað er millum annað við familjufyrisiting barnaverndarstovu og tænasbarnaverndartænastu og rættahjálpini og í hesi tilgongd verður eisini hugsað um tann sálarfrøðiliga tørvin sum eygum samuelsen millum annað spurdi um og tað er sjálvsagtkatt mann siga tí at mann veit jú at harðskapsaktbørn fáa álvarsligar fylgir við sær í lívinum og tí skulu tey fáa allan ta hjálp sum teimum tørvar í tí støðuni nú harðskapsverkætlanin aftur verður sett á breddan í almannamálaráðnum verður hetta við útgongsstøði í somu økjum sum lagtar út við fyrstu verkætlanini har er so eitt av økjunum stuðul til harðskapsrakt og á fíggjarlógini eru játtaðir játtaðar trý hundrað túsund krónur sum eru merktar til at styrkja harðskapsmóttøkuna og tað skal so vera í tøttum samstarvi við kvinnuhúsi at hetta skal vera á grundarlag at byrja tilgongdina a styrkja kreppamiðstøðini so samanumtikið so kann mann siga at at hjálpin er har hon kundi verið meir hom kundi verið betur tað kann mann kanska altíð diskutera men í hesumøllum hesum kjakinum um kreppumiðstøð og kvinnuhúsið eiini vi eisini at takast fram at tey húsast undir øgiliga trongum kum fysiskum kørmum og tey brúka í stóran mun fysisku karmarnar á tamb sum er so tað er eisini eitt evni sum kanska í hesum her eigur at verða nevnt takk fyri
ja so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrsta er tað hervør pálsdóttir
ja nú kom landstýrismaðurin inn á tað her í endan av svaranum sum eg ætlaði at spyrj eisindur um tí at vit vita fysisku karmarnir hjá kvinnuhúsinum ikki eru serliga góðir og har eru heldur ikki serliga nógv pláss fyri fleiri kvinnum at koma inn á serliga við sær eisini hava børn og tú hugsaði at spyrja hvat ið hvør jálp kvinnur sum kanska ikki fáa pláss á kreppimissøðini kunnu fáa annars í so fall at kvinnuhúsið er fult takk fyri
svaraði djóni nolsøe joensen
takk fyri harra formaður eg havi ein sera viðkomandi spurningur og um mann eur hoyrt í kanska nøkur ár nú eftir hondini at umstøðurnar hjá kvinnuhúsinum at búleikas eru øgiliga ella eru trongar og tað er trupult at at fáa virksemið líkasum at ordiliga at at at at rigga har og og og tí hava hevur ynski fleiri ferð verið frammi um at fáa onnur og hóskandi hølir tí kundi mann sett ein spurning til landstýrismannin ella um tað kundi verið í framtíðini at mann umhugsar at nú tá ið virksemið verður niðurlagað á á barnaheiminum í uppi við peda við steingøtu at at almannaráðið tekur samstarv við í fer at forhandla við við við stýri í fyri barnaheimi um at kanska t at koma tey hølini brúka tey hølini til kanska virksemið hjá kvinnuhúsi tað vildi verið nokk so upplagt vildi eg hildið men tað var bara eitt ein viðmerking til dag takk fyri

jacobsengerætakk fyri harra formaður hetta er ein góður og viðkomandi spurningur sum eygun samelsen setur í sambandivið eftir her hugsi tá i tá ið man er á kvinnuhúsunum tá ið tað eru børn í volveraði tá er altáð serliga týdningarmikið at umstøðurnar eru góðar fyri børnini tí tað vísii tí at tað tað blíva nógvar aðrar avbjóðingar nógvar aðrir trævmar sum gera tað at at at fólk búgva á kvinnuhúsinum og tá tá tá eru altso aðrir karmar so kunnu vera betri ella vera góðir soleiðis at tað at ikki tað er við til at gera støðuna enn ov verri tí at børnini skulu hava sína rúmt eisini í slíkum støðum so so at tað kundu verið við se vissu avbjóðingar eru við at finna hølir so kundu eisini verið eitt eina eitt hugskot sum sum djóni joensen nevndi akkurát
ja og so er tað spyrjarin aftur eyka um saman sangifólk
takk fyri harra formaður ja landsstýrismaðurin sigur at har eru altso kvinnurnar og børnini fáa hjálp og tað ivist eg ikki í at tað eri eg ikki at t at tað ikki er so men so sum eg havi skilt tað so tað bleiv nevnt í hvussuer kanska er tað tørvur á at teg meira skipað ella tað kann vera teg broytt síðani men tað bleiv nevnt í hvussur í hesum her degnum her at altso at húsið sjálvt hevur eini námsfrøðing í hálvari tíð og tað er tað og teir námsfrøðingarnir teir líkasum skulu bara royna at hjálpa børnum í tí dagliga og ein onnur orsøk til at eg nevndi heta her eisini við børnum tað er tí at í hesar her bóklinginum sum kvinnuhúsið hevur givið út sum snýr seg um tey fyrstu fimmogtjúgu árini ella frá nítjan hundrað og hálvfems til tvey túsund og fimtan har har verðuleliga nevnt har hevur mann nokk so nógv hagtøl og mann hyggur eftir eisini eftir virkningunum av harðskapinum og har mann sær at har tað eisini er hetta her við at mynstrini kunnu endurtaka seg og seinni í lívinum og sovíðari at tað er møguligt at tað kanska ikki hevur verið nóg gott fyrr tað skal eg ikki siga men mann sær í hvørfall at at at mann hevur mett at akkurát tað fara ítøkiliga at hjálpa hesum her børnum kanska við at fáa nøkur amboð at læra at at liva við hesum her hvussu mann taklar hendan her harðskapsmann verið út fyri tað er møguligt at tað kann styrkjast eitt sindur h og so nevndi landsstýrismaðurin heftaher við móttøkuhúsinum og tað haldi eg vera upplagt at tað verður í samstarv við kvinnuhúsi ella kvinnuhúsið stendur fyri tí upp á onkran máta tað kundi eisini verið ein máti at fingið bøtt um karmarnir eisini fysisku karmarnir sum eg líka nevndi í innganginum til henda spurningin og har haldi eg at til dømis nú hoyrdi mann at tað vóru tvey børn eftir ella sum búðu har sum barnaheimið er nú at tað kundi kanska vera ein bygningur sum eisini gjóni nolsø joense nevndi at mann kanska fór at hyggja eftir um mann kundi givið betri hølisumstøður til til tey í kvinnuhúsinum so eg haldi at tað at víðka virksemið
hevði verið gott takk fyri ja takk so er tað hjá sólvík nolsson ger so væl
takk fyri tað er rætt sum eyðkund samvælsin var inni á at tað er ein námsfrøðingur knýttur at kvinnuhúsinum og sálarfrøðingar og annað eru ikki knýtt fast at men sum eg havi skilt so fáa tey um børn hava tørv á tí so fáa tey hjálp og vegleiðing og ráðgeving innan fyri tað eisini millum annað tá sálarfrøu tey hava tørv á tíð millum annað í sum eg segði í samstarvi við aðrar stovnar og aðrar tænastur í mun til tá fiskukarmarnar ja so skilja lænum nú havi eg ikki verið sum landsstýrismaður og vitja kvinnuhúsið enn tað er annars ætlanin men eg skilji at tey hava tey arbeiðið innan fyri øgiliga trongarfysikar karmar og tey brúka hvønn fermetur sum er tøkur til tey so at tað er uttan iva er tað nakað sum mann eigur øll fær at tosa um nú bleiv barnaheimið nevnt sum ein møguleiki øll uppskot til tað eru kærkomin tað er ikki eitt kjak vit hava havt men tað er eingin ivi um at tað arbeiðið sum kvinnhúsið ger hevur eita stóran týdning fyri bæði vaksin og børn sum sovorðið so hava eina døgurðsflatu inn har mann vildi ikki honum ynskt at ikki vera tørvur á teimum men eg tað og tí er tað eitt kjak sum mann eigur at partaka og vita hvat er kanska hvat ið ber til í tí sambandi takk fyri
ja so er tað eygun samelsen aftur ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg fari at takka landsstýrismanninum fyri at hann er so jaligur í í forhold til hetta her hendan her spurningin og nú nevndu vit hettahr til dømis tað við móttøkuhúsinum tað kundi verið kundi eg hugsað mær at at tað kundi verið ein partur av virkseminum vist nú vist nú kvinnuhúsið fekk betur umstøður so er vanmøligd at tað kanska bar til at til dømis á barnaheimina at tað kundi verið skipað í deildum har móttøkuhúsi var ein partur og og tað hevði so kanska eisini hjálpt til at at at at styrkja virksemið hjá kreppumiðstøðini heila tikið og og sjálvandi barnaheimið er kanska ikki so eg trúgvi har skal nokk so nógva velíkahaldið til úsavurt men men tað eru umstøðurnar har eru fínar til baørn uttanum umstøðurnar og og har er nokk so nokk so nógv hølur so at so at tað hevði kanska borið væl til at skipa tað upp á onkran ein góðan máta annars haldi eg at at kreppumiðstøðin at tey gera eitt fantastiska gott arbeiði sum landsstýrismaðurin eisini nevndi og tað er øgiliga viktigt fyri okkum ikki at gloyma at har eru einar tretivu ella fimmogtretivu kvinnur sum hava arbeitt sjálvbodnar í nógv harrans ár summar hava verið við at taka vaktir aftan á arbeiðstíð allar dagar allar trý hundrað og fimmogtrýss dagarnar í árunum er tað frívilig sum taka vaktir og summi onkur av teimum hevur verið har í tí vaktarskipanini í øll fimmogtjúgu áruni húsi hevur fungerað so at etta er hvussur eitt mynstur dømi upp á hvussu væl ta sjálvbodna og tað almenna kunnu arbeiða saman haldi eg so tað vildi eg líka nevna her til endan men eg sigi takk fyri at landsstýrismaðurin er so jaligur og eg gleði meg til at síggja hvussu leikur fer víðari í hesum málinum takk fyri harra formaður
ja og so er tað sólveig nolsøk aftur gjørt væl
ja takk fyri eg ætlaði her at enda líka at nært eitt sindur við hesa nýggju móttøkuna sum mannmóttøkun fyri harðskapsrakt sum eygun samelsen eisini var inniá og honella hon ynskti at tað bleiv gjørt í samstarvi við kvinnuhúsið sum sagt so er tað allarhelst veru tað ein partur av tí nýggju harðskapsverðskætlanini sum fær í gongd ella tá ið arbeiði veður tikið upp aftur og tað verður gjørt í ella grundalaga fyri hesi móttøkuhúsinum eg verður partvíst lagt við sama viðkvinnuhúsinum og øðrum viðkomandi fakbólkum eisini sum sum verða relevantur at taka inn í tí arbeiðinum eisini og sum eg havi skilt so fær tilgongdin hon verður byrjað nokk so skjótt og miða verður ímóti at móttøkuhúsið kann byrja sítt virksemi aftaná summarferðina í ár
ja takk so var hesin spurniningur svaraður og avgreiddur vit koma til tann seinasta spurningin í dag sum eisini er til sólvitt nolsøe landsstýrismann og hann er viðvíkjandi samanhangandi tænastuveitingin og tað er eygun samuelsen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður hetta er eisini ein spurningur til sólvit nólsoy lsnólsøe landsstýrismann í almannamálum tað var soleiðisar at í seinastu tingsetu tá samtykti eitt løgtingið eitt einmælt eitt uppskot frá einari samdari trivnaðarnevnd um at heita á landsstýri um at gera eina frágreiðing um hvussu størri samanhangur og samskipan kann setast í verk í tí almenna geiranum og mann samtykti eit uppskot um neyðug átøk skuldu eisini leggjast fram í hesum her sambandinum og trivnaðarnevndini hon var sjálvandi samd um at fyri at forsetin fyri at fáa eitti eitt relevant lógarverk tað er at mann gjørdi eitt fyrireikingararbeiði og tí tí orðaði mann tað soleiðis sum eg havi nevnt hetta her uppskoti h tað var at tað var ikki ordiliga fast hvør skuldi hvør fekk hetta her málið at loysa hetta her samtykta málið men so sum eg so seinni havi skilt so erð tað lægt til almannamálaráðið øh og tí er tað at eg spyrji landsstýrismannin um hetta her tí tað er jú soleiðinar at vit hava nógvar góðar tænastur til borgarir øavbjóðingin hon er ofta tann tá ið borgarin skal flytur einari skipan í eini aðra og tái mann flytur ímillum myndugleikar hoyra vit ofta at tænastan broytist og kanska kanska verður verri fyri borgarin og at tað er eisini hetta her sum vit hoyra alla tíð at borgarar detta niðr ímillum skipanir h ein sovorður lóg um samanhangandi tænastuveitingar hon hevur nógvar kann hava nógvar fyrimunir fyri tað fyrsta borgarin verður settur í miðdepilin og betri hjálp til borgarar og familjur við samansettum avbjóðingum og kanska minni umsiting og størri frælsi hjá starvsfólkum og fakliga kann mann styrkjast og eisini tað at mann kann arbeiða á tvørfakligt og tvørgaraligt við royndarvirksemi og sovíðari so at at vit hildu tað øll trivnaðarnevndin at tað var rættiliga relevant at fáa eitt arbeiði gjørt og um mann skuldi gera nakra lóggávu tí hesar spurningar til landsstýrismannin takk fyri
ja so fær sólvit nálsoy orðið ger so væl
takk fyri landsstýrið arbeiðir alla tíðina við at tryggja betri samanhang í vælferðartænastunum lógin um almannatrygd og tænastu er eitt dømi um tað har etur lógini álagt almannaverkinum at tryggja samanhang í veitingum og at samstarva og samskipað við aðrar myndugleikar um viðskiftafólkið er undir fyriskipan hjá øðrum myndugleika til dømis og í sambandi við eldra lógina um útlengingarog eldrarøkt har hevur mann eisini álagt myndugleikar at beina hesar óvissnar um tænastur burtur sum sum eru ofta millum kommunur og land so tað er nakað at tryggja betri samanhang í vælferðartænastuni enn nakað sum mann arbeiðir leypandi við millum annað hava vit eisini eitt arbeiði e eitt arbeiði er í gongd til at gera tilmæli til landsstýrismenninar í mentamálum heilsumálum og almannamálum um hvat kann gerast fyri at møta tørvinum á starvsfólki komandi árini innan fyri vælfrðartænastuna og har havi eg skilt athar er eisini ein partur av arbeiðinum at at hvussu kann mann skipa og samskipa vælferðartænastunar á landi her á landi betur framyvir tað er ikki soleiðis nú spyr eygun samuelsen um nakrar tað kann vænta star frágreing í lógin verður løgd fyri løgtingið tað ikki sleiðis at vit hava sett nakran bólk atviðgera hetta og eg fari eg vænti ikki a tað verður nakar bólkur settur at viðgera hetta í øllum førum fyrr enn tað arbeiðið sum hevur gjørt nú í í millum ráðini um starvsfólkatrotið er liðugt og tað tilmælið eg komið og tí er tað heldur ikki viðgjørt politiskt í ein partur av tí arbeiðinum er partur av arbeiðinum sum hevur gjørt í hesum tilmælunum so men visti tað so vís eg at tørvar er á at at seta onkran arbeiði við hesum samanhangandi tænastunum so veður tað kanska farið undir tað í komandi tingsetu tað skal ikki siga men higartil hevurmann ikki tikið ítøkiliga støðu til fyri at arbeiði sum skal gerast nú í øllum føriminum takk fyri
ja takk so fær so er tað onnur komborðið fyrst er tað uni ra
rasmussen gersuvæl takk fyri ja eg haldi persónliga eisini at hetta er øgiliga viktigt við hesum mantænastuveitingunum eg haldi at tað tað fer øgiliga nógv spill tíð við at at starta alt upp av nýggjum hvørja ferðir at onkur flytur úr einum goyri í ein annan so eg haldi tað ljóðar spell at mann ikki farin í gongd við akkurát hetta enn og at mann sigur at mann kanska fer í næstu tingsetu so eg eg vóni at hetta kemur skjótt í gongd soleiðis at tað kemur at virka skjótt og at mann kemur í onkrum uppskoti um hesi tingini takk fyri
so er tey jóhannes joen
cceæ takk fyri formaðuru at hetta er ein eitt álvarsmál og eitt sera gott mál hetta her við at veita sama nakan tænastur men men tað er átta tað sum eg sakni tá mann kemur til at tosa um mís tingini so so blívur ð ottan her hvat iðitøkiliga verður so broytt tí eg mann sær ferðatna ferð at tænastustøðið kundi verið nógv betur á nógvum økjum og ítøkiliga so so hendir ikki so av nógv tá tað kemur til at broyta tingini á stigi jú eisini samstarvð millum land og kommunur og hvussu mann færa at skipa viðurskiftini soleiðis at øll fáa eina góða og rættvísa tænastu og ikki soleiðis at fleiri dettarnir millum í heilum og so a setað verið og vónandi verður tað soleiðis í framtíðini at vit lofta á øllum tá tað kemur til hesa tænastuna takk fyri
edva jakobsen
takk fyri hara formaður akkurát tað ettr samanhangandi tænastuveitingar hevur alstovan týdning or havt tað í nógv nógv harrans ár eg vóni at vit høvdu málið fyri og tað bleiv lagt yvir tilandsstýriskvinnuna tá í almannamálum sum so er blivið skifti verður í millari tíð og og eg vóni at sisum un rasmussen eg vóni at hetta er nakað sum kemur skjótt á borði tí at tað er so nógvar familjur sum eru ørkymlar tí at tær hava ofta fleiri geirar at at skula fyrihalda seg til og tað vísir s at vera øgiliga trupult at fáa allar skipanirnar at at tosa saman tað bleiv einaferð nevnt í í í einum onkrum felag at um hetta her at tað er nógvar tænastur tað eru nógvar veitingar og tænastur til men ofta er tað avbjóðandi at fáa tænasturnar at tosa saman soleiðis at brúkarin fær veit hvar han skal hendvendast mann verður drenaður í í í energi fyri hvat
ja so er tað eyðgunn samansins sum fær orðið aftur ger so væl
ja takk fyri harra formaður nú vísir landsstýrismaðurin á hetta her við at mann kann jú at mann arbeiðir alla tíðina við at skapa samskipan og samanhang tað er rætt tað hevur mann gjørt alla tíðina og so vísir hann millum annað við megna títt lív og mann kom við tey góðu tilgongdini og so kom lógina um almannatrygdog tænastur og at hon hon bindur so nógv fyri samskipan og samanhang í tænastuni sum hon yvirhøvur kann eigur nokk onkran part av bókstavinum í tí lógini at hon er við vilja løgd ella orða soleiðisnar at at tað skal vera ein frá almannaverksins síðu skalta í hvørfalt vera bundin fyri at at mann mann skal miðvíst arbeiða við samskipan og samanhangi í tænastunum tað er eingin ivi um tað og tað er tað sama við eldralógini eisini har mann álegði tað men hetta her uppskotið er gjørt aftaná at tann lógin er komin tí at vit høvdu millum annað hoyringar í nevndini har ið megd var inni og og fleiri av teimum feløgunum har sum søgdu at hetta var veruliga neyðugt og veruliga eftirlýst u hesum her tí at sjálvt um mann kann siga sjálvt um almannaverki hevur orðingar sum sum siga at mann skal arbeiða so og alt er umskipað eftir tí um mann eisini roynir at arbeiða so so er tað aðrir geirar sum sum kanska ikki hava tað so tætt inni at sær sum almannaverkið hevur og tí er tað neyðugt nettupp at fáa hinar geirarnir innan fyri vælferðina at arbeiða líka tætt saman og tað var faktiskt tað sum hetta her uppskotið hetta her uppskotið sum eg spyrji um gekk út uppá og og tað er fínt við seg tað arbeiðið sum landsstýrismaðurin vísir til millum tey trý ráðini at hetta er við starvsfólkunum at ein partur av tí eisini er hvussu mann kann skipa og samskipað tað betur men eg vil hvussur siga at út frá hoyringunum og eisini út frá teimum viðmerkingum sum landsstýrismaðurin hevur fingið úr salunum í dag so haldi at tað er tørvur á hesum arbeiðinum eisinitakk fyri
ja sólvit nolsøe fær orðið
gersvæltakk fyri at fáa samanhang ívælferðartænastunum er sjálvandi neyðugt sum sagt so er verður eitt eitt ávíst arbeiði gjørt í løtuni ikki tað sum sum trivnaðarnevndin samtykti fyri einum ár síðan men skalman fara undir tað arbeiðið út frá tí sum bleiv samtykt í trivnaðarnevndini so sígi eg fyri mær at eitt tað fyrsta mann skal øllaferð fara undir er at finna út av hvar gongur hvar er so markamótini ímillum tmsa ráðini sum tá verður involveraði og og tað verður kanska ikki so lætt at umsita akkurát tað hvør hevur nú ábyrgd av hvørjum og tað skal tað skal definerast øgiliga greitt og og er hvør hvør skal vera tóhaldari já hasum her og hvør skal tryggja at lógin verðið fylgd og vil seg øll hava ábyrgd hevur til endans nakar ábyrgd tað eru spurningar sum svarast í øllum førum áðrenni sum skulu definerast øgiliga greitt í ein einari lóg um samanhangandi tænastur um um honi verður gjørd men aftur til tann ítøkiliga spurningin so er arbeiðið sjálvt við tí lógini ikki sett í verk og verður tað tað vst tama fer at taka støðu til sambært tí álitinum sum kom frá trivnaðarnevndini fyri eium ári síðani so verður að í øllum førum bíðað inn til tað tann arbeiðsbólkurin sum nú situr í løtuni á arbeiðir hvat hann kemur við møguliga verður ein partur av tí sum mann vil uppnoða við hesi lógini møguliga er tað ein partur av títilmælunum eisini tað fáa teg at sígj gera tal føri takk fyri
ja so er tað eitt umfar eftir og tað er eyðgunn samuelsen sum fær orðið ger so væl
htakk fyri harra formaður ja eg skilji væl at landsstýrismaðurin tosar eitt sindur kanska hann er nýggjur og og og og eg skilji væl at hann sigur at hetta arbeiðið verður gjørt áðrenn ella tað verður so ikki áðrenn tað arbeiðið verður liðugt við starvsfólkunum men men eg haldi tað var púra greitt í trivnaðarnevndini og eisini av teimum umboðunum úr samgonguni sum sita í trivnaðarnevndini sum eisini hava havt viðmerkingar til hetta málið í dag at at mann ynskir hetta arbeiðið verður gjørt tað er tað men attso eg mann kann eisini siga hví tað akkurát bleiv lagt út til almannamáaráðið tað er nokk løgmaður sum hevur fluttað har til at tað er almannamánaráðið sum skal taka sær av hesum her tað sum vit tosaðu um tá var at at tað kanska var løgmaður sum tann samskipandi parturin kundi mann fyri stilt sær men tað skal eg so ikki blanda meg uppí yvirhøvur men men tað er nemligani nakað sum er fevnir um allar geirar sum tað má vera onkur uppiyvir sum samskipar up á onkran máta og møguligani tað skal g ikki kunna siga men møguliga er tað tí at almannaráðið hevur nokk so nógvar royndir við tvørggarraligum arbeiði at tað er tí at eg komi har men um landsstýrismaðurin nú sum tíðin gongur eg haldi meg havi mann mann hevur eisini hoyrt at tann góða tilgongdin skal eftirmetast og so víðari at vissi landsstýrismaðurin hevur eygað fyri hesum her proplematikkinum og spyr seg fyri og hoyri frá teimum sum hava royndir við tí so trúgvi eg at hann fær nøkur kanska nøkur ting at vita har meira um probematikkirnar og um kanska hvussu neyðugt tað er at hetta kemur fyrr ella seinni tað haldi eg at at eg kann siga og tí fari eg bara at vóna at hann verður opin fyri tíð og at at hetta her verður sett á skinnari fyrr ella seinni men hetta er eitt stórt arbeiði men tað ljóðar ikki so so tá mann hoyrir bæði í fjølmillunum og eisini at mann tosar við áhuga feløg at mann er komin á mál og so langt burturá tí at tað er statvekk at mann hoyrir um hetta her við millum geirar og fólk sum dettanir millum tíverri takk fyri harra formaður
ja so er tað til síðst landsstýrismaðurin sjálvandi nólsoy
gersu vælja takk fyri sanniliga hevur tað týdning at samanhangur er í tænastunum vittað eu ikki so langt síðani haldi e at til dømis megd forkvinnan í megd var úti og vísti á tað og mann hevur hoyrt tá fleiri ferði at tað er vandi fyri at fólk detta niðri ímillum skipanir so tað r eingin ivi um at samanhangur sutlasøgu er neyðugur um tað er tvingandi neyðugt at tað verður gjørt í heinari lóg tað veit eg ikki men tað er nakað sum má tað er tað tað kann sjálvandi nakar man kann hygga uppá men men egeri ikki sannførdur um at tað er øgiliga neyðugt at gera tað í einari lóg beinleiðis tí at aftur har altso ábyrgdin innan fyri ta lógina hvør hevur nú ábyrgdna av hvørjum og hvat ráð hevur ábyrgdin av hesum í øllu førum definerast øgiliga týðiliga í tí sambandi soleiðis at at ábyrgdarbýtið er øgiliga greitt men sum sagt so er er støða ikki tikin til hetta enn so eg fái ikki sagt ja alta nei prinsis hvat verður gjørt men sanniliga sum haldi eg at øll kunnu semjast um at samanhangurin millum tænasturnar skal tryggjast so ella so í øllum førum takk fyri
ja takk fyri so varð hasin spurningurin svaraður og vit eru komin ígjøgnum allar spurningarnar sum vóru á skránni í dag og vit koma so til ta næsta punktið á skránni tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar tveyoghálvtrýss uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað uni rasmussen fyri javnaðarflokkin jóhannes joensen fyri tjóðveldið pálla reynatúgvu fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri miðflokkin billiustinussen og fyri framsókn rutt vang tað eru tey sum er komin uppá her og fyrst fær uni rasmussen orði ger so væl
takk fyri ja hetta er soein eyka fíggjarlóg sum pollareynatúgvu hevur lagt fram í samband við at saíkar kommuna hevur fingið stóran skaða av keðiligum veðri og tað er sjálvandi álvarsamt hjá teimum sum ein so lítil kommuna at hava fingið so stórar skaðar so stutt ímillum so at tað er tungt hjá teimum at klára at taka eitt sovartak sjálvur ella sjálvur bæði í samband við við tann skaðan sum bleiv av av uppgangi og so tann skaðan sum nú hevur verið av av áarføri so at biðja um hesar tvær milliónirnar í samband við tað tað er sjálvandi tann parturin í hesum at nær skal landið grýpa inn og ikki mann hevur í fleiri umførum snakka um onkran grunn sum kommunurnar burdu staðið saman um og landið kundi verið við í sum ikki er blivin til nakað enn tí mann ikki er blivin samdur um hvussu tað skal vera tí tað er sjálvandi ymiskt hvussu kommunurnar eru stillaðar nær tær útsettar fyri skav hon upp á hendan mátan summar eru nógv meir útsettari enn aðrar og so sær tað út sum at av tí sama blívur tað ymiskt hvussu kommunur eru við upp á at vera við í sovarðanum men hetta fer so í fíggjarnevndina og og tá gangi eg út frá at landsstýrismaðurin í fíggjarmálnum verður innkallaður og so at mann hoyrir hansara meining í sambandi við hetta her eg trúgvi at tað er viktigt at hann kemur inn yvir hetta og og kemur við einari meting um hvat er rætt at gera í hesum her eg tori ikki at siga akkurát hvat hvat er besta loysnin í í hesum her men men eg skilji væl støðuna hjá teimum har suðuri í húsavíkar kommunu so eg vil bara siga at eg haldi at hetta arbeiðið skal hyggjast væl eftir í fíggjarnevndini og at at landsstýrismaðurin skal koma við sínum harbeint takk fyri
ja takk so fær páll á reynatyggu eina viðmerking
takk fyri nei fyri røðuna uni rasmussen eeg haldi at uni rasmussen var inni á nøkrum av tí rætta sjovandi sum er tann prinsipiellu spurningurin hvat gera vit í líknandi støðum generelt í føroyum tí hetta er jú ein støða sum sárt ta øll búpláss í føroyum kunnu koma í og vit hava eisini áður havt eitt sindur líknandi støður sum tá ið árnarbrimið var í skálavík fyri nøkrum árum síðani tá valdi løgtingið t at stuðla skálaka kommunu við nakað peningi vit hava eisini støðurnar við við brimmejm sum eru gjørdar millum annað í sumba hetta eru í hvussur hetta eru hvussur spurningar sum vit vit mugu taka upp mugu viðgera um tað er av av veðurlagsávum ella ikki tað veit eg ikki men men smærri kommunur hava hvussur trupulleikar tá ið teir koma í líknandi støðu sum hesa takk fyri
uni rasmussen
ja tað er akkurát tað mann hevur verið inni og hjálpt í summum førum og tá hevur tað eisini verið diskussiónir um um tað hevur verið rætt at gera tað soleiðis sum mann hevur gjørt tað men tað hevur so verið gjørt bæði á sandoynni og í suðuri og eg veiti um tað eisini hevr verið gjørt aðrastaðni so so hetta er hetta er álvarsamt tað er einki ivast í á og húsavíkar kommuna har eru ikki nógvir íbúgvar so har eru hatta betýðir rættiliga nógv hjá einari so lítlari kommunu so so eg vóni at tað verður funnin onkur loysn í hvussur takk fyri
ja tað vóru ikki fleiri viðmerkingar og tað er næstu røðari bøari sum fær orðið jóhannes joensen
ja tað uppskot sum fyri liggur er eitt uppskot hjá pálla reynatiku um at fáa játtað tvær milliónir til húsavíkar kommunu eikajáttanin áá fíggjarlógini fyri ati hjálpa upp á tær skaðar sum eru hendir har suðuri í kommununi fyrst vil eg siga tað at tað liggur íburði í føroyingum at hjálpa hvørjum øðrum og tí er tað beinanveði tað at vit hugsa um at vit eiga at hjálpa teimum sum eru verri statvemnið sjálvi og tað taki eg fult undir við føroyingar hava eisini hjálpt aðrastaðni vit hjálpta í íslandi tá skalvalopvar ásinni og tá náttúruvanlikur hava verið har eg meini atvit hava hjálpt eina tvær ferð hvussu her og tað er øgiliga gott at vit kunnu rætta eina hjálpandi hond tá vit hava førleikar til tá eg hugsi um um hetta her við at skaðar henda runt landið av náttúruávum so skulu hava eina skipan sum ger tað at vit øll sjálvandi eru líkastillað at vit fáa tí náttúruvanligt kunnu henda nógvastaðni nógvum ofta eftir smáplássum illa har sum illa er atkomuligt illa harsum fjøll stór fjøll og fyri tó at suðuri dali og og húsavík mest brimið sum hevur gjørt skaða men sjávandi nú var tað glopraregni hetta kann henda runt allar føroyar og tí er tað gott vit kunnu fáa eina skipan sum sum kann vera soleiðis at at øll verða hjálpt tá vit hava tørv á tí og tað er soleiðis at hetae komunal økir og kommunurnar eiga sjálvandi at seta seg saman og og mann eg tosað um at gjørt ein grunn ein trygdargrunn til ein grunn sum skan gera tað ein vanlukku grunn sum ger tað at vit kunnu troyta teimum pengunum sum eru har tá ið skaðin hendir og eg havi líkasum á hjartasoff eg haldi tað er ikki gott nokk at tær sterku kommununar tær ríkukommunurnar ikki hjálpa teimum fátæku ella teimum verri stillaðu so kand mann snakka nógv um um vit hava nógvar smáar kommunur men men soleiðis er støðan og eg haldi tað at tað eru pá so pláss at tann sterkari tann ríkari hjálpið tí fátæka soleist eigur tað ver a og hetta er ikki so nógvir pengar at vitikki kunnu hjálpa hvørju øðrum við teimum tí at vit snakka um um um smá bløpur kann mann siga smann hugsar um í í tí stóra her eru tvær milliónir visti nú komunurnar komu eisini við einum einum tali jamin so so hevði mann eisini tað hjálpt tí eg veit at hsahúsakommuna er ein ein lítil kommuna eru ofta í húsabokadali sjálvur og har tey megna ikki at at at standa inni og og og gera tær umvælingar sum krevjast tí borgaran eru fáir og skattapengarnir er ikki stórir og tí er tað pláss í pláss eisini at vit eru við til at hjálpa eg taki fult undir vi hesum upskotunum taðker javnaðarflokkurin øh vit mest so hyggja eftir um men eg meini sjálvur at kommunurnar eiga at vera við eisini og at kommunufelagið ikki kann fáa eina semju um at gera ein grund tað haldi eg er undarligt tí at eg trúgvi ikki at vit snakka um so nógvar pengar vist vit samla allar kommunurnar saman og tað er væl ikki soleiðis at vit hava náttúrugvanlikktur hvørt ár tað koma av og á tað er serliga brimiðsum eg geri tað og hesu ferð var tað eisini regn glopraregn tiv tað verið fyrr onkuntíð eg meini eg onkursegði mær at í nítjan vóru stórur skaðar á klopraregni so tað henda hendir av og á og tá ið skaðarni henda llíkamikið hvar tað er so eigur mann at fáa hjálp eg veit at mann onkuntíð snakka um kirkjubø við vakkaverjini har hevur ver avbjóðingar og onkur aðrastaðni norðanfyri eisini og lendingar ymsastaðni á útoyggj eg haldi at mann má hyggja eftir øllum hasum tingunum og fáa eina skipan sum ger at vit kunnu fála okkum trygg líkamikið hvar vit búgva og tá tað kemur tl hetta konkrta uppskotið til at hjálpa suðuri í dali og húsavík so taki eg sjálvandi undir við at vit gera tað eg haldi at tað eru tvær serstakliga vakrar bygdir sum eg haldi at vit mugu royna at at byggja upp aftur sum teir vóru sum tað sum sum tær at tar blíva tað sama sum teir sum vóru frammanundan søgulig støð eisini sum vit eiga at varðveita eg hugsi at í kloprareglinum fóru vegurin nokk so nógv vegakervi meðan lendingarnar fara mest í briminum og tá er tað heilt ymiskar ymiskir pengar vit snakka um tí lendingar kunnu vera nokk so dýrari at gera aftur meni hetta uppskotið er eitt fínt uppkot gott uppskot sum vit í javnaðarflokkin taka undir við og vónandi fáa vit kommunurnar við eisini eg veit ikki hvussu uppskotsstillarin hevur hugsað um at fingið kommunurnar við um hetta er bara ein máti at royna at fáa kommununar við tá i vit játta hesar pengarnar ella um vit bara játta pengarnar her frá tað kundi uppskotsstillarin sjálvur greitt frá her stendr oynkin í uppskotnum um her stendi tað at at at fáa kommunurnar við men tað stendurikki nóka ítøkiligt um um tað koma vi tað
ja takk íi at var ein viðmerking pállareyna a tykumr
gersovælakk fyri eina góða jaliga røðu johanes joensen gleðiligt at hoyra at javnaðarflokkurin tekur undirvið hesun her tað hevði kanska eisini væntað hann var innií ein spurningin um tað prinsipiellur tí um hann skuldi havt ein trygdagrunn og eg eri púra samdur eg haldi man hevur brúkt alt for naka tíð um at at tosa um tilbúgving í føroyum sjálvandi eitt er tann tann tekniski parturin av av tilbúgvingini ella tann fakligi parturin men hin parturin sum er tann fíggjarligar parturn han hevur sanniliga eisini týdning og eg haldi a er týdningarmikið at at mann fær partarnir at tosa saman at at kommunurnar eisini eru við í tí heilt ítøkiliga so síggi eg fyri mær hetta er ein beinleiðis stuðulslópgáva til húsavíkar kommunu fyri at royna at lyfta uppgávuni álíkningin hjá húsavíkar kommunu er tríggjar milliónir í alt so tá ið mann fær skaða fyri tríggjar milliónir so tr ein heila álíkning tað atað er tað er meira enmankann vænta at ein lítil kommuna klárar uppá eitta ár takk fyri
ja takk jóhan
nus joensen gersovæl ja takk fyriat pállarena greigreireigreidiliga segði frá hvussu ið hann hugsaði hetta uppskotið var vist tað er soleiðis at vit hjálpa hett uppskotið til ítøkiliga húsavákommunu so taka vit sjávandi eisini undir við tí uttan at kommunu felagi við men eg haldi sjálvur at kommunurnar eiga at koma við í framtíðini so um hetta uppskotið kann føra við tí at at at landstýrsmaðurn líkasum tekur seg saman og og ger ein el annan form fyri grunn har vit eru við í landið við og og kommunurnar við so hevi tað verið øgiga gott fyri framtíðina men vit taka undir við at húsavíkar kommuna fær hesar tvær milliónirnar til at byggja dal og húsavíka uppaftur
ja takk næsturra røða er erhard joensen
hetta hersum mann tosar um her hetta eru tvær milliónir og og uppskotsetarin sigur tað at skaðin er mettur til umleið tríggjar ella verð mettur til umleið tríggjar milliónir tátá ið havnirhúsavík takskaðasinni tað er pinotz tá mann í dag hugsar um at hetta er fyrstu dagur í søguni nakrantíð hvar ið amerikanska samlaða amerikanska feuterala skuldin fór upp um tretivu túsund milliardir dollarir so er tríggjar milliónir pinos men

hetta her uppskotið er snýr seg um tvær milliónir í eykarjáttan til til húsavíkar kommunu vegna skaðar sum eru komnir av í tí seinasta áarførinum

soleiði sum eg síggi tað koma at hava tað truplar og truplari í framtíðini man kann taka eitt sovorð dømi sum hettar hvar ið tað kemur ein brimskeið

at árnarvegur hvar ið ið tey koma á milt sagt illa fyri av einum árnavekri og tey kunnu stríðast við tí

og tað eru onnur økir sum samstundis tyngja kommunurnar meira og meir okur síggja eldraøki sum tyngir smørri kommunurnar í nógv størri mun enn hvat ið tað hevur gjørt okur síggja eitt barnaverndarøki sum tyngir smærri kommunurnar nógv meira enn hvat ið tað hevur gjørt og soleiðis kundi mann hildið áfram jú meira komplekskt okur gera samfelagið jú minni møguleika hava smærri kommunurnar fyri at yvirliva reint fíggjarliga tíverri haldi

hetta uppskotið kemur sjálvandi í fíggjarnevndina og okur koma so at hava tær innkallingar sum skulu til har men eg skilji væl at sovorðni uppskot verða sett fram okur hava havtfleiri dømir okur hava havt hvalba okur hava havt porkeri okur hav havt skálavík og uttan iva fleiri onnur sum okur hava havt hvar hvar taðv verið stórur skaðar

og tí má man finna eina loysn og eg trúgvi minni og minni upp á hesa kommunalu loysnina tí hon hevur verið tosað um og eg haldi at hon er blivin ein táta sum mannhevur begint at at taka upp úr hattinum hvørjar ferð nr mann tosar um akkurát hetta her økið at so er tað kommunurnar sum skulu finna saman og kommunurnar hava ymisk áhugamál tað eru ikki allar kommunurnar sum eru áhugaðar íí í eina samlaðari loysn og tí trúgvi eg at tann loysnin sum skal finnast á akkurát hesum økinum at at finna fígging til sovorðnar skaðar sum standa upp hvar ið smærri kommunurnar ikki megna tað tað má takast her enni tað má vera ein politisk loysn her enni sjálvandi saman við tí tí kommununi sum sum tað til ein og hvørja tíð rakar men eg trúgvi minni og minni upp á ta kommunalu loysnina ikki uttan so at almennu myndugleikin tavil sia at løgtingið fer inn og og langa nevandi borðið og sigur tað at nú skal okkurt kanska hvat okur finna eina semju millum løgting og kommunufelagið sum so finnur útav at semjast um ein leyst til at fíggja sovornaga í framtíðini

eg kann ikki lova hvat fyri støðu í íella hvat ið kemur út aftur aftur í fíggjarnevndini tað mugu okur so taka í nevndararbeiðinum men okur skuldu hvussu geva teg eina virðiliga viðgerð og hvar ið akkurát hesin her problematikkurin kemur upp at venda og eg kundi hugsað mær at mann at mann tók bæði kommunufeløg tók bæði kommunufelag og og landsstýrismenn og og onnur sum kundu havt eina ávirkan á eina samlaða loysn inn til hoyringar fyri at fáa fyri at fáa hetta her málið avgreitt soleiðis at okur ikki skula hava akkurát sovorðnir mál sum hesi her liggjandi á borðinum hvørja ferðtð hevur verið ein eitt globraregn ella ein ordn men at tað liggur ein skipan aftanfyri sum loftar hesin her í staðin fyri at tað koma sum eykajáttanaruppskot takk fyri
ja takk her vóru nakrar viðmerkingar jóhannes jóhannes
osen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja vit mugu bara staðfesta tað at vit hava fleiri kommunur ov nógvar smáar solei sga støðan eg hugsaði bara um tað hevði veriðeitt hugskot erard joensen saggar um at kommunurnar ikki semjast um at at fáa ella skipað ein ein grunn ein trygdargrunn ela ein vanlukkugrunn kundi mansn so sagt tað at tær at mann legði tað út soleiðis at tær kommunurnar sum høvdu áhgvitir slerdu seg saman tær stuðlaðu hvørj aðra og tað eru væl onkrar av teimum sterkari kommununum sum sum kundu verið við har tí tað er væl soleiðis kommunufelagin at viein kommunan sigur nei jami so so verður tað einki taðer lakkas um vetur æftur í kommunufelagnum sum eg skilji so at visti a hev verið soleiðis at kanska kommunan tók seg saman sum okkur áhugaðir t hava n trygdargrunn og so fingu tann grundin upp at standa tað hevði kanska vi t hugskot takk fyri
ja takk erhard joensen ger
ja takk fyri tí fyrstu fólkina ja tað er møguligt johan sjónensen at tað er ein máti at loysa tað uppá men eg haldi at tað er ein rættiliga ósolidariskur máti at loysa tað uppá tí at tað verður uttan at iva soleiðis at
tað er ríkasta kommunurnar kanska melda pass tað vil siga at tað vera tær smærru kommunurnar saman við kanska nøkrum miðalstórum kommunum sum koma at atat melda seg inn í klubban og tað haldi eg faktiskt ikki er rætt eg haldi at tá ið t tá ið tað eru sum onkur hevur nent her áðrenn tá tað eru vanlukkur skaðar tá hava okur verið røsk til at hjálpt okur hava verið rúkkt til at hjálpta í útlandinum eisini okur játta nú tólv milliónir krónur í í ulansbistand hvørt ár fyri athjálpa úti í heimi hvar ið tað er neyðug og lendiheit meðan tá ið tað rakar tær smærri kommunurnar hjáokum sjálvum so halda okur bara hendurnar fram og siga tað at hatta har er eingin loysn áasar og hatta má kommunufelagið taka sær av og tað vita okur tað ger kommunufelagið ikki takk fyri ja takk so er tað pállar
breyna dúgva eina viðmerking ja takk fyri førklinnan taðkaði ahat joensen fyri eina eina seriøsarøðu og harann sjálvandi hevur síni ivamál um tey prinsipielluviðurskiftini rundan um atta her og tað trúgvu vit øll hava tinginum men samstundis igur í hesini sandíðinum tí at at tíðin eigur at vera farin har sum vit brúka tað her málið sum okkurt slag av tátu sum hann sjálvvarini á at at vit mugu finna loysnirin í staðin fyri bara at tosa et vit a vit hava tosað um úsviðurskiftini í eg minskt hvussu nógv ardir síðani odnarbrimið í skálavík men tað er tað eru út móti tíggju árum síðan og tá høvdu akkurát somu diskussión og og síðani eru síðani eru hava fleiri lands ýrið verið og ogskiftan landssírir hava ikki fingið loyst tay prinsipiellir viðurskiftin og tí statvecd tar søgu at vit hava einkund mál sum vit taka upp hvør sær og tað eg haldi heldur ikki er a nøktan loys vit mugu finna okkurt okkurt betri boð takk fyri
ja takk erhard joensen
gersætakk fyri frú forkvina ja eg eri so eg bera samdur við pálla reynatúgvu at hendan tátan sum okur nú bara hála upp úr hattinum hvørja ferð eitt sovort uppskot kemur á borðið honførir ongan veg og eg haldi atinú veit ikki hvussu mann hvussu mann kann fáa hevði man í tað minsta kunna fingið kommunufelagið til at sagt ja ella nei at nei okur finna onga loysn her so vita okur tað at so skulu okur inn her at finna loysnina tí so ella so má ein loysn finnast so leingi sum okur hava tær smáu kommunurnar so eg eri púra samdur við pálla renatúgvu at hetta er hetta er ikki nakað sum sum bara raka kanska traðja ella fjórða ella tíggjunda hvørt ár tí at nú nú er tað faktiskt blivið soleiðis at hesir skaðarnir raka næstan hvørt ár ein ella aðrastaðni í einum ella øðrum formi so tí mmugu okur finna eina loysn og eg eri bangin fyri at tann loysnin hon má finnast her inni
takk fyri ja takk næstur á røða er biljustinusar ger so væl
sum eg vil siga rakar upp á ein máta í solar pleksus á politisku skipanini tí hann nemur við nøkur viðurskiftir sum gera at teir flestu politikararnir fáa ringa samvitsku tað hevur verið snakkað í áravís hvørja ferð eini ódn er og bygdir koma illa fyri av brimskaðum av skæðum orsakað ódnarveðri so vakna nøkur og siga nú má okkurt henda nú mugu vit gera eina samhaldsfasta skipan sum gevur nóg mikið av styrki til at kunna lyfta teimum avbjóðingunum sum hesir skaðarnir hava við sær men tað hendir einki

tað eru í hvussu so er tveir mátar sum mann í longri sygt kann loysa hesar avbjóðingarnar mann kann gera tað sum mann til dømis hevur gjørt í tí stóru runavíkar kommunu sum hevur haldið eg fimtan bygdir hendir ein skaði í oyndarfirði ella í rituvík ella hvar tað skal vera so er kommunan so mikið bjálvað og so mikið stór at hon megnar at lyfta uppgávuna at bøta um skaða tí at hesar bygdirnar eru partar av einari lutfalsliga stórari kommunu og um mann hoyrir kanska ikki so nógv um tað stóðu hesar bygdirnar einsamallar so høvdu tær ikki ein livandi kjans at lyfta uppgávurna sjálvar í teimum førum tá skaðin er stórur og tað er júst tað sum hendir í hesum førinum við húsavíkar kommunu tað er ein lítil kommuna við einum lítlum kommunukassa sum ikki hevur ein livandi kjans fyri at lyfta einari so stórari uppgávu sum tað er at at bøta um teir skaðarnir sum stórir stormskaðar hava við sær

hugsa mann hin tankan sum júst nú er sera aktuellur sum heri svarasonur verður frammi við borgarstjórin á sandi at øll sandoyggin var ein kommuna so var tað kanska ikki ein óyvirkomilig uppgáva hjá eini felags sandoyar kommunu at lyfta ta uppgávuna at gjalda fyri teir brimskaðar ella í hesum førinum glopraregn sum raktird av og tí kann mann siga tað tann eini møguleikin er at kommunurnar leggja saman í størri oyndir fyri at lyfta slíkar uppgávur

hin møguleikin er so at mann ger at kommunurnar og ger eini felags kommunalan grunn sum kann vera við til yvir alt landið at taka sær av slíkum skægum tað merkir at til dømis visti í ein skaði hendi í elduvík sum er partur av runavíkar kommunu ella í æðuvík og tú hevði ein felags kommunalan grunn ja so var tað ikki runavíkar kommuna sum átók sær ta uppgávuna men so var tann tann felags kommunali grunnurin sum átók sær ta uppgávuna og tí kundi millum annað runavíkar kommuna verið ein partur av einum slíkum felags kommunalum grunni tað vil siga at tær stóru kommunurnar skuldu eisini kunnað fingið úr grunninum og ikki bara lagt í grunnin tað kundi so verið ein annar møguleiki men eg vil siga hetta uppskotið a tað er alt sum talar fyri at vit kanska sum ein eg eg veit ikki um mann kann kalla tað ein provogatión ella eitt eitt eitt róp um at onkur tey sum sita sentralt vakna og fara í gongd tað er alt sum talar í mær til at vit burdu tikið undir við tí fyri at fáa onkran at vakna tí í somu løtu vit taka undir við hesum uppskotinum so koma onnur og siga jamen hví fingu vit einki hv hví hví fingu hvalbingar einki tá ið ið tá ið tey vórðu rakt og so víðari hvalbingar fingu ein ein lítlan skjatt kann mann siga haldi eg tíggju prosent av tí sum tað samlaði skaðin kostaði hví hví altso tá i mann situr fyri einum landskassa hví skulu nøkur fáa ikki og onnur ikki fáa tá ið ið tað eru øll sum betala skatt inn í hendan landskassan tað er sjálvandi ikki ferð og tað er ikki rætt so eg haldi bara at enn einaferð vit skrivaðu tað tá ið tá iðskaðin hendi í hvalba og eitt sindur av pengum varð játtað til tað at nú átti átti myndugleikarnir at taka seg saman og finna eina loysn tað er eingin loysn funnin og nú standa vit aftur við hesum spurninginum og tað er framvegis eingin loysn funnin men tað er eingin ivi um at hendan lítla kommunan megnar ikki sjálv at lyfta eina so stóra uppgávu og tað er ein ábyrgd hjá okkum í einum samhaldsføstum samfelag at at vera við til at hjálpa til tá ið slíkt hendir sum sum erard joensen var inni á at so vit hava verið óført til at til at hjálpa tá ið skaðar hendir í íslandi til dømis a so hví skulu vit ikki eisini hjálpa okkara egnu her heima tað tað er tað hongur saman tann hugsanar eg haldi athetað e eitt gott skilagott uppskot sum pálla reynatúgvu o lagt fyri løgtingið og vit fara at viðgera tað í fíggjarnevndini og fáa eisini møguleika fyri at varpið vórði ljós á tey ítøkiligu tingini og hvat kostnaðurin av teimum skægum er sum sum hava verið takk fyri frú
ja takk eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað pállareyð
reynatygvu ger sovæl ja takk fyri forkvinna hugalig røða hjá biljustinussen og hann var inni á júst hesin her hesin sama spurningin sum sum vendir aftur altso hvar hvar gongur tað prinsipiella markið hjá hjá landinum mótiís kommununum og og nær er tað annað enn at skylda hjá kommununi at klára seg sjálvar í í slíkum førum gtað tað var heilt aftur í tvey túsund og átta hevur helgi abramsen rættað meg í mun til nær skaðin hendi í skálavík tað var eg sjálvur borgarstjórasandi kommunan valdi so at veita skálavíkar kommunran r hjálpandi hond men eg sat eisini í fíggjarnevndini hjá hjá løgtinginumtá og eisini fíggjarnevndin hjá løgtingunum valdu faktiskt at stuðla skálavkar kommunu við eini rímiligari upphædd táá sinni tað var heldur ikki landsstýrið sum kom víð uppskotinum og eg eg eri eitt sidur harmur um øll hissi árini fara uttan av landsstýrið sum sum landssins myndugleiki fyri heldur seg yvir fyri spurninginu tí hetta er ein hetta e ein spurningur sum tekur seg upp ferðaftana ferðaftavna ferð ymsastaðni í føroyum vit eiga at finna eina loysn takk fyri

gersæja tað er júst tað og tað er púra rætt sum pollarenatigvur sigur og tey einstøku dømini sum eru blivin fleiri eftir hondini tey eru jú besta ty besta dømi um attað má gerast ein ein skipan sum er haldfør inn í framtíðina og eitt sindur eg haldi tað e eitt sindur sjáldsamt at mann ikki enn hevur megnað at at funnið fram til ein loysn sum riggar tí at tað koma ódnir aftur tað koma á skaðar aftur og kommununir koma aftur og og brimpláss í føroyum koma aftur í hesar støðurnar ofta í framtíðini tað vita vit og tí eiga vit at at loysa hesa uppgávuna
ja takk so er tað eg
eina viðmerking takk fyri fyri forskotina eg haldi at billistinusjan uppsummeraði tær øgiliga gott og greitt og kom faktiskt við einum sera góðum hugskoti fyri líkasum at fáa provokerað skipanina til at taka tær í álvara nevn nevn nevn nevn tað at samtykkja at uppskotið so hev hevði mann hu fingið onkran at vakna sum var har av og sum eigur at arbeiða við hesum her so gott innpott frá frá billum stinusi takk fyri
ja takk biljustinussen ger
ja takk fyri frúforkvinna ja altso tað mann kann siga tað er irriterandi at skula standa sum løgtingslimur í samgonguni og staðfesta at mann aftur er í sær støðuni og at einki eingin loysn er á borðinum ha tað er tað haldi eg er irriterandi og tí kann mann siga at hvat ger mann og hvussu kann mann fáa gongd á hesi viðurskiftini og tað er tað sum vit mugu taka støðu til tá ið vit koma har til takk fyri frá fólkum
ja takk næsta røða er ruth vang ger so væl
takk fyri frú forkvinna vit viðgera eitt uppskot frá pálla reynatúgvu um eina eykajáttan upp á tvær milliónir til húsavíkar kommunu sum endurgjald fyri skaðar av ódnarveðri sum hevur verið í vetur og sum vit eisini hava sæð í í sjónvarpinum so er so er lendið farið illa har suðuri í sær sjálvum er hettar eitt einfalt uppskot tað eru góðar grundgevingar fyri at koma við einum sovorðnum uppskoti vit hava hoyrt at álukningin hjá kommununi er tríggjar milliónir og skaðin er mettur at kosta hvussu er tríggjar milliónir at gera aftur so tað sigur seg sjálvt at hetta hevði komið væl við hjá húsavíkar kommunu tí tað er kanska ringt at síggja hvussu kommunan sjálv fer at megna hesa uppgávuna samtíðis so er hetta uppskotið eisini eitt sum tom upp á eina skipan sum ja sum vit hvussuhr eiga at at at eftirmeta hvørt hon livir upp til uppgávuna altso tankin aftan fyri kommunuskipan tað at hava kommunur er jú ati so nógvar uppgávur og avgerðir skulu liggja so tætt borgarunum sum gjørligt so pp á tann mátan er góður logikkur í at hava smáar kommunur desentralisering men avbjóðingin er sjálvandi at ein lítil kommuna hevur størri avbjóðingar enn ein størri kommuna í at røkja tær uppgávurnar sum hon nú hevur som mum nú varar av og tað at kommunurnar ella hvussu er nakrar minkað og minkað eru jú púrasta í andsógn við at mann leggur fleiri uppgávur út til kommunurnar so taka tey síðsta ja tað er sikkurt nærkast tjúgu árum síðani mann legði dagsovna øki út til kommunurnar og síðani hevur mann lagt eldraøki út og har hevur mann so tikið avleiðingina av tí at mann metir at summar kommunur eru for smáar til at átaka sær einsamallar uppgávurnar á eldraøkinum at mann hevur skipað kommunal samstørv men tað merkir so eisini at vit í okkara lítla landi við leið fimmoghálvtrýss túsund fólkum vit hava trý fyrisitingarlig løg í hesum landinum vit hava kommunala fyrisitingina vit hava kommunalur samstørvina og vit hava landsfyrisitingina og tað í sær sjálvum haldi eg eri sum tom upp á at ella í hvussu er eigur tað at reisa spurningin um tað er serliga fornuftigt eg las við áhuga á eftirmetingina av eldraøkinum og har var nemiliga komið nokk so væl inn á hetta her hendan spurningin egentliga hvussu demokratisk er hetta her henda skipanin við kommunalum samstørvum altso hetta her millum lagið sum onkursvegna hevur snýkt seg eitt sindur inn sum kompensatión fyri manglandi viljan til kommunusaman legging so tvansktleggur mann nakrar kommunalar eindir saman í nøkur samstarv sum sum eru meira og minni frívili kann mann siga øhsjálvandi er spurningurin burdi tað verið eitt minsta mark fyri kommunur altso eg eg eri í prinsippinum fyri at vit hava desentral stýrið eg haldi tað er gott at tað eru nakrar uppgávur sum liggja kring landið eg haldi ikki at allar uppgávur skulu liggja sentralt men men sjálvandi er avbjóðingin at tað krevur eitt vist tað krevur eina vissa stødd at kunna røkja tær uppgávurnar sum kommunurnar eiga ábyrgd av og tað er ein ein afturvendandi spurningur aftur til hetta uppskotið ter einfalt eg haldi at tað eru góðar grundir fyri at taka undir hesum her uppgávuhesum upskotinum samtíðis so er hetta øgiliga prinsipielt tí hetta rørir við fleiri ting enn bara hendan skaðan sum r íkomin av ódnarveðrinum í vetur eg skal so gera mítt til at viðgerðin verður góð og grundið í fíggjarnevndini takk fyri
ja takk her var ein viðmerking jóhannes
joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja nú er rutt vang í í kommunalum tórshavn eisini so at hon kenni eitt sinur ti kommunalu viðurskiftini eg ætlaði bara at vita hví ella hvat ruttvang heldur orsøkin til at kommunurnar ikki vilja taka um endan og leggja illa saman royna at finna tað eini loysn á hesi avbjóðingini tí mann veit hat tað hendir aftur í framtíðini hví munnu kommunurnar ikki kunna semjast um eintlara loysn hvat er sum eg ger taðtakk fyri
ja takk ruthvang
ger sovæl takk fyri eg veit ikki eg kann bara gita eg burdi vitað tað nemliga tí nú siti eg í tórshavnar kommunu eg trúgvi ein avbjóðing er eisini at støddin á kommununum í føroyum er øgiliga ójavn tað eru smáar kommunur og so hava vit tórshavnar kommunu sum eru jú ta nógv størsta og kanska um ikki so langa tíð verður helvtin av føroyum og tað í sær sjálvum ø er ein avbjóðing tað burdi hinvegin eisini verið insita menn hjá hinum kommununum at samla seg í størri eindir vit hava vit hava dømir upp á kommunusamanleggingar eysturkommuna er oggrunavígkar kommuna eisini har sum tað at síggja til rigga væl sjálvandi viðvíkjandi hesin her grunninum sum fleiri hava nevnt hann verður drigin fram hvørja ferð okkurt sovurt uppskot er tað undrar eisini meg at mann ikki hevur fingið semju um tað og eg eg eg haldi eg fari at nýta høvið at kanna hetta málið nærri hví mann ikki er komin á mál við tí tað vildi verið ein upplagd loysn spurt túm meg takk fyri
ja takk næstur at røða er pollareynatúgvu ger so væl
ja takk fyri forkvinna eg fari beinanvegn nýta høvi at takka framsøgufólkunum fyri ógvuliga góða røður bæði bæði lívgandi og stuðlandi í mun til uppskotið sjálvt men eisini har mann roynir at hevja seg uppá eitt sindur meira prinsipielt støði í mun til avbjóðingina sum verður lýst í hesum lítlu uppskotinum tað snýr seg sjálvandi um at at royna at taka hond um ta fíggjarligu støðuna sum sum húsavakara kommunu hevur fingið sum eina stóra avbjóðing táið hon innan fyri fá ár hevur rakt tvær ferðir av avavárnarveðri ella fingið fylgir av árnaveðri parturvíst sjóvegi sjóvegis tað briminið su hevur verið í bæði í dali og húshoygn og sum nú í hesum umfari gloprarregn og og áarlop sum hevur verið omaná kans man iga áðrenn húsagarðmuna er kom um á føtur aftur aftaná tað fyrra ta fyrru til týskingina sum hon fekk frá náttúrunari síðu húsavagar kommuna er eini er ein eitt sindur samansett kommuna sjálvt um umnei fólkatalið ikki er so stórt eg haldi at búgva góða hundrað hundrað og kanska hunrað og tíggju fólk í húsagar kommunu men hon fevnir um skarvanes húsavík og dal altso tríggjar bygdir sum sum mann skal royna at bæði at at rúma og eisini at halda viðlíka og tað er sjálvandi ein ein rættiliga stóra avbjóðing hjá einum so lítlum fólkatali har sum miðalaldurin eisini er er rættiliga høgur tað skal mann heldur ikki síggja burtur frá kunum altíð diskutera tann prinsipiella spurningin um hvønn leikluti ein kommuna skal hava og hvussu stórar a smáar kommunurnar skulu vera onkur nevndi fyri mær tá ið tey hoyrdu um at hea ea uppskotið fskuldi fyri at tingi ína at at mann skuldi lagt kommunurnar í sandoynni saman við lóg eg veit ikki um tað er tað rætta men eg haldi í hvussur ati mann skal vera varin sum rutvang eisini vísti á at ikki at fáa alt for nógv fyrisitingarlið partvíst av av orkuávum men eisini tí at tú kann onkursvegna draga tenninar burtur úr teimum tí nærdemokratii sum skal vera at at tað bleiv for nógv millum liðug soleiðis at tú fært ikki eitt eitteitt beinleiðis demokratiskt úttrygk í mun til tað sum tað sum borgarin ynskir so so men men men fyrsta av øllum haldi eg sakni og havi saknað tey síðstu nógv árini at skiftandi landsstýrið ikki í størri mun hava hava roynt at greina og lýst avbjóðingarnar við at blíva verandi ein lítil kommuna ella ein ein minni kommuna og hvørjir fyrimunur og vansar kunnu vera av at at fremja eina kommunusaman legging eg haldi tað sær út sum a man loyvir tí kjakbleiv við at standa opið sum sum onkursvegna sum opin sár uttan at mann fær roynt ati at fáa partarnir at hava nøkulunda felags mál

skaðin sum hendi í hesiferð varð rættiliga ógvusligur upp á rættiliga stutta tíð og kom nokk so óvart á eg haldi ati í øllum kjakinum um tilbúgving so so snýr tað sjálvandi um eina tøkniliga tilbúgving fakliga tilbúgving í mun til at at bjarga sær í støðuni sum hendir men so er tað sjálvandi eisini tann fíggjarligi kostnaðurin aftaná og sum erhard joensen so væl lýsti so haldi eg ikki at vit vit kunnu sum samla politisk skipan blíva við at slappa bíða eftir tí tí stóru yvirskipaðu lógini í hesum her økinum altso vit hava bíðað í hvussu sverður hessi her síðani tvey túsund og átta tað gevur so fjúrtan ár ella hvat vit eru uppi á eftir hondini so tað ikki leisturin er ikki bara at bíða vit mugu antil sum løgting fara inn ogt hava eina meira virkna leiklut og í at skipa lóggávuna sjálvi visu vit ynskja tað ella mugu vit fyri halda okkum yvir fyri teimum einkult hendingum sum so hvørt sum sum tær henda og vit kunnu iki kommunurnar hava tað stødd sum teir hava og vit kunnu ikki venda tað blinda eyga til tá ið ein lítil kommuna sum nú einaferð hevur sínn legitimitet sum kommunan og loyvi at vera tann kommunanhon er hon hevur sína rætta støðu og vit kunnu ikki venda tað blinda eyga til tá ið tað gongst av hdan til ella av skriðin til at eg kanska varðr tað rættari í hesum førinum hjá eini kommuna sum sum í sambandi vi hetta odnavekki tá mugu vit sum sum sum parlament sum land hava eina ava eina hugsan eina ætlan um hvat gera vi fyri at hjálpa einum kommunu sum kemur hs støðuna og í húsavak er tað so hent húsaðagga kommuna er tað so hent tvaraðist upp á eini trý fýra ár at at vit hava fingið rættiliga stórar skaðar sum kommunan neyvan klárir at atathjálpa sær burturúr sjálv ein kommuna sum hevur ein álíkn á tríggjar milliónir krónur altsor tú skalt ikki hava gravimaskinur leingi gongd fyri at fyri at arbeiða fyri tríggjar milliónir krónur altso ella kloakeringsarbeiði tað er øgiliga skjótt eitt eitt kloakeringsarbeiði í eini kommunu kostar tríggjar milliónur so tað tað skal tað gerast við jøvnum millumbili so fyri ikki at snakka um brimgarðar og verjugarði og einla aðrastaðni er tað uttan at draga alt veðurlagskjakið inn í hesa myndina so haldi eg at tað er tekin í sólummálinum um at at broytingarnar sum henda eru onkursvegna tendar at at veðurlagsbroytingum um tær er á mannaskattar ella øðrum áðum tað veit ikki men so avbjóðingarnar tær eru javnan og tær vit hava eisini eina sum land hava vit eisini eina upphæddur størri ábyrgd og tað er at tryggja at vit hava landið í tí stødd sum vit norna vilja hava tað so altso eru vit ikki varin og verja landið í á nógvum økjum so so so risikerar tað eisini at at partar av landinum kanska tað besta úsetingarlendið í landinum máast burtur so vit mugu vit mugu hugsa eitt sindur størri haldi eg og og tað er spell at i ikki skiftandi landsstýrið hava tikið henda spurningin upp í í størri álvara enn enn mann hevur tí vit síggja tað við jøvnummillumbilli at at hesir skaðarnir hesar hendingarnir tær tær henda altso í skiftandi bygdum alt eftir hvussu hvussu mann er fyri tá ið ella hvar mann er fyri tá ið tá ið óveðrið rakara sum sagt er húsavakar kommuna ein ein kommuna upp á góðari hundrað íbúgvar í trimum bygdum og tey hava ikki ein livandi kjans at at taka sær av skavinum sum hettara er við slet ikki og fáa eitt sindur av stuðli so tí hevði tað glept meg ómetaliga um um vit fingu um vit fingu gjørt teimum eina eina eina góða gerð eina eina hjálpandi hond í hesari støðuni so arga meg við tað er sjálvandi altíð loyvi at argupolitikki eisini um um um hetta snýr seg um um atkvøðuveiðu tað kann mann so altíð diskutera men eg haldi at visti mann hyggur eftir atkvøðutalinum hjá undirritaða í í dali í húsavík so so er tað ikki har ummítt sterkasta beiti í mínum politiska lívi sjálvan nonnur siga at mann skal fara á veiða har sum harsum harnýggir fiskurr at fáa tað kann so gott vera men tað kunnu seg taka til til tatíð í higariligavi so boðað frá at tað sum eg havi boðað frá higartiliga míni politiska karera hon er yvistaðin a eg datt inn at drepa n av av óvartka makaðn mann

tað tað var nokk eisini søgan hjá mær ka g haldi egkann siga so so eg eri glaður um ta samlaðu móttøkuna sum sum tingið hevur givið hesum uppskotinum eg veit væl at tað tað er prinsipiell ivamál hjá teimum flestu í mun til einkulmálsviðgerð og og hvat mann so ger við ta samlaðu myndina men men hinvegin so er hetta her ikki ein eiein so stór og eyleggjandi skriða um vit skuldu valt at hjálpt húsahaggar kommunu at at noyileggur alla tær samlaðu myndina upp á sigt tvørturímóti kundi hetta verið ein øgiliga kærkonan og búgvin hjálp frá løgtinginum takk fyri
ja takk so er tað spurningur um viðiloyvi í rullandi ella ikki tað fáa vit kanska at síggja her var ein viðmerking frá høgna hoydal ger so væl
ja frú forkvina eg haldi at ett indr ver enan øgiliga góð viðgerð og heitt gott uppskot hjá pallalrenativi sum hann sjálvur sigur er øgilia tøkiligt í mun til ta næstan óskiljandi avbjóðingina sum ait kommuna sendir yvirfyri tá ið ta slíkkur skaiðið hendir og hann nevnir hvussu eystanbygdinar hava verið raktar asminnast hvalba og hetta hetta fer uttan iva sum pollareynavikur sigur orsakað av teimum øtlandi í ódnunum ella hvat vit skulu rópa tað at vera ein størri avbjóðing um ong avasnm havnarløgunum eru í bygdinar tí tá tað vóru heilt aðrir møguleikar og stutningsmøguleikar at byggja tað og nú situr kommunan eftir við tí so eg taki fult undir við tí ikki minst tí at pollarenatúgvur eisini hevur sagt hattað er ta er hettaher eitt í føryskit mál fri húsavík hat pollarenatúgur neyvan hentá nakrar akføður tað skal eg geva um rætti men tað er eisin eitt mál sum vit mugu loysa frameftir tí hetta fer at vera ein størri avbjóðing landið herfyri fór undir undir ikk at tríggja sínar bygningar men o segði vit betala bara tá ið nakað hendir og onkusevnamugu vit hava somu skipan í samstarvi mið landið komunuri
ja takk pállarena tykur
ja takk fyri høgna hoydal og takk fyri ta góða viðmerkingina altso sjálv nú nú snýr hetta her seg um um lítlu húsavggar kommunu men ikki minni skeivt so fór tann fyrsta kistan er í tórshavnar havn eisini í árnavekra so havnin er ikki eg eri ikki púra vard ella móti móti gongur tað heilt illanum so kann tað eisini fáa stóra ávirkan í havnini og tí haldi at atat spurningurin er rættiliga prinspælir og sjálvandi oftvita havt eina yvirskipara lóg sum bæði tekur sær av teir fíggjarlig tilbúgvingin men eisini tí teknisk fagdri tilbúgvingini tá ið áleika eg havi ongar trupulleikar av at tann parturin kundi høvuðsavbyrgdin av tí kundi likja tórshavnar kommunu tá bikigasta er at mann fær viðurskiftinum skipaði soleiðis at at einoghvør veit teg at komaðut í ta ringu støðuna ringast hugsandi støðuna so er hjálp at heinta takk fyri
ja takk næsti røðari er helgi abramsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna hettar hesi uppskotið hjá pálla reynatúgvu um endurgjald til fyriskaðar av ódnarveðri altso stuðulsjáttan kannmann skjýtur upp at játta tvær milliónir krónur til húsavøra kommunu í sambandi við skaðar av grimdaregnu og áarlopim sum vórðu fyri og sjálvandi tað e øgiliga harmiligt at sovorð hendar fyri eina lítla bygd sum ikki ordiliga hevur krefti til at rætta lesa skaðan upp aftur og hetta er ein spurningur sum ofta kemur frammi í tinginum serliga í samband við brimgarðar sum fara í í í brimi og og tað virkar sum at mann tosa nógv aftur fram um ett her og og og tað koma nøkur uppskot upupp at venda og og tað hendir einki og og so og so kemur næsti skaðin og so havi eg hugsað itt sindur um eitt uppskotið altso hvat er tað tað grundleggjandi tann grundleggjandi avbjóðingin í hesum málinum hvat er tað sum vit liggja og stríðast við sjálvandi veðrið fáa vit ikki gjørt nakað við og og og ella hvussu ki ertað avmarkað hvat ekant en gera við tað men vit hava eina vit hava eina skipan kvann vit hava býtta politiska valdið millum land og kommunurnar og tað kann mann siga nógv gott um ta skipanina at tú hevur nær demokratiin nærri hjá borgarunum við at leggja okkurt út til kommunurnar men tað sum eg síggi mærena veldiga avbjóðing rutvang nevndi hetta eisini størsta kommunan í landinum er umleið sjey hundrað ferðirnar so stór sum tað minsta og so siga vit áh ja nú leggja vit nøkur málsøki út til kommunurnar og kommunurnar tað er als frá tí minstu til tey størstu og tað sigur seg sjálvt at at tá serligat at hugsa um at skatta pro senti eisini minni á onkrav lítlu kommununum altso hvørja ferð tann lítla kommunan fær eina krónu so fær tann stóra kommunan túsund krónur og og so tað kann beiðn leggja á málstykki út til kommunurnar og siga ná ja nú mátu tit finna tav hvussu hvussu tit stýra hesum her og tað blíva so øgiliga ymiskar fortreytir hjum kommunurnar arbeiða undir at tað er næstan hopleyst at fáa tað at passa til soleiðsnar at at tað er hóskandi og otá ið vit hava sita her í løgtinginum síðstu árini so hava vitg seint um heistið sæð nakrar stórar maskinur planera at øki beint hin mennanvegin til eina skeytubreyt og síðani hevur eg mán havt eitt uttandugra frystarí í nakrar mánaðir koyrandi so kunnu maskinurnar aftur taka tað vekk aftur um mann hugsar ofta hvussu nógv um hetta kostað e eg einki ímótir at tórsavar komuna hjá tað tí tað ráð til tað tey hava pengarnar og tey róða sjálvur fyri hvat tær brúka pengarnar til men tá vsamtíðis hava kommununr sum ikki hava ráð til at roynsa sítt egna drekkuvatn tá eiga vit sum sum løgting at hugsað altso er henda skipanin nú so góð sum oyrur at vera eiga avi ihyggja eftir altso kunnu vit hava so ymiskar kommunurnar at summar heva ráð til alt og summar ikki hava ráð til nakað og tað sum mann so gja er tað er tað at mann ger kommunal samstørv og tað er sjávandi ein máta at loysa problemið uppá men jú fleiri kommunal samstørv vit hava longri er til vit finna eina aðra loysn sum sum fora hesa kommunurnar l til líknandi støddir so ella passandi støddir so vit faktiskt útseta vit útseta hetta her tí veruligu loysnina haldi eg við við at gera upp á tann mátan og tá vit hyggja eftir altso hetta stóra problemið sum aftur aftur vísir ein brim brotnar altso ein brimgarður en í lítlari kommunua hann kostar kanska allan ílegukarmin í fleiri ár og kemur so eitt brim ei leggur alt so skal tað aftur brúka fleiri ár til allar pengarnar til ílegur í fleiri ár til at rætta tað upp eftir kunnu vit sum løgtings bara hyggja eftir seg áh ja tað tað var nú spell tað var nú synd við hasu altso hetta er ein ein verulig trupulleiki sum eg haldi vit vit bara skumpa framan fyri okkum og og tað hendir einki við honum og og og politiskt eg man ke ma ikki víðari til tá mann sigur tað tað skal vera sjálvbodnar samanleggingar á kommunum so framvegis og og tað kann mann gott tala væl fyri men men eg dugi ikki ordilga at síggja at at vit kunnu blíva við at koyra fleiri málstøki út til kommunurnar uttan vit eisini hyggja eftir hvønn kommunalan bygnan skulu vit hava so eg haldi at tað er tann grundleggjandi spurningurin øh og og vitstú hyggja eftir til dømis nú nevnir pállareynatygvu hetta her húsavøgka kommunu altso kaiin í dali hon hon brotnaði fyri fleiri árum síðani hon er framvegis ikki hrt aftur nú gen næsti skaðil altso tú klárar ikki ein gong at at at at lofta so hvørt sum hesi tingini brotnað so eg haldi at tann grundleggjandi spurningurin tað er altso hvat hvønn kommunalan bygdnar vilja úthava í føroyum hhvat er endamálið við at hava kommununi og kunnu vit hava so ymiskar fortreytir fyri kommunurnar sum vit hava í dað eg haldi tað er har g mann skal hyggja grundleggjandi eftir men sjálvandi problemið her og nú tað er so ein ein annar spurningur sum sum pollarenatygvum so roysir og sum mann sjálvandi eisini má taka við takk fyri
ja takk so er tað pállareyna tykkum sum fær eina
viðmerking gersu væl ja takk fyri formaðuri góð røða hjá helga abramsen og eg eri púra samdur við helga abramsen í tí at at avbjóðingin sum kommunurnar hava hon er ógvuliga ymiskt alt eftir hvør hvør støddin hvør fíggjarligi førleikin hjá kommununi er eisini umsitingarligu førleikin hjá kommunni og og tað er ein spurningur hvussu leingi vit sum sum landspolitisk skipan kunnu hyggja at og loyva at ójavnin blívur so stórur ella blíva størri og størri millum millumtey ymisku økini landið millum tey ymisku búplássini í landinum vit eru eitt og sama land trýoghálvtrýss túsund íbúgvar vit áttu at havt sum mál at syrgtj fyri ella at roynt at tryggja at vit hava eitt nøkulunda at vit hava nøkulunda hóskandi liviumstøður og livið førleika runt um allastaðnis í landinum takk fyri
halda hjálparegnum
ja harra formaður ja eg ætli mær ikkiup á nakran sum hest mátar at lasta stórar kommunur fyri at tey brúka pengar sum tey hava ráð til at brúka ein kommuna sum eigur nokk av pengum jamen hon er æður fyri sínum pengum og kannbrúka tað men eg haldi við sum løgting sum landspolitikari tá vit hyggja yvir okkara land hvussu vilja vit skipa hetta landið so eigur ein l onnur alarm klokkan fara í gongd og siga tað jamen altso kunnu vit hava so ymiskar fortreytir alt eftir hvar tú burtur í landinum hetta er jú okkara felags borgara og tí eiga vit at taka tann spurningin upp altso hvussu vilja vit hava hetta landið skipað í samband við býtið millum land og kommununi og har haldi eg ta er ein avbjóðing í løtuni takk fyri
ja takk næsti røðari er johannes joensen ger so væl
takfyri hara formaður baða lítið ískoyti til tað sum er verður tosað um tað er tað at nú verður tosað nógv um kommunnur og kommunur samanleggingar tað er sjálvandi eitt eitt størri og og og øðrvísi kjak hvussu er í mun til hetta uppskotið her men sjávandi tað verður tikið fram tá ið eitt slíkt uppskot kemur á borðið men tá tað kemur til kommunusamanleggingar so blívur tað eitt eitt eitt kjak sum sum ongan endá tekur tí mann hevur kjakað so egiliga nógv um hesi tingini og tað vísis ikki at mann kemur á mál við tí kommunur hava funnið saman í samstørv tað riggar væl og men tá tað kemur til hesi økini sum eita havnarlag og vanlukkur tá vanlukkur raka eitt havnarlag ellg ella ella en ei ein ein ein lending ella tá vanlukkur ka raka vegir og annað tá er tað ikki nakað sum mann kann mann sigur samstarvið um uttan mann hevur eitt lanna frammanundan sum mannhevr tryggja seg fyri tí og tá má hesin her grunnurin væl vera tað sum eigur at kunna vera samstarv milum allar kommunur í føroyum og eg hai eit sindur við at ilt við at skilja tað at kommunurar ikki syggja mnngin ítí at hava ein grund tí allar kommunur kunnu fáa brúk fyri tí sjálvandi summarið meira útsettar men tað kann væl raka øll og tá hevði tað væl verð tíð at eg vanligt er at vit tryggja okkum sum privat fólk og tað er undarligt at man ikki tryggjaeg sum kommunur tað erfleiri kommunur sum hava ymiskar dýrara tryggingar á ymiskum slag hetta kundu gott verið ein ein bílegtrygging veg tað ætlað t vórt við so í mínari verð so hevði tað verið skilagott fyri allar kommunur at havt eina trygging slíka trygging sum heta her og eg hugsi at vissi kommunan ordiligat seta sinn ýtast so trúgvi eg ikki tað burdi tað ikki er ímóti tí tað burdi verið ein semja men rut vang kanska fer at kanna hasti viðurskiftini so vónandi fáa greiða tíð men støvan er sum hon er í húsagag kommunu og har haldi eg vit skulu handla og nú var onkur inni á tí at mann skuldi bara hjálpta hetta uppskotið so kanska fór mann at at handla á hesum økinum og og tí at aðrar kommunur fóru at føla seg forfordeildar tað gott ver at tað er tann rætti mátin men tað burdi ikkiverið neyðugt tað burd verið soleis at allar kommunurnar fingu sama møguleika og og tðtað er ett sindur undarligt at at hugsað sær at atkommunur summar kommunur fáa meira og summar minni anna upp á hvør tað er og hvussu pengapengarstykkin er hjá landinum akkurát tá tað burdi verið soleiðis at allar fingu líka í mun til hvat ið skaðarnir hava verið eg vóni at hetta verður samtykt og at allar kommunur í framtíðini verða væl tryggjaðar tá tað kemur til skaðartakkfyri
a túgvu eina viðmerking
takk formaðurin og takk jóhans joensen fyri ógvuliga góða umrøðu av hesum málinum ja eg haldi eisini tað atspurninguri um tryggingina eru óvuliga viðkomandi spurnigur er hvussu mann setir hana saman eg havi sjálvur aldi í viðmerkingini róðu upp undir at at at tað er ein felagsspurningur fyri land kommunur og fyri tryggingarfeløg tað altso hóast alt í tí samlaða tryggingarhøpinum so er hetta neyvan teir heilt stóru pengarnir sum eru up at venda sum sum sum sum skuldu endurgjaldast hvørt ár visi tú tekur tað í útgangsstøði sum mann átátti visti mann gjørdi eina eina góða samlagstrygging ella samhandsfasta trygging millum land og kommununur saman við tryggingarfeløgum so áti mann at funnið ein leisn sum sum var rímiligur fyri allar partar tað tað tað átti at borið til eg haldi er mest ein spurningur um leiðslu at tann sum hevur ábyrgdina ella tey sum hava ábyrgdina partvís vegna kommunufelagið og vegna landið at tey sera saman og royna at fáa gjørt henda loystin takk fyri
helgi abramsen nei orsaka jóhannes joensen nú blandaði
ja tryggingar tá mann hevur bíðað so nógv ár ella hvussu síðan tvey túsund og átta hoyrdi eg at mann er snakk um hendan grunnin hesa tryggingina og mann einki hevur gjørt so er tað væl tíð at mann pá eindanna máta stingur høvdið í sandin ella tá ið so ein vanlukka hendur jamen so taka øll tað fram aftur og so vóna mann einki hendur í framtíðini men vit vita nú at tað fer at henda aftur og sannlíkindini fyri at tað hendir nokk so skjótt eru nokk so stór tí veðurlagið broytist so at eg ongantíð ov skjótt at finna útav eini loysn eini felagsloysn taði verður taða rættvísasta fyri
ja og so er tað edva jacobsen
takk fyri harra formaður ja sum tað verður nevnt her so hevur mann tosað um hettar kanska í ár tíggju ella hvussu s er tvey túsund og átta og kanska longur aftur tað vísir seg ikki at vist tað var eitt ill annað sum bar til tryggingarmessi so er undrnavert at at mann ikki hevur hevur sett tað í gongd kenni ikki prísin sum er aftanfyri men tað hevði givið øllum bygdum eina eina ferð behandling tí tí at tað virkar eitt sindur til feldigt ein leggur eitt uppskot pá tvær milliónir og nú vit øll knappliga við upp á tað so fær tann kommunan tvær milliónir ein onnur frá fýra hundrað túsund tí tá varð stemlingurin til tað tað er jú heldur ikki ein máti at hægreiða pengarnar hjá landinum uppá so at táeg hopi kommunufelagið tekur tað upp og kanska saman við landinum finnur eina loysn tí hitt blívur eitt sindur meira at geva tvær miliónir fyri at prookera onkran annan tað tað virkar eitt sindur for altso týdningarmikið men eitt sindur forikki gott nokk

ja takk fyri sandur tað er ikki ein varandi loysn tað er heldur ikki ein máti at gera tingini upp á rætta máta men men men vit steyra neyðugt teg sum kemur handa tað eg hugsi bara at tað er undarligt at teg at øll sítt áðrenn tey hava gingið og um mann ikki hevur hoyrt meira um tað so tað er tað er veruliga eitt sindur í fjølmiðlum men men tað er ikki verið tað ongantíð vera niðurstøða um hvør er ímóti hvør grundsetingarnar eru fyri at mann er ímóti hvussu er tað tað er ikki nakað sum eg eri vitandi um tað var nakað tað summi summi eg kendi út frá summarkommunum at halda tað at tað er ikki neyðugt og aðrar kommunur fáa ikki gjørt so nógv við tað tí allar skulu vera samdar takk fyri mær
ja takk so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður hetta er eitt ógvuliga viðkomandi uppskot sum pálla reynatúgvu tingmaður hevur lagt fyri tingi nevniliga at at geva eina játtan soleiðis at teir skaðarnir sum er hendir í húsavíkar kommunu í dali og húsavík nú tá ið tann ógvusliga uppgangurin var herfyri illveður og stormar sum vit kenna so væl eg taki orðið tí at hetta fellur øgiliga væl saman við einum fyrispurningi sum eg júst havi sett landsstýrismanninum í í veðurlagsmálum tað er í sambandi við at mann arbeidir við nýggjan veðurlagspolitikk og so havi eg spurt ja men eg eigi ein partur av veðurlagspolitikkinum ikki at verða at gera føroyar tbygdinar til eitt veðurlag sum sum fer at herja enn meira enn vit kanska hava kent til og har við í øllum førum kunnu verða vís r at vit fáa ikki fæiri skaðar enn í dag sameta vit við onnur lond sæærda eingin ivi um at vit fáa fleiri skaðar enn í dag svarið er næstan akkurát komið frá landsstýrismanninum tað eru bara ein tveir dagar síðan og hann sigur so tað at at tað er ikki tað er ikki partur av veðurlagspolitikkinum hjá landsstýrinum tað haldi eg vit eiga at royna at fáa innført altso at vit flokkarnir heita á landsstýrismannum um at fáa tað inn í ætlanirnar og eg spyrji so í hesum spurningin um hetta við einum stormgrunni altso einum storm skaða grunni og tað tað er so tað ið jónes joensen nevndi at at hetta byrjar tvey túsund og átta og søgan aftanfyri tað er nokk so ítøkiliga at í tvey túsund og átta vóru eisini stormar sum herjaðu tar komu stórir skaðar á fleiri havnarløg millum annað í skálavík so eisini í sandoynni tá men aðrastaðni við og tað vóru fleiri øgiliga ógvusligr stormar sum sum kostaðu nógvar pengar og eg varð landstýrisfólk í sandferðslumálnum tá og tú fært ikki bara sett tíggju tals milliónir av við einum hóggi til at gera slíkar skaðar aftur og tú mást gera tað javnt tú kanst ikki bara gevast summum og ikki øðrum og sovíðari og tað er kanska tað sum tíverri ofta hendir at summi fáa onnur fáa ikki tí at tey kanska hava størri tinginum men tá sendi eg eina áheitan til tá varð hann landsstýriskvinna í í kommunumálunum um at taka samskifti upp við kommunurnar um at fáa gjørt hendan stormsskaðagrunnin og so hevur hann verið uppi og vent við jøvnum millumbili og spurningur er um tað skal vera ein grunnur ella um tað skal vera ein tryggingarskipan sum onnur hava verið frammi við altso hetta her við ati kommunurnar velja ikki at tryggja seg altso at kommunurnar velja hava nakra trygging altso tað er sjálvtryggjandi ella hvussu man skal kalla tað og tað er jú ein rættiliga ómøgulig uppgáva hjá teimum smáu kommununum men pollarenatúgv vísir sínum uppskoti á at hann eisini heldur at hetta eigur at vera ein felags ábyrgd millum kommununur og land og tryggingarfeløg sum júst er tað sum lagtvar upp til við grunninum á sinna sum ongantíð bleivtr nakað hjæsamgongan livdi júst sum fólki kunnut ikki meira enn ja hon bleiv ikki eingonga eitt ár men eg haldi atat tað er áhugavert at mann mann við jøvnum millumbili vendir hesum grunninum aftur og so hendur ikki so oliga nógv meir burtur sær frá at jørgu niclasen sum í landsstýrismaður í samdferðslumálinum hevur vent hesum við kommununum nú í fjør haldi eg og vinnumálaráðið ella umhvørvismálaráðið hevur sent hendan spurningin partar av honum til fíggjarmálaráðið sum so svarar at so leingi kommunurnar ikki taka undir við tí so skal man ikki vænta at tað kemur nakrar stormskaðagrunnir tað vil siga at í landstýrin sum situr beint nú er tað ikki nakar sum arbeiðir ítøkilig við at fáa hetta upp at standa soe so spurningurin um vit í andstøðuni skulu royna at at taka stig til tað men eg haldi kortini at tað reella er onkursvegna at kommunrnar máa so til soverða við upp á tað annars annars ber tað ikki ordligat til og spurningurin er so aftur um mann kann tað er onnur sum hava betri innlit í tað enn eg tey til dømis sum hava sita sum kommunupolitikarar borgarstjórar og annað í hvønn mun mann kann innføra tryggingarskipan fyri kommunurnar altso er tað realistiskt at fáa gjørt tað í einum slíkum mátstokki so tað virkliga kann kann dekka eisini tá ið tað er nógv meira enn tvær milliónir vit tosa um altso tá ið vit tosa um tjúgu milliónir og fjøruti milliónir og tær heilt stóru upphæddirnar eg haldi í øllum førum at vit í føroyum verða noydd til at tí tað er heldur ikki bara havnarløg tað snýr seg um tað kann eisini snúgva seg um bygningar til dømis hevur mann bygt eitt ein nýggjan hábygning til landssjúkrahúsið beint niðri við nú hevur mann so bygt út bygt havnin í tórshavn so tað er kanska ikki tann stóri vandin fyri vatflog har men men tað kann tað vera a so tað er aðrir stóri bygningar kommunalu bygningar kring landið sum eisini kunnu vera í øgiliga stórumeg haldi at tíðin er øgiliga búgvin g eg haldi kanska mann skal brúka hetta høvið nú pollarenatigvi hevur lagt hetta er uppskotið fram at taka tað kjakið eisini kanska í fíggjarnevndini til tykkum sum sita fíggjarnevndini hvat kann mann reelt gera í hesum økinum tí at eitt er heilt vist og tað eru avbjóðingar hjá kommunum sum dali og húsavík sum eru nevnd í hesum uppskotunumm hjá øllum øðrum kommunum vit sóu jú eisini stóran skaða í kalsoynni nú til stormin hesa ferð tað er eingin ivi um harra formaður at teir skaðarnir fara at blíva nógv fleiri enn vit hava sæð higartil takk fyri
ja eg hamnis joensen aa við mær
hn var ja púra samdvið bjørt samelsen hetta er hetta málið má loysast eg hugsi tá bjørt samulsen sigur tað at kommunurnar er ímóti tí ljótas sum ein umogneind men men hvussu er tað altso eg havi ongantíð funnið út av hasum har ordilig kommunurnar ímótití er tað nakrar kommunur sum er ímóti ella er tað fýrs prosent er tað tjúgu prosent altso hvussu nógvar fyri hvussutað er ímóti mann hevur ikki inlit í tað so mann veit ikki orilga hvussu tey viðurskiftini eru man hevur hoyrt at kommunufelagið soleiðis at es ein kommunur ímóti so so erðu einkitakk fyri
bjørt samuelsen
takk fyri jat tað er kanska ein vansi í mun til at mann hevði tvey kommunufeløg fyrr har tað eina var ferð í fyri nógv teimuav teimum smærru kommununum meðat hitt var ofta tær stórir sterku a og tá tað er ein ein so kann mann siga at tær kommunurnar sum klára seg væl sjálvar tí tær eru stórar og sterkar eru kanska ikki so øgiliga áhugaðar men tað er heilt vist at taðr nógvar kommunur sum fegin høvdu sæð at mann fekk gjørt ein stormskaða grunn ella eina tryggingarskipan tað ivist í onga løtu í og so er spurninur m mann kann gera tað pá ein slíkan máta tá eisini er eggjandi fyri tær størru ríku kommunurnar vera við samhandsfesti er væl ikki heilt burturblivið í í føroyum vit hava ikki nakra útjavningarskipan kommunalt sum mann annars sær í flestu okara grannalondum men at vilja verður við til at lyfta hettar saman við tryggingarfelagnum kanska saman við øðrum pengabingjum mann kundi eisini sæð fyri sær ein part av kommunuskattinum til dømis fór íendagrunnina sum mann onkursvegna fekk fastar inntøkur til til hesa skipanina okkurt má í øllum førum gerast sum undanfarni

gersuvælakk fyri formaðurin og og eg vil eisini nýta høvi at takka bjørt samuensen fyri hennara íkast til kjakið um hettara her og hennara stríð fyri einum føroyskumveðurlagspolitikki sum hon hevur gjørt í í í nógv ár eg haldi ati at tað er sjálvandi tað er einn ein ein størri og breiðari spurningur enn enn akkurát hetta málið men men absolutt tvær æliúr sama skinni kann mann siga tað er tað er einki ivast tí at at vit eiga at fyri at halda okum í størri mun fyri veðurlagspolitikki ella fyri veðurlagsviðurskiftini enn vit enn vit hava gjørt og tað tikist sum vit í ein ávísan mun er sum sum s vit stinga høvdið í sandini og vil gijordliga fyri thalda okkum yvir fyri støðuni men men vit síggja t tað dag og dagliga kann mann gott siga runt um feroyalandið at vit eisini vera ávirkaði av veðurlagsviðurskiftunu sum broytast so so tað er øgiliga gott at bjørt samelsen heldur fram ví tí arbeiðinum takk fyri
ørs
samelsen takk fyri ja tað er rætta hetta uppskotið hevur fokus á at hjálpa um gerandisdagin og lívið hjá borgarum í sandoynni í hesum førunumí hesum førunum í dali og ohúsavík og tað er kanska bara eitt sindur soleiðis at tð øgiliga ofta síggja vit halda í úrslit at mann klárar at skapa pengar til at hjálpa einum øki eina løtu tí at onkrar góðar krefti er sum gera tað og alt gott um tað tað er hvør króna sum koma tann vegin er týdningarmikil men eg haldi kanska eisini tað er blívur møtumikið hjá kommunum at skula fara slíka kanossagongd hvørja ferð teimum smáu kommununum hvørja ferð tað er ein skaði og sum pollarenatúgvi eisini vísir á so eru vit noydd at fara fyri at halda okkum til at hetta er nakað sum ja altso hetta fer at verða verandi og vit skulu ikki rokna við eg rokni við tey flestu okkum eru fullgreiðir yvir at veðurlagsbroytingarnar eru ítøkiligar og vit kunnu kanska síggja tað eisini á teimum nógvu skæðum sum samanlagt hava verið tey síðstu árini takk fyri
ja so fær páll at reyna tykkum orðið bjørt so væl
takk fyri formaðurin eg skal bara gerast stutti at bara takka øllum sum hava luttikið í kjakinum og formanninum fyri at veita rýmd fyri hesum uppskotinum í dag havi eg eindu gev t geva teð rættiliga rættliga góða tíð í tingsjalinum at ikki er kroyst út til klokkan klokkan sjey kvøldið tá ið tá ið tá ið fá fólk hava uppmerktsemi hendan vegin so tað tað eri ertað eri takksamfyri oeg vóni sjálvsagt at at fíggjarnevndin ongantíð betur enn enn hetta her uppskotið kann hava ávirkan á ella við virka til at mann fær viðgjørt tann meira yvirskipaða prinsipiella spurningin um hvat gera vit sum sum land kommunurnir tryggingarfeløg saman við saman við løgtinginum fyri at fyri at fáa góðar loysnir sum sum halda longdini tí eg eri samd við teimum sum siga tað at nú er hetta her eitt einkulstandandi mál og eg haldi eisini tað er nokk so óheppi at til dømis smærri kommunur koma í í so ótryggar støður altso har sumhar sum kamman siga eina heila álukning blívur blívur skredd burtur úr fíggjarætlanini tað er tað er øgiliga órógvandi hjá okum sum sum húskin og tað er øgiliga órógvandi hjá teimum sum vara av teimum lítlu kommununi at mann ikki er er onkursa tryggari vissari í í sínari støðu skuldi tað hent at mann at mann verður raktur av av av slíkum háttafalli so so vónandi fáa vitfáa vit stuðul fyri hesum lítlu uppskotinum men kanska eisini kynt kjakið um tey meira størru og prinsipiellu viðurskiftini sum snúgva seg um at at veita øllum kommununum í landinum góðar treytir skuldu ólukkan rakt takk
fyri ja takk fyri so er ikki fleiri sum hava biðað um orðið orðaskiftið er endað hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð so er tað bara framløgu eftir í dag al boða frá at fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtismál nummar fjøruti tað er uppskot til samtyktar um at góðkenda landsroknskapin fyri tvey túsund og tjúgu tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tað er soleiðis at í næstu viku mánadagin í týsdagin í næstu viku tá verður ungdómsting so tingfundur vanligur tingfundur verður ikki aftur fyrr enn hósdagin í næstu viku ta vilsiga tíggjunda februar og tann tingfundur verður altso hósdagin tíggjunda februar klokkan eitt og tá er skráin hendan løgtingstað er onnur viðgerð av løgsmálnummar fjøruti uppskot til samtyktar um at góðkenna lanbsrokskapin fyri tvey túsund og tjúgu sum erður fyrsta viðgerð av løgnsmáln nummar fimmoghálvtrýss uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey og fyrsta viðgerð ar uppskot til samtyktar um at gera broytingar dagpeningarskipanin tað er løgsmáln nummar trýss so er framløga eisini á skránni skráin fyri tta hendan skráin verður sjávandi lagd út skráin fyri ungdómstingin verður eisini løgd út almentverður løgd út í morgin tey verða so teir fundirnir eru som mánadagin og týsdagin í næstu tíðini so er hesin fundur flokin